tingfundurin er settur áðrenn vit fara til skránna í dag so skal eg lesa ella vit skulu eisini hava atkvøðugreiðslu um farloyvi men áðrenn tað so skal tað er soleiðis at tað hevur jú verið umskipani í landsstýrinum síðan vit vóru sama síðst og tí sambandið skal lesa onkur skriv sum verður komin til formannin og fyrst er tað frá helga abramsen til løgtingsformannin eg sí hesum boða frá at eg taki sati aftur á løgtingið hetta hetta var tjúgunda august hetta er skrivað vinarliga helgi abramsen og síðani er bræv komið frá magnus rasmussen til løgtingsformannin vísandi til grein tveyogtretv løgslóg stýrisskipan føroya skal hervið boða frá at eg sigur løgtingssessið frá mær meðan eg eri landsstýrismaður virðingarmest magnus rasmussen sum nú er landsstýrismaður tað fara vit á ynskjuhonum hjartaliga til lukku við og góða eydnu og løgmaður hevur sent hetta skrivið til løgtingið løgmaður við hesum kunnutt at hann við gildi frá nítjanda august tvey túsund og einogtrúgu klokkan tíggju hevur tilnevnt magnus rasmussen lamba sum landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálum samsvarandi løgtinslóg nummar hundrað og trý frá seksogtjúgunda juli nítjan hundrað og fýraoghálvfems um stýrisskipan føroya glein sjeyogtjúgu stykki tvey samstundis er helgi abramsen strendur loystur úr embætisum landsstýrismaður sambært grein níggjuogtjúgu stykki eitt í somu lóg í tinganesi nítjanda august tvey túsund og einogtjúgu og tað er undirskrivað av løgmanni tað vórðu skrivini í í hesum sambandi og vit ynskja sjálvandi helga abramsen væl afturkomnin í tingi síðani er tað soleiðis at tað er komið eitt bræv frá kristin mikkelsen løgtingsmanni til løgtingsformannin undirritaði søkir hervið um farloyvi sambært paragraff trýogtrýss í tingskipanini frá mánadegnum ella tað er fráfaktiskt frá í dag týsdegnum sjóynda septembur tvey túsund og einogtjúgu at næsti maður á listanum hjá sjálvsstýri tekkur sati á tingi fyri meg undiritari tekur satið aftur á tingi týsdagin fjúrtanda septembur tvey túsund og einogtjúgu tvøroyr triðja septembur kristin mikkelsen løgtingsmaður og síðan er komið skriv frá næsta manni á listanum hjá sjálvstýris sum er jógvan skorheim og hann skrivar soleiðis khristin mikkelsen hevur boðað mær frá at hann fer í farloyvi komandi vikuna eg vil við hesum boðað frá at eg fái ikki smøtt sum varalimir komandi vikuna vinarliga heilsan jógvan skorhøv og triðji maður á listanum hevur somuleiðis sent skriv til løgtingið hóttvidar løgting í samband við at fyrstu valdi løgtingslimin sjálvstýrisfloksins khristin mikkelsen fær farloyvið og at næst valdi varðamarurur jógvan skoran ber seg undan skal eg sum triðju valdi varamaður hervið boðað frá at undirritaði ikki fær tikið sati sum varðamaður á hesum sinni og lati eg tí sessin víðari til næsta varðamann so er undirskrivað av terja b vestergaard so er eg komin har til og tað er soleiðis at fjórði maður á listanum summi er sálma petegrund hann hevur ikki verið á tingi í hesum vælskeiðnum og tí verða vit ella skulu vit kanna valbrøv og eg fari at heita á jákun mikkelsen hennik old rósu samuelsen og bjart samuelsen nei sirið stenberg og biljustinussen um at kanna valbrøvuni g ímeðan tað verður gjørt sum verður tingfundurin niðurlagdur so tingfundur niðurlagdur so er tingfundurin uppafturtikin og jákum mikkelsen fær orðið
ger sovæl takk fyri harra formaður vit undirivtaðu billjustinussen hennikold rósa samuelsen og sirið stenberg hava kannað valúrslitið við seinasta løgtingsvæl og úrslitið fyri sjálvzflokkin var at fyrst valdur var kristin mikkelsen sum fekk tvey hundrað og áttaoghálvfems atkvøður jógvan skorsheim varð næstvaldur fekk tvey hundrað og níggjuogtjúgu atkvøður terji beinir vesturgaard triðvaldur hundrað og sekstan atkvøður og fjórð valdur varð sámal petur í grund við einoghálvfems atkvøðum og vit fara tí at mæla til at sana petur grund tekur sat á tinginum
ja takk fyri og eg fari so at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at sámal petur er grund tekur sati á tingi tað er samtykt so kann sámal petur er grund taka sat ger so væl og vælkomin á ting ja og áðrenn vit fara í holt við skránna so skulu vit eisini skal eg eisini lesa eitt skriv sum komið frá sambandsflokkinum helga abramsen eg skal við hesum boða frá í sambandi við umskipanin víð landsstoryimi hevur tingbólkur sambandsfloksins valt undirritaða til tingbólkaformann vegna sambandsflokkin helgi abramsen síðani er eitt annað bræv komið frá valbólkinum hjá samgonguni og tað er til løgtingsformannin vikjandi viðvíkjandi valið av nevndum umrøddar í grein fýraogtjúgu í tingskipanini og tað er altso undirskrivað av khristian andreasen tingbólkaformannin hjá fólkaflokkinum helga abramsen tingbó hjá sambandsflokkinum frá hjá billjustinussen sum er tingbókaformaður hjá miðflokkinum og tað er eisini undirskrivað av sámal peter e grun sum nú er tingbólkaformaður hjá sjálvstýri undirritaðu flokkar mæla til at verandinevndir verða afturvaldar tó við hesum broytingum erhard joensen verður valdur í fíggjarnevndina í staðin fyri magnus rasmussen helgja abramsen verður valdur í rættarnevndina og landsstýrismálanevndina í staðin fyri erhard joensen edva jacobsen verður vald í trivnaðarnevndina í staðin fyri erhard joensen og harumframt tekur helgi abramsen við sum varalimur fyri magnus rasmussen í uttanlandsnevndini og útnorðurráðnum á løgtingi sjendra septembur tvey túsund og einítjúgu g tað er at undirskriva av hesum fýra sum eg nevndi tingbalka formann og tað er soleiðis at hetta skal setast á skrá til næsta tingfund til atkvøðugreiðslu so tað verður sett á skrá til morgin og til at atkvøða um hetta síðani skuldu vit verið komin á mál við teimum formellu tingunum í dag og fara nú til dagsskránna og fyrsta á skrá í dag er fyrsta viðgerð av løgsmálu nummar eitt tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um frítíð við løn og vit skuldu biðja um framsøgumenn ella framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er ta christian andreasen fyri javnaðarflokkin aksel willelmson johannesen fyri nei fyri sambandsflokkin er tað helga abramsen fyri tjóðveldi beinta løgu jacobsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárason petersen vit fara so undir dagsskránna og fyrstur røða eg kann líka siga tað at vit taka ein lítlan døgurðasteðg í dag tá klokkan eitt korter til eitt ella haraleið so fær khristian andreasen orðið ger so væl
eg vtakfyri hara formaður tað er eitt uppskot til viðgerðar frá javnaðarflokkinum um broyting í løgtinslóg um frítíð við løn tað snýr seg um at áseta í lógina at frítíðin skal í minsta lag vera tretivu dagar fyri fulla starvstíð og at at siga líkasum ein eitt uppskot um at seta set lógina t t hn eg líkasum n minimuns lóg og kann kann frávíkjast við avtalu tað hverur sagt í viðmerkingunum at tá spurningurin fríviku hevur tikið seg upp undir sáttmállasamráðingum á privata arbiðsmarknaðinum hevur arbeiðsgevarafelagi vísta á at hetta ikki kann lata seg gera tí tað er ásett við lóg at frítíðin er fimm vikur uppá hendan mátan skalso frítíðarlógin verða ein forðing fyri at løntakara á privata arbeiðsmarknaðinum vrða javnsettur við løntakara á almannaarbeiðsmarknaðinum tá talan er

tí á almannabeiðsmarknanum vita vit har eg jú sætta frívika langt síðan eg avtala

er hvussu púra óneyðugt og vit vita tað atlógin um løn hon er galdandi bæði fyri tann almenna og privata areiðsmarknaðin og vit vita eisini tað at lógin er ein minimuns lóg tavusia hon kann ikki frávíkjast til skaða fyri partarnar men tað er einki vegin fyri at arbeiðsgevari og starvsmaður fakfelag samrøða seg til eina longri og so ver tað sagt í viðmerkingunum at privatu arbeiðsmarknaður líkasum brúkar løgtingslóginum frítu løn frýtu við løn sum eitt jarnbrot fyri at nokta at leingja ferðuna á tí privata arbeiðsmarknaðinum og hett her er snaksar ikki rætt hetta passar ikki tí eger vitandi um at starvsfólk á privatarbeiðsmarknaðnum sum eru undir privatum samráðingum hava avtaluð hesa sættu ferðiuvikuna tað er galdandi á postverkinum hjá foroyoteli hjá øllu tei føroysku peningastovnunum øll hesir stovlarnir hava avtaluna longri feriu enn tað sum lógin ásettir íg var eisini en undir samráðingum í tvey túsund og átjan tá fingu arbeiðafeløgini við í sín sáttmála at teirra limir kundu keypa seg til sættu fríviku á sama hátt sum er galdandi á almanna arbeiðsmarknaðinum

tað eru eisini onnur feløg á privat arbeiðsmarknaðinum sum onkundi hava biðið um fingið ferina longda haldi eg meg vita eitt nú hondverkara feløgini men eg veit frá arbeiðsgevararfelagnum at vistu til dømis eisini kárfelagið setti fa ynskji um at fáa tað við sín sáttmála um ein longdan sáttmála longda feri í sáttmálanum so vildi tað eisini við eftirlíika tað seð tað ikki rætt at privatir arbeiðsgevarar brúka lógina sum eitt jarnbrutt fyri at nokta at leingja ferðuna tað skal avtalast og tað er ein partur av tí fría samráðingarættinum og hinvegin er tað sjálvandi av stórum týdningi fyri eisini tann privata arbiðsmarknaðin at tað eru greiðar reglur galdandi økinum talil sig atmann má hava eina eina lóg um løn sum er galdandi fyr arbeiðsmarknaðin og um at vera generelt galdandi fyri allam arbeiðsmarknaðin

tí práta at fólk kunna keypa seg til eina feriu eyka og tað er ma so gjørt á í báðum síðum og tað haldi eg ein er ein fín skipan

onnur viðurskifti samand við sáttmálasamráðingarnar er ikki nakað sum løgtingið eigur at kanna s upp í sum so hetta er ein partur av tí fría samráðingarrættinum á tí privata arbeiðsmarknaðinum sum løgtingið iki ikki skal gleva grýpa inn í sum so

kanska frá frá javnaðarflokki sis síðu p á henn hendan mátanroynir at at at frátaka tann fría samráðingarrætturin frá frá frá partana

og eg vil siga tað at nemligan spurningurin um ein eyka feriu tað er aftan ein av kjarnuspurningunum tá ið samráðingarnar fara fram og tað er nakað sum partarinir samráða seg um tað kann verða tikið av av altso av lønarkarmunum takann verða tikið av og takna et av talu soog so og hata e ikkinakað sum vit sum politikarar skulu standa upuppí vit skulu seta nakrar generellar reglur og nakrar vinmig lógir og summar arbeiðsmarknaðirnum sjálvur finna útav hvussu tað varða

eg hadi heldikki upskotið serliga væl um gjøgnumhugsað altso hvussu skal meir ferðenn avroknast til dømis skal hon betalast fult út í hálvari løn ella hvussu langt skal hon vera er tað fjøruti dagar vit tosa um ella ella hvat altso eg má ikiheva defir nakað so vaðeg seks kon er altso hetta er nú hetta er hvussu ikki nakað sum eg haldi tað er nakantíð tørvur á á á hvørki á tí almenna ella privataarbeiðsmarknaðinum men sum sagt hetta skal viðgerast í rættarnevndini og tað skal sjálvandi fáa eina góða og sakliga viðgerð í rættarnevndini og tað fara vit eg fari at spyrja eg atli mær hvussu at spyrja javnaðarflokkinum undir viðgerðini hvar vann g egini ætlan við hsum uppskotinum als hvat er egna meiningin hesn hr tí tað passar ikki at privata arbiðsmarknaðurin brúkarhetta sum jarnbrot i á nokta longri í feriu tað ger tað ikki so eg haldi eg síggi fram ímóti hennari góðadeg g spennandi viðgerð í rættarnevndini takk fyri hara formaður
ja takk so fær jákup mikkelsen eina viðmerking ger so væl
harra formaður aftaná at hava hoyrt kristian andreasen umrøðar hetta uppskotið so so trúgvi eg at javnaðarfólkini eiga at krympa tarnaralítissindur tí at hetta virkar at vera ógvuliga óumhugsað og hetta er flokkurin sum stormær fram í veljarakanninguna altso hevur javnaðarflokkur bara lagt eitta uppskot fram fyri uttan at hava hugsað seg ígjøgnum og hugsað tingini ígjøgnum og ella hvat hvat gongur galið tá imann leggur og brúka tíðina hjá løgtinginum til eitt uppskot sum ongan týdning hevur

svara fyri javnarflokkin hví han egi uppskotið fram tað kann javnanrflokkurn sjálvur forklára og vit koma hava tað fyri nevndini men eg síggi heilt ærligan ikki meiningnarmijikinera tað tað geri eg altso ikki altso takk fyri formaður
ja og so er tað aksel v johansen gjørt hvat
nú spurdi jakud mikkelsen kristian andreasen um javnarfloks ikki t hugsar seg um eg má siga at fólkaflokkriní øllum førum er ikki fylg við hvat er hent á privata arbeiðsmarknaðirin fyrr í ár tað kan eg greiða frá tí at fara orðið um nísta løtu en hetta uppskotið her ger ger seg á ongan hátt inn á inn á arbeiðsmarknaðin samráðingarrætt uppskotið sigur bara tað í staðin fyri fimm vikur sum kemur at standa minst fimm vikur g staðin fyri tólv prosent sum standa minst tólv prosent ta er framvegis upptil partarnar á arbeiðsmarknaðium samráðast hvussu long ferian kann vera tút skad bar vara minst fimm vikur í staðin fyri at tað sendur í fim vikur í lógini í dag
ckristian andreasen
takk fyri hara formaður akse ell johannessen sum eisini er løgfrøðingur veit tað eg eri sikkur í at verandi lóg um frítíivuð løn er ein minimunslegu tað er einki til hindurs fyri at avtala seg til ein hægri sats og uttan longri feriu og tað tað mann hevur gjørt í praksis bara tí almenna privataarbeiðsmarknaðinum tí er uppskotið púra óneyðugt takkfyrihar formaður
síðani fara aksel vegir johannesen orðið ger so væl
talan er um ein fyrstu viðgerð av einum upskoti frá okkum í javnaðarflokkinum um at gera broytingar í løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um frítíð við løn ella eisini kallað fyri feriulógin tað er tvær broytingar sum vit gera í upskotinum í uppskotinum lógini í dag stendur at øll hava rætt til fimm vikur feriu og í staðin fyri fimm vikur ella tretivu dagar sum er at svara til fimm vikur so stendur minst tretivu dagar harvið minst fimm vikur og so stendur at mann rindar tólv prosent í feriu løn av tíløni man fær og stendur minst tólv prosent taðvsiðat mann kann fra handla til at hækka hefta her um mann er áhugaður í tí tað er soleiðis í dag at vit hava hetta her skiplóg vit hava eina feriulóg sum seinast var broytt ella umfatt broytingar seinast fóru eg fram nítjanhundaðog seksogfýrs áðrenn tjyhundrar seksogfýrs varð tað soleiðis at øll høvdu rætt til feriu í tríggjar vikur um at rindaði níggju prosent í ferðiløn í níjandur seksogfýrs gjørdi mans o eina broyting við lóg har mann segði at nú hava øll rætt til fimm vikur í feriu og um at rinda tólv prosent í eftirløn og tað hevur so verið galdandi síðani nítjan hundraðog seksogfýrs men tey flestu ikki minst á almanna arbeiðsmarknaðinum hava forhandlað seg til satt ferði um vikuna men henda sætta fervik er eitt sindur v øðrvísi enn í hinar fimm vikurnar tí ta vikuna kann mann velja ikki at halda á skaðiru vikuna og fáa ena útgovna sum løn í staðin fyri og ma kann eisini velja at flyta hana tvørtur um ár tað vil siga mann kann flyta hana tvær ferðirnar tvørtur um ár so kaman mitt í heila a taka ikki seks vikur men átta vikur ta triðja ár tað kanma ikki við hinum fimm vikunum sum er ásettar veðu lóg tað er tan skipanin sum er galdandi í dag og á privata á arbeiðsmarknaðinum er tað eisini onkur sum khistan andreasen r inniá sum hevur frá handlast seks vikur men tey allarflestu hava bara fimm vikur og hvør er so orsøkin til hetta uppskot tað sum fólkaflokkurin eftir spyr eitt sindur tað er at tað fyrr í ár vóru nakrar samráðingar á privata arbiðsmarknaðinum í millum su kfelagi og føroya arbeiðsføroya arbeiðsgevarafelag har s kfelagið ynskti at fáa seks vikur feriu tað bleiv teimum ikki eftirlúka og tað var fram við miðlunum tá har millum annað stjórin í føroya arbeiðsfór at arbeiðsgevar ella í vinnuhúsunum var í útvarp føroya og segði ati at vit hava eina lóg sum sigur tað at tey hava rætt til fimm vikur feriu tí kunnu tað ikki fáa satt um vikuna ynskja tey at fáa sætta um vikuna sum hetta at boyta seg lóg tað vil siga at grundgevingin hjá føroya arbeiðsgevararfelag var at lógin ásett í fimm vikur og tí kundu tey ikki geva sættu vikuna til sukolfelagið tað er orsøkin til upskotið tað kann væl vera at tað er frammanundan minimumslóg men tá tað verður brúkt sum eit jarnbrot í samráðingum at tað stendur í lóg at tað eri fimm vikur og tí kunnu vt ikki geva ell fara at handla um sætta um vikuna so halda vit at vit skuldu gera tað heilt greitt fyri pørtina a arbeiðsmarknaðinum at tað er um minimunslóg tað vil siga tmann kann gott fara handlast indur meira enn fimm vikur feriur tí broytir mann tað til í staðin fyritð tenda tretivu dagar feriu til minst tretivu dagar og so er tað ik tólv prosent eg veit at onkur hevur rætt sum kristi andrease inni á til at keypa sær ta satt frívikuna men tað er rættiliga nógv tímalønt sum ikki hava ráð til at taka satt ferð um vikuna uttan at ta mann fær løn fyri at fara í feriu tað vil siga at fyr nógv vil ag ikki taka hesa vikuna her peint tí hevur mann sagt tað ókey vit siga í stað fyri tólv prosent minst tólv prosent so kumnu partarnir á arbeiðsmarknaðinum umdtar at far a handla tey tólv prosentini upp á trettan fjúrtan prosent soleiðis at fer man upp á seks vikur á øllum arbeiðsmarknaðinum so fær mann eisini goldið fyri seittu feriu vikuna so øll hava ráð til at taka sa vikuna og hetta er á ongan hátt at gera seg inn á partana av arbeiðsmarknaðinum tí mann setir bara minst inn í lógina tvær ferðirnar soleiðis at eg framvegis er partarinr av arbeiðsmarknaðurin í frælsi samráðingum sum kunn fóor ahandla bæði um at leingja rættin til feriu og at forleingja tað prosentið mann rindar í ferðiløn úr tólvprosentum og uppeftir um viljin er til tað at práta arbeiðsmarknaðinin tað er orsøkin til lógina øh vit umhugsað skal siga siga sum tað er t skuldu vit bara seta seks vikur í lógina so øll høvdu tað og ikki bara tey í stóran mun almenløyntu men eisini tey privatloyntu men tað er gevi okkum nakrar avbjóðingar tí nógv felag hava frá handla sitasættar fer o vikuna og sum er ein serlig ferð og vika vist mann setti seks vikur í hepeint skuldi manst so tikið ta vikuna frá hesum sum hava samlað seg til tað ella skuldu tey so havt sjey vikur og tað e kanska bráta á arbeiðsmarkan seks vikur sum eisini gjørt mun á fólki tað valdu vit so ikki at gera og tí hava eg staðin fyri gjørt tað soleiðis at eingin ivi skal vera um hetta e ein minimundslóg um mankannfi handlast til meira so eg dugi ikki at síggja nakra orsøk til at nakað skal vera móti hesari lógarbroytingini tí hon ger seg ikki inn á hon broytir einki her nú hon ger seg ikki inn á partarnar av arbeiðsmarknaðinum kunnu framvegis fráhandlað um feriu men hon ger bara heilt greitt at mann altíð kann forhandlast til meira enn fimm vikur lógin er ikki um forðing fyri tí eg haldi ikki tð afturat í lógaruppskotinum men vit í javnaðarflokkinum vóna sjálvandi at tey fóra at fáa ein góða viðgerð og eisini fyri samtykt á løgtinginum soleiðis vil ikki aftur koma ta støðu at tað verður víst til at tað ikki ber til at geva onkrum sætti ferðuvikuna íóg lógin forðar fyri tg takk fyrihara formaður
ja so tað viðmerkingar bjørt samvælsa fyrst
takk fyri eg haldi at tað er eitt gott uppskot er altíð gott at gera lógur so nágreiniligari sum gjørligt og tí fari eg at spyrja aksovet johannesen sum er framsøgumaður í hesum føri um hann tá ið nú talsmaðurin hjá fólkaflokkinum sigur at hetta er ikki satt tað sum stendur í hetta er ikki ein trupulleiki tað passar ikki at hetta verður brúkt ímóti fakfeløgunum kann aktsoyvaa johannesens upplýsa hvat hava fakfeløgini sagt um hetta kann hann útdjúpa sindur tær grundgevingarnar um at hetta verður brúkt sum at forða fyri í samráðingunum eg gangi út frá at akstuva johannesen hevur tosað við tær partarnar sum ynskja hesa broytingina

ja altso tað er satt tað sum kristian andreasen sigur at tað hevri onkur eisin eit prát á arbeiðsmarn sm hevur sætti feriu vikuna og fráhandalsa til tað men fyrr í ár tit kund bara fara aftur og lurta í nú havi eg ikki akkurát herpi núv nær tað var men í tíðliga í vár á leið aprílmánað so vóru samráðingar millum so kfelagið og millum føroya arbeiðsfør arbeiðsgevararfelag og tá hevði eðso kfelagið sett á krav fram og tey skuld fáa sætt í fer og viku og grundgevingin fyri hjá arbeiðsfevarfelagnum tað vóru í útvár føroya stjórin í arbiðsferafelagnum segði tað tey kunnu ikki fáa satt í fer ogvikuna tí vit hava eina feriu lóg har tey vór asett fimm vikur skuldu tey hava meira enn tað sum má lógin broytast var tað sum stjórin ívinnuhúsinum segði so hetta er brúkt sum ett javnbrot ímóti at geva teimum longri feriu enn fimm vikur og tað er tí uppskotið kemur soleiðis má ger tað heilt greitt at hett er ett miðnimunslóg um mann altíð kann forhandlast eina longri feriu um partarnir ynskja tað áarbeiðsmarknaðin
ja tagt so rá ingilín stromdgirfá
takk fyri harra formaður ja nú vildi khristin andreassen øformaður í tingfólkinum hjá fólkaflokkinum vera við at vit í javnaðarflokkinum viti gera okkum inn á tann frælsa samráðingarættin á arbeiðsmarknaðinum við at gera hetta uppskotið men er tað ikki akkurát tað øvuta mann egentiliga ger vit vita at tað bleiv brúkt í samráðingum í vár at hendan her lógin hendan politiskt ásetta lógin hon ger at mann ikki kann samráðast samráða seg til ta sættu feruvikuna gera vit so ikki nettupp tað við at seta í minsta lagi í staðin fyri at seta fimm vikur sum tað stendur nú at vit faktiskt gera tað soleisnar at samráðingarrættin verður enn frælsari takk fyri
aksal johansen
ja fór á samdur við ingilin er nokk ikki samdur við teimum úttalulsunum sum komu frá vinnuhúsunum tá at hetta er ein lóg sum segði tað vará fimm vikur og tú koma ikki ki handa ndi meira men tey brúktu tá arbeiðsjóvarfelagið brúktu eina lóg segði tað at politispolitiska skipanin gjørt ein lóg sum ger tað at vit ikki kunnu samráða sum eitt her altso vit tikið fælstan samreikar frá okkum tað var grundgevin hjá før arbeiðsgeyparfelag eg haldikki hon heldur men tá hon verður brúkt so vilja vit gjarna gera tað øgiliga greitt at tit hava ein fræsan samráðingarætt at forhandlau um feriu tí og skal bara ongantíð einstyttur in fimm vikur susenda í lógini men tit kunnu altíð forleingja leingja ta ferðina undir samráðingum
síðani er tað helgi abramsen
harra formaður ja onkuntíð kannman undrast á og tyk ikki bara galdandi fyri hesa andstøðuna men at andstøðu altíð hava loysnir so skjótt aftan á tað sjálvur at sita við málsøkinum og ikki gjørt nakað við tað men tað er so tað taðer ikki bara at galdandi fyri hesa andstøðuna mæn síni heild men tað er rætt sum akselve johannesen sigur at tað vóru ein samráðingar í summar hvar ið hetta bleiv brúkt og og og eg undraðistsendur uyvir tað at bæði tat mann brúkti tað og um mótpartuin trúði trúði upp á tað men eg fari líka vala spyrja akselve johannesen um um hann er samdur ví tí at hetta er eitt miðnumslóg tað vil siga at mann altíð kann forhandla seg til meira enn tretivu dagar

ja fyð er tað fyrsta ttá mann situr í andstøðu so kemur han góðum hugskotum han ikki hevði tá mann sæt í samgongu men hetta er aktblívur aktuelt undir samráðingum í vár egvil ikki avta hetta var ein trupulleiki áðrenn tí tíman tekur tað upp tá tað nú verður aktuelt um at lggur merki til at tað verðua brúkt ímóti fakfeløgunum eg eri samdur við helga abramsen at hetta er ein miðnimumslóg sum lógin er galdandi í dag men tá tað er at grundgevingar at práata á arbeiðsmarknaðinum at hetta er áset við lóg og ikki kann forhandlast so haldi eg tað e neyðugt at gera tað púra greitt við eina lógarbroyting at hetta er eitt miðnmslóg og tað er tað mann ger her peint eisini hasi tólv prosentini tí at nógv um tey skuldu farið í ferið í seks vikur til dømis limir í surkfelagnum ella føroya arbeiðafelag so er tað nóks ikki av rat fara sætt um vikuna tí tey fáaiki ganga fyri tað so betala ferðina sjálvu nú kunnu tað let hon upp fyri at frá handla tvey túsn tólv prosentunumup í trettan fjúrtan prosent soleiðis at tey fáa goldið fyri sættu ferð g vikuna eisini tað gevur munin hjá nógvum tí tað fáa tey sum eru fastlønt millum annað tey avnøkløntu
so er tað bjarni kárason petersen
takk fyri harra formaður e eg eg kann eg kann skilja resun í mangi aftan fyri at mann leggur hetta her uppskoti fram men men eg e eeri eitt sindur ivasamur allíkavæl tí at tað stendur í grein trý stykki trý hendan lógin minkar einki um víarifevnandi frítíðarrætt sambært aðrari lóg ella fyriskipan eftir semju millum arbeiðsgevarða og løntakara ella eftir gerðarættardómi ella vanligum siga altso fyri meg framstendura øgiliga greitt á hendan her í lógin er ein miðnámunsløg øh og eg veit ikki um tann politiska skipanin kann lastast fyri at ein partur av arbeiðsmarknaðinum hevur billað ein annan part av arbeiðsmarknaðinu nakað inn sum mann so hevur valt tað at góðtikið eina samráðing skal mann skal hetta vera lógargrundarlagið at mann sær eitt útfall av privata arbeiðsmarknaðinumsum mann ikki er nøgdur við og so fer mann inn at at broyta upp á lógina sjálvt um tað er rættiliga greitt í henni hvat er galdandi takk fyri harra formaður
son
ja vist tað er soleiðis mann hevur eina lóg har sum hesum føroyum reglera arbeiðsmarknaðin og ein part frá arbeiðsmarknaðinum brúka sum grundgeving fyri at tað ikki til at gjøkla broytingar tí ein lóg ásetir at tað ber ikki til so haldi eg at vit sum fiskaskipan eiga at fara inn og siga um vit eru samd í at tað soleiðis eita at vera at nágreina at hetta er ikki ein forðing fyri at mann altíð kann forhandla seg til meira enn fimm mikrar ferðir og tað er tað sum uppskotið sigur so eg veit ikki orðna hví nakar skuldi vera ímóti tí serliga sum at heldur tað at hetta ikki er eitt problem so hví skuldi mann søkja móti at nágreina tað tá dugir sjálvur at skilja
ja takk fyri so er tað næstfrøðari nú er tað helgi á bronsa ger so væl
ja harra formaður hetta er nokk eitt av teimum uppskotunum hvar ið tað næstan kan vera líkamikið s tei eru samtykt ella ella a tað er feilt tí at úrslitið verður so tað sama lógin sigur at løntakarar hava rætt til frítíð og frítíðarløn og hesin rættur er fyri tretivu dagar men har verður ikki sagt at partarnir ikki kunnu avtala eina longri frítíð tað er ein samráðingarspurningur tretivu dagar er bara ein rættur sum løntakarin altíð kann krevja hvat mann annars blívur samdur um er hon heilt annar spurningur summi fakfeløg ynskir at leggja høvuðsdentan á hægri løn meðan onnur leggja meira dent á onnur viðurskifti sum til dømis frítíð vit kenna eisini at onkur feløg hava lagt størri dent á eftirløn meðan onnur hava lagt lagt dent á lønina her og nú tað er so ymiskt hvat mann leggur leggur áhetslu á og tað sum mán blíva samdur um tað er jú tað sum er galdandi eitt sum vit eitt skulu hava í huga er at ein ávísur prosentpartur av lønini verða avsettir til frítíðarløn og júm longri frítíðin er størri verður parturin sum fer til frítíðarløn og tað gongur so út út yvir útgolnu lønina vit hava lógir á arbeiðsmarknaðinum sum seta nakrar karmar til dømis stendur í lógini um frítvið løn at minst fýraogtjúgu dagar av frítíðini skulu vera samanhangandi og teir skulu vera í tíðarskeiðnum millum annað maiogtretivunda septembur tað vil siga at ein arbeiðs gevari kann við lóg ikki bara stroyga ferðiudagarnar út yvir alt árið sum til dømis kundi verið dagar tá ið allíkaleinki er at gera á virkinum tað skal vera innan fyri hesi hetta tíðarskeiði og tað skal vera samanhangandi fýraogtjúgu dagar skulu vera samanhangandi og tað e ikki líkamikið nær árunum tað verður hildið so lógin er til fyri at tryggja ein rætt sum sum løntakarin í minsta lagi skal hava tí undrar tað meg tá ið vit í summar hoyrdu um samráðingar hvar ið tað bleiv sagt at mann ikki kundi krevja meira frítíð tí at lógin forðaði tí og eg var eisini úti í útvarpinum tá og segði at eg var púra ósamd í tí tulkingini og tað sum eisini undrar meg upp aftur meira tá og eisin var harmiligt tað var tað at mann fekk mótpartin av trúgva tíð og og og góðtaka tað sjálvandi er tað ikki lógarbrot at avtala eina longri frítíð tað er ein spurningur um at raðfesta í samband við einum samráðing tað næsta sum sum hendir er at hetta uppskotið verðurlagt fyri tingi fyri sum uppskotsettarar siga tað at eingin ivi skal vera um at frítíðin kann vera kann vera longri enn tretivu dagar vit kunnu altíð samtykkja tað men eg haldi ikki at nakar ivi er um at tað longu er galdandi uppskotsettararnir siga í serligum viðmerkingum til uppskotið og eg sitera í uppskotinum í galdandi lóg løgtingslóg numar tretivu frá sjeyndra apprí liggjn um seksogfýrs um frítivið løn sum seinast broyttvð løgtingslóg nummar seksoghálvtrýss frá sekstanda mai tvey túsun og seks er ásett at frítíðin er tretivu dagar fyri fulla starvstíð at ta ljóðas smá fastlast til tað skal verða tretivu dagar men grein eitt í lógini stendur soleiðis við formansloyvi løntakarar í almennum ella privatum starvi hava rætt til frítíð og frítíðarløn sum fyrisett hesi lóg vit tosa so ikki um eina avmarking men um ein rætt ein rætt kanst tú altíð krevja men tú kanst eisini gera semju um meira enn tað sum er ei rættur ein rættur tað er minstamark so et uppskotið gongur út upp á at taka ein iva burtur sum í veruleikanum ikki skuldi verið nakar yvir so mann kann siga at vit kunnu samtykkja uppskotið ella lata vera úrslitið verur tað sama og tó tað verða ikki líka lætt at argumentera við at lógin forðar fyri tí um hetta uppskotið ella um hendan orðingin verður sett inn í lógina so vit fara at hyggja eftir hesum her við væl vild í rættarnevndini og og vit fara so sjálvandi at atkvøða eftir alt eftir hvat niðurstøðu rættarnevndin kemur til takk fyri
ja takk so er tað viðmerkingar annika olsen
ja takk fyri harra formaður ja nú er helgi abransen væl inni í hesum viðurskiftum hevur sitið sum landsstýrismaður á á økinum eg kundi hugsað mær at spurt helga abramsen um hann ikki metir at tað er nokk at ráðið sjálvt altso aðalráðið í vinnumálaráðið í hesum førum sum varar av lóggávuni kemur við einari fráboðan um hvussu í hendan lógin skal tulkast at tað er í minsta lagi tretivu dagar ella fimm vikur og í minsta lagi tólv prosent í uppspardari frítíðarløn tað er væl soleiðis at vinnumálaráðið hevur tulkingarmyndugleikan av lóggávuni so tað skuldi verið nokk at landsstýrismaðurin og aðalráðið kemur út við einari tulking av lógini soleiðis sgal hon skiljast so at at allir yvir verður beindið burtur
er hár bremsen
ja hara formaður nú veit ikk orilgat hvussu mannagongdin eg eri í sambandi við fráboðanir frá eygalráðum men men sjálvandi viviviu partarnir vóru iva og spurdu so høvdu ta nokk fingið eitt svar tað er eisini púra vanligt at at fakfeløg hava hava advokatar altso at at hjálpa ellat løgfrøðingar at hjálpa sær og sjálvandi kundi tað spurt teir altso e er tað soeiðis lógin skal skiljast sog eg dugi ikki at síggja at tað er nakar ivi um at tað e soleiðin ar lógin skal tulkast at tað er eitt minsta mark takk fyri
eyðkum samuelsen
fyri harrar formaður nú hoyra vit røðarin og onnur eisini sum siga at hetta er ein minimunslóg meðan onnur til dømis vinnuhúsi tulka tað sum at tulkar hetta hertulkar hetta her øðrvísi og vist tað er eitt ivamál um hvussu hendan lógin skal skiljast er tað so ikki rætt at heldur at lóggeva teð ivamál er burtur so eingin ivi er heldur enn at standa her sum helgi abramsen ger at mann ivaso í hann er samdur ella viðhvørt sigur hann tað ger ongan mun men tingsins vilji vissi hann er tann eini er tað so ikki rætt at at líkasum rudda tað upp upp á tann mátan so er einki ivast í meir vit hava hoyrt at tet tuska upp á ymiskar mátar sum forðandi og ikki forðandi
sora helgi abromsen
har for menn nei eg sløkki yvirmun við samdur eg eri snøkt ske iva um at hetta er í minstan mark fyri fyri frítíð og og m altíð kann avtalu sum longri og er púra ósamdur vinnuhúsinum tá ið tað tulka upp handamátan tí at sjálvandi kann mann altíð avtala nakað sum er meira enn enn ein enn ein ein minstan mark og tað var altíð soleiðis nar at tað var at tað verður diskisión um lógið hvussu tað skuldu tulkast og eg halda ikki má kann hvørja fyri ein ivamálir var lóg so skal fara løgttingið at at umorða tað tað halda ikki og eg haldi at tað eg skal ikki avvísa at at vit kunnu taka undirvísin er tað tað fyri viðgerðin í í rættarnevndini at at viðgera mog eg haldi sløkki te nakað ivi um at at lógin skal tulka soleiðis nar at hetta er í minstdanmark og a fólk kunnu avtala meira enn enn tað takk fyri
ja takk síðun er tað næstu røðari beinta lovið at sandirgerisohæl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er uppskot til løgslóg um broyting í løgtnslóg um frítíðu løn uppskotið snýr seg um at broyta lógina so eisini tey sum starvast á privata arbeiðsmarknaðinum fáa rætt til sætta í feriuviku hetta sætta ferðvikum hon hevu jú verið á almenna arbeiðsmarknaðinum í rættiliga nógv ár og tí undrar tað meg at hon ikki er komin á privata arbeiðsmarknaðinum eisini harra formaður sambært viðmerkingunum til uppskotið so hevur arbeiðsgevarafelagi víst á at tað berseg til at gera sætt í fríviku tí lógin ásetir at tað er bara fimm frívikur o lóg skal ongantíð vera ein forðing fyri at starvsfólk á privata arbeiðsmarknaðinum skulu hava rætt til tað sætt frívikuna á sama hátt sum onnur og tí taki eg undir við uppskotinum men at ein lóg sum hendan her hevur verið brúkt í nógv ár sum undanførsla feri at betra um arbeiðsviðurskiftini hjá fólki á privata arbeiðsmarknaðinum tað undrar meg eisini tí fakfeløgini á almenna arbeiðsmarknaðinum tey hava fingið satt í ferð uvikuna fyri rættiligani nógvum árum síðani eg veit tey hava rinda fyri tað eisini og tí undrar tað meg at ein lóg hon skal vera hon er ein forðing hjá summum fyri at fáa eina eyka frívíku meðan hon ikki er ein forðing hjá øðrum at fáa eina eyka fríviku tí ati øll mugu vera líka fyri lógini tað haldi eg sigi so sjálvt harra formaður lat meg fyrst siga at eg veit at tað eru privatur arbeiðsgevarar í rinda starvsfólkunum meira enn mittuløn tí tey vilja hava starvsfólkini at verða verandi í starvi hjá sær og tað haldi eg at arbeiðsgevararnir skulu hava rættiligane stórt rós fyri men so mugu vit eisini siga at tað seinasta árið tað hevur verið merkt av viðurskiftum hjá fakfeløgum vit hava sæð stór verkføll á almenna arbeiðsmarknaðinum og seinastu vikurnar so hava vit til dømis eisini sæð at tað eru nógv ung fólk sum ikki vita hvørji rættindi og skyldir tey annars hava á arbeiðsmarknaðinum tað er kanska serliga av tí privata arbeiðsmarknaðinum vit hava sæð at tað eru ung fólk sum ikki vita at tey hava rætt til eitt setanarskriv tað haldi eg sjálvandi ikki er í lagi tí sjálvandi skulu øll hava eitt setanarskriv sum tey hava rætt til tí tað r har bæði skyldur og rættindi hjá teimum verða ásett men harra formaður tað er øgiliga lætt hjá okkum at harta arbeiðsgevarin fyri tað men tað er ikki bara arbeiðsgevaran tí eg haldi eisini at fakfeløg viðhvørt mugu taka í egnan barm og eg fáli at eg kann siga hetta og harta fakfeløgan eitt sindur tí eg taki undir við fakeløgnum fakfeløgini hava ómetaliga stóran týdning í samfelagnum men tað mugu fakfeløgini eisini gera sær sjálvum greitt vit sóu nú fyrr í summar at tað vóru nógv ung fólk sum ikki vistu at tey høvdu rætt til eitt setanarskriv vit hoyrdu eisini at tað vóru nógv ung fólk sum ikki vistu um fakfeløg og onkur av teimum kendi ikki eit fakfelag sum annars átti sáttmálan sum hesi somu ungu fólkini arbeiddu eftir men tað er sum um at hesin fakfeløgini tey tóku ikki í egnan barm í staðin so góvu tey teimum ungu ábyrgdina fyri at tey ikki vistu um fakfeløgini at tey ikki vistu um rættindini men harra formaður sjálvandi er tað fakfeløgini ið hava ábyrgdina av at kunna tey ungu og at vekja teirra áhuga fyri fakfeløgum og fakfelagsarbeiði og eg má siga eg veit at tey fáa kunning um hetta miðnámi tí eg havi sjálv undirvíst har og har er arbeiðsmarknaðurin ein partur av tí sum verður undirvíst í men tað tykist kanska sum um at hað eru summi fakfeløg sum eru ov lítið virkin eg veit atað eru nøkur fakfeløg sum eru rættiliga virkin tíbetur men tað eru eisini summi fakfeløg sum eru alt ov lítið virkin vit eru í rembingartíðum og bara tá og tá mugu fakfeløgini eisini gera vart við seg og tí haldi eg at stundin er komin av fakfeløgini eisini vakna og kunna limir og rætt um rættindini og skyldirnar sum tey hava men fakfeløgin tey mugu eisini sjálv gera vart við hví tað er so umráðandi at hava góð fakfeløg tí vit hava eisini góð fakfeløg í føroyum tað skert ikki burtur fakfeløg er so umráðandi í samfelagnum og detta tey ungu burtur ímillum jamen so er tað sum so eisini framtíðin hjá fakfeløgunum sum onkursvegna er við at hvørva og tað má sjálvandi ikki henda so tí er mín áhuga heitan á øll fakfeløgini í føroyum geru vart við tykkum so eisini tey ungu vita hví tað er umráðandi at hava fakfeløg takk fyri harra formaður
ja johannes joensen fær eina viðmerking
tafyri hara formaður ja bara undrar meg eitt sindur at mann leggur ella sovorð iva um at fakfeløgini ella arbeiðsgevarnar roynir at lumpa fakfeløgini ella øgugt at at man ikki bara hugsar um at gera lógirnar so týðiligar og klárar at mann ikki kemur til ta ivamálið tá mann skal samráðast tí meini eg tað er undarligt at mann ikki vil gera eina broyting sum forbetrar umstøðurnar bæði hjá arbeiðstakara og arbeiðsgevara so eg hugsi at her er bara til høgrabeinið at mann burdi bara samtykt hetta her so at lógin verður týðiliga gjørd um mann ikki kemur út í ta støðuna sum mann hevði her fyrr í ár og ongantíð kemur ta støðuna aftur

ðu nú segði byrjainar røðuni eg taki undir við uppskotinum so tað geri eg men eg fari eisini at loyva mær at at harta fakfeløgin tí eg haldi ikki altíð tey gera arbeiðið nóg væl men sjálvandi haldi e eisini at arbeiðsgevararnar skulu taka í egna barm og royna at betra um viðurskiftini so tað hopi at báðir partar gera takk fyri
siri stenberg
formaður ja tað er kanska ongantíð verir meira neyðugt við sterkum fakfeløgum enn nú okur hva hoyrt nógv um í síðstuni at at tað á nøkrum økjum hevur verið rættiliga óskipað og tað eru fólk serliga ung fólk sum hava lítið innlit í ella lítla vitan um týdningin av fakfeløgum so sjálvandi hevur tað týdning og tað hendir kanska ofta tað at mann gloymir ta man fingið tað gott at at tað er ikki komið burtur úr ongum onkru í kempafyri tí so at at at at stríðið kemur ikki á mál fyrr fyrr enn at øll eru í við í fakfeløgum tú verur leiri ferð frammi um hetta her at mann kanskal kunna trekkja fakfelagsgjaldið frá í í skattinum hevði tað verið ein máti kanska at styrti bæði fakfelagsrørsluna men eisini at at eggja øllum til at verið limir í einum fakfelagi tað var eitt uppskot eisini sum var vert at tikið fram aftur
a lóga
jatakk fyri tað haldi avgjørt her við skilagott um so var at fólk kundu drigið fakfelagsgjaldið frá og ja fakfeløgini tey hava so ómetaliga stóran týdning og tað hava tey víst upp gjøgnum søguna annars høvdu vit jú ikki havt so góð viðurskifti vit høvd ikki havt allar feri um vikuna vit høvdu ikki havt í ávísum førum hampiliga løn vit høvu iki havt minimumsløn vit høvdu ikki havt somu løn millum menn og kvinnur og so framvegis nógv onnur rættindi eisini so fakfelini eru umráðandi og tað e tí eg finnust eitt sindur av teimum dag tí eg haldi tað er stundin at nú mugu fakfeløgini eisini vakna og gera liminum greitt hví hava eitt fakfeløg og at fakfeløgni eisini gera vart við seg í mun til samfelagið sum heild takk fyri
ja síðani er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður vit hava trý uppskot á skrá í dag og tey koma øll í rættarnevndina tvey frá javnaðarflokkinum og seinni er tað frágreiðingin frá løgtingsins umboðsmanni øh men tað fyrsta uppskotið tað er ein ótrúliga lítil broyting og um mann hugsar um hon er neyðug sum vit eisini hava hoyrt áorðaskiftinum nú tað sum tað snýr seg um tað er at fáa orðið minsta lagi inn frammanfyri teir tretivu dagarnir og tey tólv prosentini og og her hava kristian andreasen helgi abramsen og bjarni karasum petersen longu víst á at at galdandi lóg er ein minimunslóg samstundis vísir aksel ve johannesen á at tað eri undir ávísum samráðingum hevur hendan lógin verið brúkt sum ein forðing fyri at geva fólki privata arbeiðsmarknaðirin hevsi sætt vikuna øh sum sum jú er galdandi á tí almanna arbeiðsmarknaðinum har har fólk hava rætt til hesa sættu vikuna og tað stendur íviðmerkingum er at hetta ikki er galdandi á arbeiðsmarknaðinum í sama mun og samstundis tá tá ið javnaðarflokkuin vísir á at økið er politiskt regulerað so stendur her at tað sum nú err óheppið er at lógin verður brúkt sum eitt javnbrot til at partarnir av arbeiðsmarknaðinum í ávísum førum aftur her í ávísum førum ikki kunnu samráðast um meira enn tær fimm vikunar frítíð sum lógin ásetir so eg haldi at nógv av mínum ivamálum eru komin upp at venda eisini í hesari viðgerðini tí at tað verður ú nevnt í ávísum førum altso tað eru summi sum hava samráð seg til tí sættu vikuna og og onnur eru møguliga steðgaði ella hoppað up á hendan retorikkin sum eg skilji lagnum sum helgi abrabsen eis venja at hetta er kanska líka nógv retorikkur frá arbeiðsgevarafelagnum tí er er tað veruliga ein lógarplykt tá ið onnur feløg hava samráð seg til tí sættu vikuna ella er tað bara arbeiðsgevarafelagið sum ikki hevur verið viðligt til í hesum førinum at givið hesa sætt vikuna og tað síggi eg onkursvegna sum retorikk eog og tað eru fleiri sum halda at sjálvandi skulu vit nágreina hetta her so at so tað einki ivamál er um at at tað ereitt minsta mark men eg mann kann spyrja sjávan um nakað ivamál er í dag tí tað undrar meg at at at at løgtingið skal farenna aftaná og gera eina lítla broyting vist nú tað bara er retorikkur frá arbeiðsgevararfelagnum ella hvør nú hevur verið í hesum samráðingunum men hetta skal sjálvandi fáa eina eina góða viðgerð í í rættarnevndini har vit fáa allari viðkomandi partar inn til at greiða frá og og gera okkum klókar upp á hvat hvat tað er sum hetta botnarí um tað bara er retorikkur ella um um lógin upp á á nakran hátt er ein forðing fyri at geva á privata arbeiðsmarknaðin rættindil hesa sætta vikuna takk fyri harra formaður
ja beint tá løgina um viðmerking
ha formaður nú nevnir røðarin at er retorikkur o onkur annar tosar um minimunslóg men fyri at siga tað akkurs um tað er at onkursum stendur við eina flakalinju í dag ella í einum handilsstykki ella hvat er tey leggja ikki petti í undir retorikkur ella minimunslóg tey vilja bara hava nøkur rættindi og kanska tað er tað vit her løgtingið mugu hugsa um at er tað ivamál jamen so mugu vit gera lógina so greiða at talan er um at hesi rættindini verða styrgt og um so er at tað er so stórt ivamál metaimunslóg ella um hvat er galdandi et ikki so haldig at løgtingið eigur at senda tað signalið og siga at vit ynskja at tey hava tey somu rættindini sum tey á almenna arbeiðsmarknaðinum og hava rætt til eina sætta í fer o viku um tað er tað sum mann heur samráðist seg framtikin takfyri hara formaður
eg fann klein poulsen
ja tað er tað er soleiðis púra satt harra formaður at at tey fólkini hetta snýr seg um er nokk líka glað tey vilja bara hava tað ígjøgnum og tí tí fara tað sjálvandi eina eina virðiliga viðgerð í rættarnevndini men hinvegin haldi eisini at at mann má onkursvegna má hava virðing fyri fyri løgtinginum at mannikki bara rennur aftaná og alt skal snikkast til at mann má kunna tulka lógirnar so mikið greitt at ella t at at at tað ikki ein trupulleiki at alt verur tulka allar aftur um mann skal hvørja ferð onkur tulkar um annan veg tað skal broytast tað eisini eisini har eg haldi mann mann má líka má má líka hyggja eftir frá frá báðum síðum
johannes joensen
posin má renna aftaná men eg hugsi er tað ikki uppgávan hjá løgtingini gera lógirnar so týðiligar og klárar sum gjørligt at tær ikki kunnu tulkast allar rættir nú eri eg ikki løgfrøðingur sjálvur men eg gangi út frá at hetta er okkara uppgáva her so at vit funnu greina eina lóg tað burdu bara verið gott hjá øllum pørtum í mínari verði so so haldi eg at hetta er upplagt nakað sum verða øll eiga takkundi við
steffan klein bó
ja harra formaður eg skal ikki standa her beinleiðis avvísa at at hetta er ein loysnin upp á hetta her men men fleiri hava víst á at galdandi lóg er ein minimunslóg og og hendan orðingin tí broytir lítið men hetta skulu vit sjálvandi viðgera nærri í rættarnevndini eg haldi bara at at at vissugaldandi lóg vísi at vera ein miðnumslóg undir einki at taka feil viðvíkjandi tíð so so skilji ekki ordiga hví tað er neyðugt við at at gera hetta her men hetta fara vit sjálvandi at blíva klókar upp á í rættarnevndini og og eg sjálvur hva ongantíð verið partur av slíkum samráðingum fyrr men men eg kann barva hugsað mær til at at oftan verður sovorðið slongt út sum í redorikki líkasum retorikkur verur brúkt upp á allar mátar her inni í løgtinginum takkhara formaður jatak
síðan er tað bjarni káradsun petersen sum fær orðið ger so væl
fyra formaður ja nú er eg eitt sindur v ættarliga røðaralistan so longu nú eru tey ivamálini koma fram sum eg sjálvur havi mett verið relevant í hesum her vit viðgera eitt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um frítivið løn frá frá javnaðarflokkinum øh har mann ásetir at tað skal nágreinast at tað stendir í minsta lagi í mun til tólv prosent í minsta lagi mun til tretivu dagar ella fimm vikur øh longu nú er mann siti og diskutera eitt sindur at hetta her er altso at eg ikki er nóg greitt í lógini at at at tað er nakað galdandi í mun til samráðingarnar millum partarnar g har var bara hug til ati sitera grein trý stykki trý hendan lóg minkar einki um víðari fevnandi frítíðarrætt sambært aðrari lóg ella fyriskipan eftir semju millum arbeiðsgevar og løntakara ella eftir gerðarættardómi ella vanliga og siga hatta fyri kemur mær eitt sindur greitt eg veit ikki ordiliga hvussu partarnir av arbeiðsmarknaðinum samráðast hvussu væl teir kenna lógina men tá ið ein arbeiðsgevari sigur at mann kann ikki geva meira enn fimm vikur tí at tað stendur ikki í minsta lagi fimm vikur lógini so veit ikki orliga um tað passar ttað kann viski bara vera at teir taka feil og so at blíva som sæðr hann reaktionerir og fara inn at nágreina lógina tí at partarnir á arbeiðsmarknaðinum ikki skilja argumentini hjá hvørjum øðrum tað haldi eg vera eit sindu undarligt hinvegin kansn tú siga ati vil siga hta her lógaruppskotið gkemur ígjøgnum um broytist nakað grundleggjandi tað ger tað nokk ikki tað einasta sum broytist er at ein ítøkilig sak sum hevur verið fyrr í ár har fer ein partur ikki at kunna brúka sama argumenti sum hevu ikki ein gongnatúrliga er nakað hald í forvegin so eg føli at tað er í lóguppskotið er eitt sindur reaktioner sum mann hevur sæð eitt eitt útfall á arbeiðsmarknaðinum har sum vit hava siðvenju fyri arbeiðsmarknaðarpartarnir samráðast frítt og so er mann politiskt onkursvegna ónøgdur við úrslitunum tí at mann kanska heldur arbeiðstakararnir eru í vatnbýti í hesum førinum og so fer man inn at gera eina lógarbroyting sum egentiliga styrkir um argumentatiónina hjá arbeiðstakara síni tað er í øllum førum soleiðis eg skilji hetta uppskotið altso uppruna til uppskotið men sum fleiri aðrar røðarar hava verið inni á so haldi eg tað framgongur nokk so greitt eftir á minimunslóg um mann kann altíð samráða seg til betri rættindi enn hvat er ásett í lógini í øllum førum serliga við teimum í í tí kakini sum verða umtalað so eg kann ikki ordiliga síggja fedusuna í at samtykkja hetta her uppskotið og hvat hvat ítøkiliga endamálið er í tí eg síggi ikki ordiliga hvat løgfrøðiliga broytist al tso hetta hetta blívur eitt sindur meira politisk signalføring og tað at onkusvegna styrkja argumentatiónina hjá tí eina partinum á arbeiðsmarknaðinum og tað taki sum útgangstøði prinsipielt ikki oriliga undir við at mann fer inn og roynir at styrkja og vikta um hvørkann partin hvørki arbeiðsgevaran ella arbeiðstakaran eg trúgvi bá at mann hevur ein frælsan arbeiðsmarknað tó við nøkrum minimunskrøvum sum jú eru ásett í hesari lógini og so samráðist mann út frá tí so eg síggi í øllum førum fram til at mann undir nevndarviðgerðini fer at fáa hoyringspartar inn soleiðis at mann kann greiða frá sína søk tí at eg føli eitt sindur av vit mugu fáa arbeiðsmarknaðarparknaðrnir inn at tosa eitt sindur meira um hetta her øhfyri at fáa nágreinaðeitt sindur um eftir er neyðugt og hvat hetta hevur av ítøkiligum avleiðingum tað er sikkurt á onkra arbeiðsmarknaðin sum eru ordiliga fegin um hetta uppskotið og onkur minni so øh men eg haldi politiskt má mann ansa væl eftir við at ikki vera so reaktionerur og síggja sum eg nevndi í áðni eitt útfallað arbeiðsmarknaðin sum mann ikki er politiskt nøgdur við og so fer mann inn atpilka eitt sindur við lógina soleiðis at tann eini parturin verður styrktur tað takið sum úgangsstøðið ikki undir við at mann ger tað haldi eg ikki er gottlóggávu smíð øh tað er tað sum eg havi í í útgangstøgnum í hesum umfari at siga um hetta lógaruppskotið eg hopi eg hopi at viiski taki feil í nøkrum av teimum pástandunum sum eg havi til dømis tað at tað stendur nokk sgreitt í lógina at hetta eru mimánlóggáva at onkur som rætta meg tí at tað virkar ikki til at vera tilfeldi hvørja ferð mann hevur nevnt tað so haldta ikki nakar úr ordiliga afturvíst tað bara sagt at mann skal onkursvegna sláa tað niður vií sjey tumma seymi eg vet ikki um tað er neyðugt endiliga so ja takk fyri harra formaður
aksa johanesen eina viðmerking
ja takk fyri harra formaður eg skal ølmfara a lova bjarna karaldsson petersen at vit eru ikki reaktioner í javnaðarflokkinum øtá at in hon lurta eftir heilt pesig vat er tað stjórin í vinnuhúsinum sigur so sigur hon í útvarp føroya tá tan einogtjúgunda apríl haldi í ár so sigur hon ati tá hon hevur spurd eigar a tærikki fáa seks vikur set t r ikki ynski frá okkara síðu politiska skipanin við lóg ásett fimm vikur og skal tað broytast sum máttað gerast við lóg tað vil siga at at hon líkasum leggur út at tampolitska skipanin laksið út í hvat tað skal vera sum u ta eisini politiska skipanin smat broyta tað so vit kundu koppa at gjørt eitt uppskot sagt í seks vikur tí tað faktiskt tað hon sigur at ta skal tar roytast tað vil úr ikki vilja gjørt av øðrum orsøkum men tá tað veðurbrúktu ímóti eini eina samráðing at politska skipanin hevur ásett han vara fimm vikur so vilja vit gera tað øiliga klárt at tað er ikki tað su pliskskipanin sigur poliskuskipanin teg er minsta krav og tit kunnu gott forhandla um heta her
bjarni kárason petersen
takk fyri øh tað argumentið kann eg so skilja men eg vil statvekk líka poðentera tað at arbeiðsgevarin ella ella forkvinnan ví vinnuhúsinum vissi hon sigur at tað ikki ber til tí tað er ásett í lógini so kann mann eisini kanska ganga út frá honn bara tykkum feil tí tað stendur í grein trý stykki trý og inntil víðari hevur eingin sagt at tað ikki e tilfeldi at hetta er einum miðnimunslóg so tí skilji egikki ordiliga at mann tí heldur uppá at tað skal nágreinast øh og so serliga vissi mann sigur at tað onga ávirkan fær jamen hví sú ikki samtykkja tað allíkavæl tað virkarikki ordliga til at geva so nógva meining í í mínari verð takk fyrihar formaðu
friðmátt
rasmussen ja takk fyri harra formaður endamálið við uppskotinum er sikkurt at nágreina lógina eitt sindur betri siga tað at tað ikki er at tað ikki er eitt eitt makstal fimm vikur men spurningurin er um um røðarin hvat hann hugsar um tað snakkar um ítøkiligu avleiðingar hetta hevur hvat fyri avleiðingar hevur tað nú eitt fyri haldføri vit snúða øll fóru upp á seks vikur í ferði hugsi bara um um røðarin kanska hevur hevur onkrar tankar um tað takk fyri
bjarni kárasund
tað ger við við haldførum eg veit ikki hvat haldføri frimund rasmussen sipar til ømeira frítíð við løn tað elvuri í øllum førum til somu útgjaldingar men kanska minni produktivitet tað er tað er kanska eitt sindur væl kent sjálvt um onkur kanska vildi útforgja tann pástandin meni sum sagt tað sum tað sum tað kanska kann elva til tað er tá ið teir somu partarnir sum hava verið umrøddir í dag fara til samrøðingar næstu ferð tá fer tann eini partin ikki kunna brúka ta grundgevingina tí mann við lóg hevur hevur broytt ta men viðkomandi partur hevur ikki onkursvegna kann ikki brúka hesar argumentatiónina frammanundan tí eg haldi t vit eru øll samd um at mann kann samráða seg til meira enn hvat er ásett lógn so har eigur fakfelag kanska eisini bara kunna pápeika tað sæ seg natúrliga er rætt sumsum verður sagt og kanska tekur tann kampin upp inni á arbeiðsmarknaðurin inni á arbeiðsmarknaðin sjálvum tí at eg haldi tað framgongur nokk so greitt men nú fáa vit at síggja inni í inni í vinnunevndina hvat ið hvat ið partarnir siga og so kann mann kanska fáa tað nágreina eitt sindur betur hartakk fyri
ja takk so er tað næsti røðari sum fær orðið sámal petur í grund ger so væl
takk fyri harra formaður til viðgerðar e løgnslóg um broyting í løgslóg um frítíði við løn og ein kundur við fyrstu atslutanum hyggur ati eg hugsa at hetta er eitt ógvuliga lítið mál tað er tað sikkurt fyri tingi men fyri onnur er tað kanska eitt stór mál eg ivist er um ikki er tað tí at fert tú út og spaði fólk í tí dagliga hvussu hert um løgtinginum arbeiði so er ótrúliga oftani at tey svara at frítíðin er øgiliga góð og nú arbeiði eg sjálvur umborðið á einu skipi vir4amans vitreruvuitrimum fakfeløgum og tað er onkur av oknum sum hava fimm vikur í sferiu og tað er onkur sum hava seks vik fer og tað verður umrøtt hvørjar einastu ferð tá ið samráðingar eru og tá i nú hesa samráðingar lønarsamráðingar eru til tað kemur ofta niðar uppí so so samraðist tú um frítíð um løn og um eftirløn og alt eftir hvørjum aldurspalki tið liggur í so vil tað so vilt tú leggja vekt á á hesir punktuni er tað persónar sum hava stutta starvstíð eftir so leggja teir oftani vekt á lønina og tær leggja einki í eftirlønina tí tað tíðir so lítið hjá teimum tí tat teir komn so langt á arbeiðsmarknaðin so tað er møguligt at hetta fyri onkran kann kann vera stórmál og men vissi tað er at hetta málið snýr seg um at klárgera intensiónirnar í einari løgtingslóg so skilji eg ikki hví alt tingið ikki tekur undir vi tí tí tað má væl vera uppgávurna hjá tinginum at vera so klárt og týðiligt sum tað yvirhøvur ber til tað broytir ongan samráðingarrætt hjá nøkrum og annars havi eg ikki so øgiliga sterkar meiningar um málið sum so eg síggi at málinim verður víst til at í fýrsunum tá ið mann hækkaði frítíðirna frá trimum vikum upp til fimm vikur so hækkaði mann prosentsassin til frítíðargrunnirin frá níggju til tólv prosent og eg hevði honki havt ímóti at mann setti inn altso nágreinin er tað so eksakt at mannmann setti tað til í tilfeldi av at mann til dømis segði at øll skulu hava seks vikur feriu allir borgarar sulvóra javnstillaðir øll skulu hav seks vikur feriu tá tvingar tú ikki fólk í feriu fólk hevu loyvi at arbeiða so galiðt tá vilju í sínari feriu so at at mann tá javn ella stillaði prosentsatsin eftirtí soleiðis at mann í feriutíðini fær somu løn sum tá i mann arbeiðir men eg haldi at harra formaður visti soleiðis ati hendan lóggávan bara nágreinar spesifikatiónin ella intensiónirnar í sjálvari lógini so eru vit í hvussu sær ógvuliga villig til at taka undir við hesum uppskotinum men eg haldi at tað er ógvuliga gleðiligt at mann fær efta inn um at ær fakfeløgin inn og færa umrætt eftir í nevndini soleiðis at vit fáa tað ordiliga lagt fram ogeg havi tað álit á nevndini at hon kemur aftur í tingi við einum uppskoti sum hvussu sær hvar mann hevur forða fyri at nakar kann brúka eina lóggávu sum jarnbrot ella tl kúga okkara fólk vist tað er tilfeldi so vil eg vit síggja ógvuliga jaliga upp á eitt uppskot takfyri hara formaðu
ja so er tað bjarni hammer sum fær eina viðmerking
a takkfyri har formaður tað er júst tað sum ssámáli summar petur í grund vísir á hei tað er ein ágreiðing sum tekur ein iva burtur sum kanska nógv hilduð ikki var hana ivir men tað hevur víst seg at tað hev verðið brúkt nú so stutt sum í apílmánaði at brúkt til at vísa á at tað er hann iður við um spurningin fyrrvarn landsstýrismaðurin hann var í iva hann segði hann undraði seg onkur her framsømar hjá fólkaflokkurum hann umsær seg ikki men tað vísir se tað er aeisini innanfyri tað sama isamita a samu samgonguna so tað er tað sum er at fáa ta nakreiðingina staðfesta ein fyri eina ferða takk fyri har formannur
sálapesur í grund
takkar bjarni hammer við viðmerkingina ja tað eri tað er akkurát tað sum eg havi hoyrt í orðaskiftinum eisini og so nevndi onkur um at ikki bara vera hetur ikkur men altso ikki henda lógin kann steðga tí er hetur ikki so lat okkum gera tað
ja takk tað vóru ikki fleiri viðmerkingar og so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl
takk fyri ja harrar formaður tað er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum hjá tingfólkunum javnaðarflokkinum sum hava lagt uppskot til løgtingslóg um broytingí løgslóg um tí við løn og eg havi líkt á framsøgurøðurnar og skal mann taka samanum so so er tað hetta her við um dioraminumslóg ella ikki sjálvur uppskotsetaran ella ein av teimum var aksel johannesen hann hann sigur hetta er eitt miðnámslóg og tað er tað tað er tað er eitt miðnumslóg og so hevur tað verið tosað aftur og fram um hetta málið eg hugsaði at bara líka fyrst altso broytingarnar eru tríggjar og tað er tað mann skrivar í minsta lagi frammanfyri um tað er tretivu dagar ella í minsta lagi tretivu dagar í einum frítíðarári og í minsta lagi tólv prosent av vunnari løn og so stendur so stendur í viðmerkingunum at sostatt tykist frítíðarlógin verður ein forðing fyri at løntakarar privata arbeiðsmarknaðarnir verða javnsettr við løntakara almenna arbeiðsmarknaðir tá talan er um frítíð tað sum hevur verið nokk so nógv frammi her og tað er onnur sum halda atso er hetta nú ein miðnámsløn og onkur nevndi at undanfarni landsstýrismaður kanska ivaðist eisini men tað er púra greitt at hetta er eitn miðnámslóg og tað hevur spurt um tulkingarmyndugleikin og tulkingarmyndugleikin er hjá umhvørvisivinnumálaráðnum og har er so eingin ivi har er eingin ivi at lógin er á miðnámslóg og eingin forðing fyri at avtala seg til betri sømdi viðvíkjandi ferð tað er soleiðis ær tað verður tulkað so er tað verið ført fram at arbeiðsgevðararfelagið hevur sagt at hevurman ei lógarbroyting til ella lógin o heilerðurskiftini her tá havi eghug at kanska siga eitt sindur sum bjarni kárason petersen var tað kann vera at tey va sagt skevt og tað kann ikki bara vera su sum eg sigi tað so er tulkingarmyndugleikin púra greiður frá umhvørvisvinnumálaráðnum hetta er eitt miðnámslóg og tí kann mann ikki brúka tað sum umskylning so tí er tað frá mínum sjónarmiði í landsstýrinum eingin forðing fyri at arbeiðsgevarð o arbeiðstakarar avtala seg til ei betri eina betri avtalur til øðrvísinavtalu betri enn hesar her tretivu dagarnar og hetta her við prosentunum tað er tað er eingin ivið um tað nú fer hetta málið í rættarnevndina og eg ivisti í at her verða allir viðkomandi partar kallaðir inn fyri at lýsa hetta málið so væl sum møguligt og tað verður nokk landsstýrismaðurin eisini í arbeiðsmmálnum innkallað til tað men eg haldi eg taki bara stutt saman um at htta er ein miðnumslóg og umhvørvisvinnumálaráðið tulka tað púra greitt at heta er ein miðnimumslóg og tí kann mann avtala sær betri treytir tiltakk fyri hara
formær ja takk so er tað bjarni hammer sum fær eina viðmerking
gra fyri hara formaður tað er eingin ivi um tað at hetta her verður so brúkt avarbeiðsgevaranum til at her er ikki ein miðmánslóg men tað er gott at hoyra landstýrismannin útgreinar sjálvur at hann metir tað men hvat ger tað verri at fáa hesa her staðfestingina í lógina líkamikið hvussu tulkingin er tí hon er ymisk gott nokk ikki hjá hjá hjá vinnumálaráðnum men so havi i ein spurning afturat veit landsstýrismaðurin um millum annað hetta her koma upp í vár hevur landsstýrismann tað vildi sovera fyrrverandi landsstýrismaður havt fund við til dømis starvsmannafelagi um hendan ivan hevuhevur mann verið á tí staðnum hjá teimum sum veruliga verður ávirkaður sum blivi og ávirkaðir blívu tiknur eittannaðstað í og brúktur í hesum javnbrotinum sum arbeiðsgevarafelagið brúkti tá
hevur landssýrismaðuin gjørt tað ella ætlar firvændi lands koman di landsstýrisini hes sitandi landstýrismaður at taka tað upp í teir partarnir sum tað veruliga rakar tí tað gjørdi tað í aprílmánaði takk fyri harra formaður magnus rasmussen
hjá mær akkurát hvat undanfarin landsliðsmaður gjørt við hetta dugir ikki at svara fyri eg fari gudskyni at seta meg upp aftur betri inn í hetta her málið men tað er altso umhvørvisvinmálaráðið sum er tulkingarmyndugin og tá ið tann sum hevur tulkingarmyndugleika sigur at hetta er ein miðnumslóg so haldi eg taði eg rættiliga greitt takk fyri
helgi ábrandsen
ja harra formaður nú segði bjarni hammer eina viðmerking og landsstýrismannin endurtók tað ella vísti til tað at at eg hevði verið sindur ivandi tað eri eg slett ikki altso eg eri slett ikki ivað um at hett ereit miðnimumsløg tað er absolutt mín fatan av tí og vat um mann so skal útdýpa hvørji mnn er iva ella okkurt kann tulka so fær løgtingið at broyta vit kundu eisini skrivað í ferðslulógina at tað pljøðar ikk at koyra fýrs kilomnar um tímar mán kog bar ta ikki koyra skjótari altso mann mán kunna eisini tað er gott at vera greiður men men í lóggávuni men mann má eisiniganga útfølt fólk lesa lógina duga at duga at lesa lógina so tað er eisini avmarkað hvussu nógvir detaljur skal mann fara so eg haldi at lógin er rættiliga greið sum hon er takk fyri
magnus rasmussen
ja takk fyri harra formaður ja altso lógin er greið púra greið og og tí skilji e ikki ordiliga tað at mann skal líkasum fara inn inn í eftir víðari ha men nú nú fer so rættarnevndin mann sigur meira í sumpstansinum hesin her men í mínari verð er hetta rættiliga greitt at at eru minimunslóg og at tað er umhvørvis og vinnumálaráðið sum er tulkingarmyndugleikin og tulka tað at tað er eitt minimunslóg
og at ikki forðar fyri at mann ger betri avtalur enn tað stendur sum minum takk fyri ja so er tað edva jacobsen
ga af ig hot takk fyri hra formaður nýtir eingin ivi í mínari sál at hesarann vinunum slóg eg havi arbeitt tey e ikki blætt væl seinast so berjaði fyrsta appulakos og so skiftið yvir á kryvjingina á bakkafrost og tað er ongantíð hugsa tær viðstað bara blaysus ókey nú fóra bara petala ellivu rosent útlla tríggju prosent so skal man hoyrt sban r sulut tað e tað er ikki ivamál í ag fylgið lógina at mann sær tólv prosent í ferðiløn tað er tað er púra púra altso logiskt og greitt at tað knappliga skal fara blíva eitt ivamál sum mann skal fara at setta inn í ein lóg so so veit mann ikki ordiliga hvat ið tann vanliga arbeiðirin vild dreagera uppá og tað er eisini sjálvfylgja tta lønar sætsins stendur at tað er minmuss afsur men tað loyvir eisini arbeiðsgevurin at geva tjúgu kornan eyku mog tíma vis onkur átekur sær eina uppgávu inni á virkinum og tað er púra normalt at tað verður gjørt men at vænta tað man man einki hevur hoyrt titið í samfelagnum millum arbeiðarin tá mann kanska førnir um hetta her tá haldi mann tykur
ja so fær magnus rasmussen tað seinasta árð her áðrenn vit taka ein stuttan døgurðasetn ger so væl
harrar formaður ja eg kann bara takka edvud jacobsen fyri líkasum at hara íkasti afturat o eg haldi eisini at kristian andreasen nevndi jú fleiri dømir um har ið tað hava verið samráðingar ið har ið mann eg fari forbíða eti við minimuns altso mann er farin upp um tað so so tað er tað er jú vanligt hvussu er ikki óvanligt takk fyri
ja takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið og so er orðaskiftið endað í sambandi við hetta málið og tað verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerðin vit taka so ein stuttan døgurðasteðg og byrja aftur tingfundur klokkan tólv fimmogfjøruti klokkan tríggur til eitt so verður tingfundur niðurlagdur í fimmogtjúgu minuttirring ring tingfundurin uppskot tið samtyktar um almenna lønarstiga og málið tað veru beint í rættarnevndina men fist skal forkvinnan biðja um framsøgufólk riggar tað nú ja
fyrstur er rchristian andreasen fyri fólkaflokkin ingilín didriksen strøm fyri javnaðarflokkin frimun rasmussen fyri sambandsflokkin bjørt samuelsen fyri hervør polstóttir orsaka fyri tjóðveldi sámwpetre grund fyri sjálvstýrisflokkin og steffan klein poulsen fyri miðflokkin og fyrstur at røða er ckristian andreasen ger so væl
tað er eitt uppskot til samtyktar frá javnðarflokkinum um at ger ei nýggjan almennan lønarstiga við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd sum skal vera grundarlag fyri øllum lønarsamráðingunum í framtíðini og síðani leggja frágreiðing fyri

vit heta eit annað uppskot hjá javnaðarflokkinum í dag um ymiskt á arbeiðsmarknaðinum og tað kann ndir lítið sindur at øll uppskotini koma nú meðan javnaðarflokkurin sitið í andstøðu síðani vit høvdu heimastýrisskipanina la fingandi áttaogfjøruti hevu javaðarflokkurin sitið tveyogfjøruti ár í landsstýrinum og hevu havt einogtretivu ár løgmann so at mann velur eitt týspunt hat mann sitð í andstøðu koma við hesunir í og heldur enn at gera tað hateimun húv situð við og hetta her við hesum her almenna lønarstaganum var jú eisini kongstankin hjá undanfarnu samgongu so hetta var tann politikkurin mann royndi at føra undir síðstu samgongu sum ikki eydnaðist sum á so leggur fyri løgtingið nú tað var n soleiðisnar at kristina háfoss sum vár fíggjarmálaráðáði tá setti ein lønarbólk at viðgera spurningin um einan almenna lønarstigan men einki kom burturúr tað vísti seg at fakfeløgini tóku ikki undir við tí og tað avtornaði at haldi eg tað vóru bara starvsmannafelagi pedagogfelagið sum stuða uppskotinum meðan øll hinir fakfeløgini vórðu vórðu lopin út gjøgnum dyrs og einki kom burturúr og tað sum tað tað sum hendi egendligandi var tað ati hetta her henda her intensjiónin um at gera arbeiðsmarknaðin meira javnan endaði beint øvugt tí undir verkfællinum hjá sjúkrarøktarfrøðingunum undir farnu samgongu tá toyrdi samgongan ikki at avtaka verkfallið við leggjanum nið á løgtingið mann heði ikki meiriluta fyri tí og har skuldi ein fiskivinnu í skipanin hon skuldi samtykkjast og tí gjørdi tann táverandi fíggjarmálaráðharið eina serliga avtalu við sjúkrarøttarfelagið hvar í hetta fakfelagið sum tað einasta av øllum fekk eitt serligt lønarlyft tað vil siga a við øðrum orðum bleiv ójavnin á arbeiðsmarknaðinum bara upp aftur størri undir síðstu samgongu og hetta her lønarlyftir tað skal vera sjúkrasystrinum væl ungthetað ikki tað men tað hevur hvussu ser seinni skapt stórar trupulleikar fyri tær samráðingar sum hava verið síðani á føroysku arbeiðsmarknaðinum tí sjálvandi krevja øll onnur fakfeløgini eisini at fáa sama lyft sum sjúkrasystanaringur og hesa uppgávur taðvita øll tað maknar landskassin ikki undir oynum so avgerðin hjá undanfarnu samgongu við hesi serligu avtaluni gjørdu bara størri óðni jøvna á arbeiðsmarknaðinum og hevur verðið við til at gera føroyska arbeiðsmarknaðin upp eftur meira óstøbilan

sagt verður at summir fakbólkar blivuð verri fyri her undir serliga kvinnufakini sum í njan nígjuogtrýss fingu lægri løn enn ávísir lønarbólkar sum tá vóru mans domuneraðir

hendan lønaavtalan er hálvtrýss ára gomul og tað hava verið minst fimmogtjúgu lønarsamráðingar síðani níjandr níggjuogtrýss og sjálvandi er stigin frá kann hann ikki fáa skyldina fyri hvussu støðan sær út á arbeiðsmarknaðinm í dag tað er greivt at undirvordera tann føroyska arbeiðsmarknaðin tað má eg siga í dag verða lønartalvur ásettar í mun til útbúgving og ábyrgd til dømis kanmann heldur ikki samanbera sjúkrarøktarfrøðingar í níggjuogtrýss við teir sum eru í dag teir hava nógva hægri útbúgving og fáa tí eisini eisini hægri løn ljósmørar til dømis tær fáa eisini upp aftir hægri løn tær taka endaliga avgerðir altso t hvu nakrar ábyrgd at gera fáa kanska hægri lønir en sjúkrasystrar tí tær taka ikki eikki endaliga avgerð og hvat hvet eg men alt heta har er ju spurningar sum eru rættiliga torførir í hvussu ihjá tupitskavaldinum á f jaldastu til hetta eru spurningar sum mugu avgreiðast á arbeiðsmarknaðinum við samráðingum og tí haldi tað vera løgið at javnaðarflokkurum legreit uppskot fram um at landsstýrið skal gera nýggja almennalønarstiðan í útgamðsstøði o útbúgvingu og ábyrgd sum skal vera grundarlagið undir øllum lønarsamráðingum í ramtíðini og so pá tí verri at løgtingið skal taka støðu til spurningin altso hvussu skal løgtingið fara at kunna semjast u hettaher het nakað sum ikkie fakfeløgini sjálvur kundu semjast um altso skal landsstýrið gjøgnum løgtingið áleggja fakfeløgum nakað sum fakfeløgin iki vilda hava

og tað gongur eisini sum ta sama sumum seinasta uppskot tað gongur eisini beint ímóti ti fría samráðingarættinum altso sjálvur lønarstigin er kjarnan í tí

fyra samjengarættinum sum arbeiðsmarknaðurin sjávu skal taka sær av og vit hoyra jú fyrð eftir ferð og tað eru eisini samdur í at politiska skipanin skal halda seg langt burtur frá samráðingum á arbeiðsmarknaðinum og sjálvandi skal politska skipanin ikki samtykkja nakran almennan lønarstigam

og eg eri eisini tilhangandi av at tað almenna skal viðgera øll fakfeløg líka so esi øll fáa sama lut í lønarhækkingunum sum almenn starvsfólk skuldu hava tað ber ikkitil at gera sum undanfarna samgongan gjørdi nevniliga at velja eitt fakfelag burturúr og geva teimum nakað heilt serligt tað er ikki ábyrdarpolpolitikkur tað vil eg siga men sum sagt lønarstign stigin skal at loysa eftir samráðingunum løgtingið skal halda seg langt vekk síðan henda samgongan hevur verið evið tikið við so hava vit roynt at minka ummunurnar sum uppstóðu undir undir undanfarnu samgongu men tað lasis seg ikki ger hftr einum degin í uppskotum verður sagt at taðer ein ávísur munur á lønarstøðini hjá kvinnum og monnum eg skal ikki gera millum dømar hesum men eg veit at fakfeløg kanska serliga kvinnu síðuni onkuntíð hava prioriterað onnur ting enn sjálvar lønina eitt nú við at prioritera lønarhækkingar við at leggja hetta inn í arbeiðstíðina ella í frítíðina eg haldi eisin hava eina kenslu av at tey fakfeløgi sum liggja á mansfalkasíðuni kanska meira hært og contant hava kravt allan karmrin upp í sjálva lønina men seinni eri eg ferð tað kann vera ymiskt hvussu teð priður prioritera eitt fakfelag kanleggja dent á nøkur viðurskifti millum annað fakfelag kanska evu eina aðra prioritering eitt annað sum herðr undrað meg tað er hví fakfeløgni ikki standa saman

næstan ikki fyri at fakfeløgini sláa seg saman og samráðas undir einum í almena arbeiðsgevaranum ein størri semja millum fakfeløgini kundi kanska viðført eina størri avútjavnin á lønarmunninum men aftur her sum okkum føroyingum sum líktir ein og hvør er sær sjálvum næstur tá hetta evr sagt er eisini efti mínir metan av stórum týdningi at tað almenna sum arbeiðsgevari roynir at viðgera fakfeløgini eins

og mann ikki ger nakrar mismunir sum eru rættiliga skaðiligt fyri stabilitetin og fyri fyri friðjum arbeiðsmarknaðinum takk fyri frú forkvina ja
takk her vóru nakrar viðmerkingar fyrstur er aksel willumsen johannesen ger so væl ja takk
frú forkvina nakrar viðmerkinar ti kristian andreasen tað fyrsta tann lønartalvan sum er galdandi í dag í føroyum hon kemur sjálvandi soleiðis so frá danmark av og í danmark er ein ásett við lóg men hetta uppskotið sigur einki um t løgtingið kan taka støðu til nakað sum helst mann hoytir á landsstýrið sum legar ein frágreiðing fyri løgtingiðum tað ikki løgtingið ataka støðu til tað men tá kristian andreasen heldur at tað er lønin í dag verður ásett út frá útbúgving og ábyrgd so kanne bara taka eitt dømi at vit hava trýa hálvt ára útbúgving tað hevur ein dlorfrø hann her ein endaløn á fýraogfjøruti túsund og á trýthálvt ára útbúgving hevur ein fysioterpetur eisini og hann heur in endaløn á trýogtretivu d altso ellivu túsund at munin er tað tá løn eftir útbúgving og ábyrgd ella hvør er so orsøkin til munin ellivu túsund krónur tað erikki smávegisja takk christiana
ger so væl ja takk fyri
veit ikki hvør hvørji munurin er og hví hann er har sum sagt hasin sáttmálin tú víst til o er úrslit av samráðingum og tað kan hava verið ymisk viðurkifint tá ei men heva spælt inn eg síggi eisini at tað er stóri lønarmunur skiparar umborð á smyril g fáa nógva løn log síðari og og apotekarar fáa meira lønir enn onnur og so nógvar tað er tað er kanska ymiskt frá fakfelagi til fakfelag hvussu að hava klárar samrát seg til att er mentú tú loynist ikki at har við at gera ein almennani løn astiga fyri galdani fyri alam arbeiðsmarknaðin tað gjørt tú ikki tí tað tað verur tað ongantíð semji um og tað tú fært ongantíð nakran niður í løn og svíðari so tað tað tað er ein sum segði áðni at har er ein ógjørlig missión sum javnaflokni fenmur uppá takk fyri fyri fólkuna
nasta viðmerkja er bjørt samuelsen ger so væl takk fyri
kristian andreasen fanst rættiliga hvassliga at at undanfarna samgonga lyfti sjúkrarøktarfrøðingarnir góvu teimum eitt eitt eitt gott litt í í lønunum tað kann mann so halda tað var skeivt sum fólkaflokurin r ovbart teldur men mín fatan er at nú er neyðugt at lyfta fleiri av hesum her klassisku kvinnustørvinum fleiri starvsfólkar upp og tí ætlaði at spyrja christian andreasen hann sigur hetta skal bara latast yvir til partanr av arbeiðsmarknaðin um samráðingar men tá ið mann sær í einum samfelag at gjógvin blívur størri og størri og at tað ikki er tað er ikki paralelt ímillum hvørja útbúgving og ábyrgd mann hevur og lønarlagir og vit síggja vit fara at mangla hesa størvimn fær at mangla heitar hendur í hópatali í framtíðini hvat er so boð hjá khristian andreasen uppá hvat mann kann gera tí tað sigat tað bara skalu vera samráðingar um skulu loysa tað veit hann heilt sikkurt líka væl sum eg at tað fer ikkiat loysa tað so hvat er boðið hjá fólkaflokkinum um hetta ikki er eitt boð sum javnaðarflokkurin kemur við herja
ja takk kristian andreasen ger so væl takk fyri teg eg segði s
teg at eg helt tað var skeivt at tað var munur á arbeiðsmarknaðinum at tað varð gjørdur mistmunur at at lønirnir vóru ikki nøkurlunda eins yvir yvir alla linjina og so víðari mann ger tað ikki supp á p á pá tann mátan sum undanfarna a samgongan gjørdi við at taka eitt fakfelag burturúr og geva tí sersømdur við at lat øll onnur liggja eftir og og tað skapar órógv og eg segði eisini tað at t ein máti eg gjørt upp á kundi verið á fakfeløgini kanska samráddust meira saman til samráðingar sum mann fekk eins eins arktaðar sáttmálar mentað er soleiðisnær tíverri at mann samráði fyri fakfelag fyri fakfelag og hvørt sær og eingin er saman um nakað sum helst og tí blívurtað sum tað er men hatta er jú samráðingarhata irhatthata her má loysast við við fríum samráðingum men tað almena eigar at syrgja fyri at behandla øll fakfelagalíka tað haldi eg takk fyri ja takk
so er tað jákup mikkelsen eina viðmerkingarsval frú fólkanna eru
rætiliga samdur við tí sum khristian andreasen fór fram alto tað sær út sum at javnaðarflokkurin nú bara tveitur uppskot og illa umhugsaði uppskot framá ting javnaðarflokkurin hevur síðani nítjan hunrað og áttaogfjøruti sitið við valdið í tveyogfjøruti ár har av einogtretivu ár hava tey havt løgmann og nú meðan tey sita í andstøðu koma tr við einum uppskoti fyri øðrum eftir og eg veit ikki um tað er tað at tey eru begynt at taka eftir tjóðveldinum at tey bara nú koma við onkrum politiskum ballónum fyri líkasum at halda fast upp á tær veljarakanningar sum hava men innihaldið í hesum her er ikki annað enn heitluft ja takk
an ger so væl takk fyri
altso eg ja eg eri eisini undran undranda samar at mann kemur við so nógva ppskotnum sum sum sum javnaðrflokun hevur gjørt í javnstøðu tað er ikki bara hesi uppskotini vit hava eisini arbeiðstíðirnar at vit hava havt alla møguliga lóggávu sum hevur ligið á láni í nógv ár sum einkki hveður gjørt við og nú knappliga nú tá man sit í andstøðu nú kemur ein terlig reykj uppskotinum á tingborð unta hoytiluft tað skal ikkikunna siga men hesi uppskotin sum ligja á borðinum í dag tað tay haldi ikki fara fara á føroya mál altso tað tað má eg siga men ókey tey skulu fáa eina góða viðgerðí rættarnevndini og vet takahatað harfram takk fyri frú forkvinaja takk
næsta røða er ingilín didriksen strøm ger so væl
ja hetta uppskotið sum vit í javnaðarflokkinum vit leggja fyri løgtingið í dag tað snýr seg um ein almennan lønarstiga ger ett uppskot til samtyktar og tað ljóðar soleiðis løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna hvussu gerast kann ein nýggjur almennin lønarstigi við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd sum kann vera grundarlagið undir øllum lønarsamráðingum í framtíðini og leggja frágreiðing um hetta fyri løgtingið í føroyum so verður lønin ásett eftir samráðingunum millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum og hóast hetta yvirskipað er galdandi so skert tað ikki burtur at tað eru stórur lønarmunir millum ávísar fakbólkar á tí almenna arbeiðsmarknaðinum og tað er tá vit taka hædd fyri útbúgvingarlongd og ábyrgd og ein partur av tí orsøkini er at hesin lønarmunur hann var politiskt staðfestur í nítjan hundrað og níggjuogtrýss eftir at fólkatingið samtykti sokalla tjænistamansreforminn formenn ella tænastumannareformurin tað var ein lóg sum staðfesti eitt nýtt lønarlag tá fyri øll almenn starvsfólk sum tá ið stóran mun vóru tænastumenn yvirskipað so kann sigast um tænastumannareformenn at størv sum serliga kvinnur mannaðu ella arbeiddu innanfyri sokallaði søgulig kvinnustørv vóru bólkað í ein lægri lønarflokk enn størv sum mennmannaðu um hugt verður eftir útbúgvingarlongd og ábyrgd ein av grundgevingunum tá var at menn vóru í uppihaldarar og máttu tískil hava hægri løn eg haldi líka eg skal at siga tað einaferð afturat men ein av orsøkunum til at hetta lønarlagið tað var staðfest tað var tí ati kvinnurnar tær høvdu ikki brúk fyri lønini tí at tær skuldu dúga upp á lønina hjá manninum tað var

og í dag er tað jú heilt burturvið tað kunnu vit øll nokk nikka til flestu avfakfólkunum hava øgiliga nógvar fleiri og meira umfatandi ábyrgdir og uppgávur enn áður tað krevjir útbúgving og royndir tey eru professionaliseraðir størv sum vit í okkara vælferðarsamfelag ið dengra dúgu uppá hóast hetta er ein gomul lóg g eftir hondini so ger sama lønarlagið segll galdandi eisini hjá okkum í føroyum tí hóast hetta er ein donsk lóg so vóru fleiri føroysk fakfeløg tá limir í donskum fakfeløgum heilsuøki almannaøki útbúgvingarøki tað varð ikki yvirtikið í nítjan hundrað og níggjuogtrýss starvsfólkini innan fyri hesar bólkarnar vórðu tískil flokkaðir eins og á danska almenna arbeiðsmarknaðinum og høvdu danskar sáttmálar so tjænastumansreformenn varð partvíst innførdir í tað føroyska lønarlagið verða hugt eftir hvørji bólkar tá vóru bólkaðir lutfalsliga lákt og framvegis eru tað so snýr tað seg millum annað um heilsuhjálparar heilsurøktarar ljósmøur námsfrøðingar sjúkrarøktarfrøðingar umframt aðrar fakbólkar tey seinastu árini so hava nakrar av hesum bólkunum fingið eitt lønarlikt eftir drúgv verkføll millum annað so kunnu nevnast sjúkrarøktarfrøðingar og ljósmøgur sum fingu eitt lyft í løn eftir verkføll í ávikavíst tvey túsund og seytjan og tvey túsund og átjan umframt námsfrøðingarnir sum tó ikki í einsaman mun hava fingið eitt eins stórt lønarligt hóast hesi vóru í verkfalli í átjan og so aftur nú í einogtjúgu visu vit hyggja eitt sindur yvirskipað eftir teimmum argumentunum sum hava verið frammi í verkføllinum so er tað afturvendandi at hesi fakfeløgini tey vísa á hendan sama skeivleikan og tá vit seta hesa her ymsu fakbólkarnar á almennaarbeiðsmarknaðinum upp í eina lønartalvu har sum vit síggja útbúgvingarstig og løn so mugu vit nokk viðganga at har er altso ein skeivleiki hetta eru eisini júst teir somu fakbólkarnir sum samfelagið tað fer at mangla í framtíðini í stóran mun temafrágreiðingin sum at starvsfólk á vælferðarøkinum komandi tíggju árini frá tí gamla búskaparráðnum hon vísir at tað koma at mangla sjey hundrað starvsfólk á heilsu og umsorganarøkinum um um um tíggju ár ja um hundrað ár hevði tað verið so væl um tíggju sum er so leggjast forfá starvsfólk afturat heilsu umsorganarstørvinum tann loga lønin saman við sandroyndini at nógv av somu starvsfólkunum ofta arbeiða á niðursetta tíð ger at tað er trupult at fáa endarnar at røkka saman hjá hesum bólkunum ynskja vit at fáa fleiri at útbúgva seg innan fyri se økini so noyðast vit at gera nakað við tað almenna lønarlagið og geva bólkunum eitt lønarligt so tað samsvarar við ta útbúgving og ta ábyrgdina sum tey arbeiða einanfyrði tá vit hyggja meira yvirskipað eftir almenna lønarlagnum í føroyum so síggja vit at tann heldur tilvildarliga gongdin í lønin hjá serliga yrkisrættaðu fakbólkunum hevur gjørt at tað er ilt at síggja ein samanhang ímillum hesar útbúgvingina og lønina hyggja vit til dømis eftir handverkarum so skertst ikki burtur at handverkarar í almennum starvi í dag teljast sum láglønarbólkar møguliga ger hetta seg ikki eins galdandi á privata arbeiðsmarknaðinum har mann kann fáa meiri løn enn sáttmálin ásettur men tað er so ikki møguligt á tí almennaarbeiðsmarknaðinum ein nýggj lønartalva kann tí eisini vera við til at tryggja at størri samanhangur eru millum útbúgvingarlongd og løn og har vit tryggja faklærda eiðsarbeiðsmegi innan fyri handverkaravinnuna í framtíðini vit hava lagt eitt yvirlit við sum fylgiskjal til eit uppskotið hjá okkum har vit hava gjørt nakrar talvur sum samanbera byrjalarløn og endaløn við útbúgvingarlongd innan fyri tar akademiskt skova teir yrkisrættaðu útbúgvingarnar og eisini eitti eitt yvirlit yvir áramálið nær mann nær upp á endastig og har sær mann týðiliga nakrar ójavnar sum mann kann seta spurnartekin við eitni síggja vit at diplomverkfrøðingar sum hava eina trý og eitt hálvt ára langa útbúgving eru á eini enda løgn sum táttar í níggju túsund krónur meir um mánaðin enn hjá eini ljóssmoður sum eisini hevur eina útbúgving sum er trý og eitt hálvt ár at taka og alla aðru til byggu verkfrøðingar til diblomverkfrøðingar sum sanniliga gera eit týdningarmikið arbeiði men hví hava vit sett ta lønina at vera tíggju níggju túsund krónur meira enn hjá einim ljóssmøður tað sama kunnu vit spyrja um munin millum lønina hjá einim dekkara á ssl og einum heilsurøktara heilsurøktarin hevur eina útbúgving sum tekur sjeyogtretivu vikur dekkarin hjá ssl sum eisini gera eitt týdningarmikið arbeiði hevur ikki krav av útbúgving hóast tað so fær dekkarin nakrar túsund krónur meira um løn enn enn heilsurøktari tí so vilja vit heita á landsstýrið um at kanna hvussu mann kann gera nýggjan almennan lønarstaða við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd ið kann vera grundarlagið undir lønarsamráðingunum í framtíðini og vissi hetta skal eydnast væl so er tað neyðugt við tøttum samstarvi við partarnar á arbeiðsmarknaðinum við fakfeløgini í lønardeildina og kommunala arbeiðsgevarafelagi lønarstigin hann eigur at byggja á gjøgnumskygdar fortreytir eitt nú útbúgvingarlongd og ábyrgd eini nýggj lønartalva hon er alts o neyðug og tað er ikki bara í mun til javnstøðu millum kyn men eisini um vit ynskja at okkara grundleggjandi vælferðartænastur sum vit hava í dag skulu hava lív oð lagan í framtíðini takk fyri frú
her vóru onkrar viðmerkingar bjarni kára sum petersen ger so væl takk fyri
nú mann hoyrt nógv um hendan hesa tænastu mánað nýskipanina kanska serliga í danmark tey seinastu tvey árini og tað er kanska tað sum er eitt sindur interessant tí at mann hevur nevniliga bara snakkað um hesa nýskipanina tey seinastu tvey árini sjálvt um lógin er yvir tveyoghálvtrýss ára gomul eg klári ikki at lata vera við at síggja tað sum mann hevur bygt eina sovorðna syndafaldsmý upp tey seinastu tvey árini og funnið løg sum upprunan til hvar lønagapi uppstendur og at tað er dømið um nakað strukturellt tað kann gott vera at tað er tað men eg hugsa bara at spyrja hvussu nær javnaðarflokkurin løgum sum hevur er kent enn tann strukturella trupulleikan nær kom tað í eyga hjá javnaðarflokkinum at hetta var eitt problem við hesari lógini og hevur mann harafturat gjørt nakrar ómittilbara metingar um hvussu hetta hevði ávirkað útróttistøðið tá tað kemur til lønar samráðingarnar í framtíðini takk fyri
ingi lín didreksens troym ger so væl eg kann í øla
so fór hon svara fyri meg sjálva at tá ið eg stillaði upp til valið tá var hetta ja hetta tá hesin lønar munurin innan fyri umsokanarstørvini og ja sín lønarmunurin ímillum tey trationelt mannfólkadomuneraðu økini otitrationelt kvinnuom er á økini var nakað sum eg í deyn gradi tosaði um at mann nú hevur fingið staðfest ígjøgnum nakrar danskar greiningar og kanningar at hesimi her tænastumannaraformurin liggur sum ein sovorðum klássi sum fast heldur fakbólkunim íí nøkrum ávísum hyrarkium ja tað tað haldi eg bara er gott tí ot so kann mann endiliga ja vísað á at at hatta her er nakað sum vit mugu broyta og tað krevur at vit ja taka atlit til tað saman við hvørtínum arbeiðsmarknaðinum fáa funnið útav hvussu vit fáa rættinda skeivleikan tí tað er jú eisini ein slokan sum aftur g aftur hevur verið uppi tá ið hesin bólkarnir hava verið í verkfallið rættur skeivleikan takk fyri falti asa vina
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar so takk til røðara næstur at røða er frimud rasmussen ger so væl
jauppskot um til samtyktar um ein almenna lønarstaga løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna hvussu gerast kann um nýggjur almennur lønarstiði við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd ið kann vera grundarlagi undir øllum lønarsamráðingum í framtíðini og leggja frágreiðing um hetta fyri løgtingið

hetta er hetta er ikki eitt uppskot sum í sær sjálvum broytir nakran lønarstiða men eitt uppskot til samtyktar um at heita á landsstýrið um at kanna hvussu ein nýggjur almennir lønarstigið kann gerast

ja her er alvorlig bloyting í í mun til stóru tíðindina í julimánað har tað verða sagt at javnaðarflokkurin nú vildi hava nýggja lønarstigir men sum vig síggja veljarakanningunum tað er sikkurt soleiðisnar at uppskot eiga at verða gjørd

at landsstýrið kannar hesi viðurskiftini fyrst áðrenn onnur stig verða so er tað spurningurin hvar landsstýrinum hetta skal kannast

valt at koyra í rættarnevndina og tað er har arbeiðsmarknaður og mál vanliga verða viðgjørd og landsstýrismaðurin á tí økinum er landsstýrismaðurin við umhvørvisvinnumálunum men lønarmál toya undirfíggjarmálaráðið

so eg vildi mett tað at kanska hetta skuldi ligið undir fíggjarmálaráðnum tað er einki ivast í ati at mann eigur at hyggja eftir um galdandi lønarstiði er rættur er altso er

bæði størv og útbúgvingar eru broytt gjøgnum tíðina og tað kann sjálvandi hava við sær at okkurt starv við tíðini er blivin ov illa lønt í mun tilokkurt annað mann kann so venda teg øvugt eisini at kanska okkurt er blivur forvællønt

vit mugu gera okkum greitt at um vit gera broytingar í lønarstiðanum so fer eingin at góðtaka fær eitt stig ella kanska bæði tvey niður eftir staganum

so tað kostar at gera eina slíka broyting og so um játtan ikki fylgir við ja so btíði er tað uppsagnir

hava vit tann almenna arbeiðsmarknaðin og so hava vit tann privatarbeiðsmarknaðin eisini

so fær mann eina játtan so má møguleikar til at gjalda tað sum gjaldast kal men privata arbeiðsmarknaðinum er ikki soleiðisnar at tú kanst fara og biðja um eina játtan tí er skal mann vera øgiliga varin hvussu i mann ger í slíkum føri tí hetta kann skeikla javnvágina millum tá privata og almealmenna arbeiðsmarknaðurnin heilt alvorligt

tían privati arbeiðsmarknaðurin hevur bara møguleika at koyra lønirnar uppir vissu teir vistu er onkur sum vil betala fyri tað og tað er spurningurin er um hann vil tað tað haldi eg er eitt álvarsligt sum mást kreva at taka upp í hesum førinum eisini

javnaðarflokkurin hevur boðað frá fleiri uppskotum sum hava við arbeiðsmarknaðin at gera arbeiðsvikan hon skal styttast uttan tað gongda hevir lønina ferian skal leingjast og onkur skal fleiri stig upp eftir lønarsíðan tað kann blíva dýrt um játtanin ikki fylgja við so tað skal nógv spara sum so er í sambandi við at arbeiðsvikan skal styttast har kann eg so í stuttum bara nevna tað at í løtuni so havi eg persónliga sent ein drong ein lærning niður tildanmarkar arbeiða sum

eg tók so ov ringdi til hann bara fyri at vita hvussu hann hevði tað og hugsu hann troypst jú tað var ordiliga gott ja hvussu arbeiðir tú nei nei eg arbeidði sjey eing hálvan tíma um dagin tað tað var fantastiskt nær byrjaði tú so um morgunin e fyr kokka sjey ókey og nær so liðugur klokmar fimtan nuttar yvir trý so sigi eg men altso tað er átta tímar og fimtan minuttir jagi hann einei vit fáa ikki løn í pausinuma so tað mann snakkar a stytt arbeiðsvikuna so er tað nevnt að stytta arbeiðsvikuna visti mann tekur í nøkrum fakum lønina vekk í í pausinum ha so er mann longu komin iður á ta tíðina so hatta har er kanska eitt sum hat tað er sjálvandi ikki galdandi á øllum men á nøkrum økjum er hatta galdandi

eingin bólkur vil vera yvirálaður á nøkrum øðrum so teirra lønarkrøv verða tilfarandi hægri og lønarsamráðingarnar av tí sama uppávtruplari eitt er at flyta fólk upp eftir lønarsíðani men hvussu nógv skulu tey flytast forsagnir siga at vit í komandi tíðin koma at hava eina stóra avbjóðing við starvsfólk innan heilsu og umsorganøki har fer at vera brúk fyri nógvum starvsfólkum tey komandi árini og tað fer helst at vera trupult at fáa størvinir og mannaðin um lønini ikki lokka tey

so tað er enki ivast í at her nógvir avbjóðingar í eum økinum og eitt sum eg síggi eisini í hesum her tað er ati nú kemur búskaparráðið út við og sigur tað hvussu nógv tørvurin verður á tí almenna arbeiðsmarknaðinum men vit hava ein kempitørv á tí privatarbeiðsmarknaðin í løtuni arbeiðsmegin

tað eru ikki nokk fólk til øll arbeiðini sum eru tað er iki so eg trúgvi at mann má upp á einlannan máta fara inn heilt øðrvísi til hetta her enn eg bara halda tey at mann skal kanska taka meira skjalar frá hvørjum øðrum siga tann mátan fólk at tað almenna skal lokka við hægri lønum fyri at fáa fólk av tí privata arbeiðsmarknaðinum yvir ta yvir av tað almenna tað hatta má vera staðið m mann man fær fólk yvir á tað almenna d tað prprivata ella skal mann fáa útlendingar inn ella skulu útlendingar koma inn á tað privata altso ta er eit lít sindur har í í í hetta er ikki so ein einkul líkning at at fáa at ganga upp slett yvirhøvur ikki

eru greiður yvir at tað sum vit gera á tí almenna eisini ávirka tann privata arbeiðsmarknaðin og har kunnu vit geras stórur tapara og at eg kann gera tað tann vælferðin sum vit royna at hava við royna at at foreldrini hjá okkum ommur og abbar og børnini hjá okkum alt skulu hava tað so gott men vissu v og tað er tí vit ætla at geva meir lønina fyri at tað skal men vit hava ikki ráð til tað vitað e vi seksa upp í løn og m pengarpunkurin er bara hetta her so er tað onkur annar sum kanska ikki sleppur til arbeiðis tað vil siga skulu vit minka vælferðartænasturnar so eg haldi t hett ereitt álvarsmál og so er tað hetta her hetta her við ábyrgd og útbúgving vifyri nøkrum árum síðani bleiv tað øliga inn í føroyum at tað skuldi altíð vera bakkilorðari

og í tí sambandinum so dugir má ann síggja tað at ein grund til at mann kal hava bakkiloruri tað er tí at mann skal hava hægri útbúgving og tað vilja vit øll vit vilja gjarna hava vællært samfelag men trupulleikin er bara tað at spurningurin er ov lísinduri eg haldi at vit mugu tora at taka tað upp og og so positivt altso altso er tað neyðugt ati nøkur av hesum her eru baigki lorar ella ikki er tað neyðugt ella ella hvussu er tað øðrum londum hvussu er tað í í danmark eitt nú altso eri vistu vit hyggja tann vegin
takk har var ein viðmerking ingilín didriksen strong ger so væl takk fyri
eg kundi hugsaðmær at spurt vimus frimun rasmussen um hann dugir at síggja at har er einska skeivleiki í millum tey almennu størvini fakbólkarnar og hvat hann heldur um hendan hendan skeivleikan er hann í lagi so var tað eitt afturat sum veit merki í tað er hetta her við at mann skal ikki ella mann setir spurnartekin við um mann skal stjala ella taka arbeiðsmegi frá tí privata arbeiðsmarknaðinum tí har manglar eisini arbeiðsmegi tað er púra rætt men har skal manneisini bara minnast til at vissu vælferðartænasturnar sum vit hava í dag vis tær ikki hava starvsfólk visi tær ikki eru vælfungerandi vissi fólk ikki kunnu senda síni børn á ein vælfungerandi dagstovn ella síni gomlu til góða eldrarøkt so fer helvtin av arbeiðsmegini sum vit hava tøk í foy føroyum ikki út á privata arbiðsmarknaðin so fara tey heim takk fyrijatakk
rasmussen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna heg haldi eit t øgil intersant at nú er fleiri ferðirnar í ár hevur tað verð nevnt nítjandr o níggjuogtrýss vissi eg tú havt roknað rætt soer tað tveyoghálvtrýss ár síðani og nú kemur mann tveyoghálvtrýss ár seinni og snakkar um her ein skeivleiki hendir í íjandr g níggjuogtrýss eg haldi tað er nokkso fantastiskt tað møguliga bleiv á skeivleiki bleiv gjørd tað men hví hevur mann ikki rættan leypandi tað kann mann so spyrja um tað er skeivleikar í tað er tað allarhelst men taðn tann sáttmálin sum er hetta er ein sáttmáli sum eg manmann hevur samráðs seg til so at pá ein annan máta hevur arbeiðsmarknaðin góðtikið at hetta er at hetta er tað og viðvíkjandi tí at mann tekur frá frá tí privata í tita almenna eg veit væl at har hatta er faktiskt vi tí siga at tað e ein líkning sum slett ikki sor neyma upp at ganga upp at tað privata skal lvera til tað almenna men hvør skalt so betala altso hvør tttað er bara mín spurningur til hetta her hvør skal betala hetta her ella hvoyrir samfelagið for skjótt tað er simpulten eisiniein spurningur takk frúfyri frú forkvinna ja takk
næst at røða er hervør pálsdóttur ger so væl
ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum um at kanna hvussu gerast kann ein nýggjur almennur lønarstigi við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd ið kann verða grundarlagið undir øllum lønarsamráðingum í framtíðini og at leggja frágreiðing um hetta fyri løgtingið í seinastuni og í dag hevur verið nógv kjak um tænastumannareformin frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss hesin reformurin setti eitt nýtt lønarlag fyri almenn starvsfólk í danmark og bólkaði fleiri av teimum kvinnudomuneraðu størvinum lægst tá bleiv sagt at hesi størvini vóru hotbistørv hjá kvinnum tí menninir vóru uppihaldar tænastumannareformurin er eisini sagt ein donsk lóg men tá lógin ávirkaði í lønarlagið í føroyum og summi av fakfelgnum vóru tá donsk oso ávirkaði hetta eisini føroyskar lønirnar frú forkvina at lyfta láglønarbólkar upp í løn er sanniliga eitt javnstøðumál sum sagt s vórðu hesi størvini løgd lægst tí tey vóru kvinnustørv og har liggja tey enn at lyfta láglønarbólkar tað skapar eitt javnari og betri samfelag taðer siðvenjaa at politikarar skul ikki blanda seg ella skuldu blanda seg sum minst í øllum førum upp í samráðingar men hesum førinum snakka vit faktiskt um ein eitt sindur politiskt skaptan trupulleika sum var skapdur niðri men sum ávirkað í føroyum og har við má ábyrgdin eisini verða politiska loysa trupulleikan eg haldi at løgtingið eigur at synga út kørti at láglønarstørv skuldi fáa eitt veruligt lønarligt hesi størvini vórðu løgd lágt orsakað av eina gamlidags fatan av samfelagnum og tað eiga vit at rudda upp í í dag í tvey túsund og einogtjúgu hetta her starvsbólkar ið starvast innan vælferðarskipanina í løgtingi og kommunurnar hava ábyrgd av hetta er starvsbólkar ið eru láglønt og sum ksøkka afturúr í mun til virðini í samfelagnum at eftirkanna almanna lønarstigan og at broyta ann við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd sum hetta uppskotið leggur til tað er ein máti men tað er eyðsáð at skal eitt veruligt úrslit koma burtur úr tí arbeiðinum so mugu pengar fylgja við at enda tað kemur at kosta at rætta henda skeivleikan sum er millum starvsbólkar tí aftur løgtingið at sett av til eina láglønar tíðligu ið skal fara til at lyfta láglønar størv ið søguliga er sett lágt tað kann ikki vera rætt at hesir starvsbólkar hóast seg hava útbúgvið seg og tey arbeiða fulla tíð ikki megnað at fáa alt at mala runt og fleiri av teimum sum arbeiða sleppa ikki ein gongd upp í fulla tíð við einari láglønari tíðju hevði løgtingið játtað eina ávísa upphædd som var markað til samráðingar hjá teimum lagsløntu starvsbólkunum vit hava eisini fingið staðfest í ár at komandi tíggju árini fara mangla sjey hundrað starvsfólk í vælferðini og longu nú manglað fleiri skulu vit tryggja at vælferðina í føroyum í framtíðini er neyðugt á tey sum starvast á hesum økjum hava nøktandi arbeiðsumstørður og at tey hava nóg mikið av starvsfeløgum tí eru tað eisini fleiri ting at taka fatur á tá vit snakkað um at betra um arbeiðsumstøðurnar hjá hesum starvsfólkum lønarspurningurin fyllir avgjørt nógv men eisini fyllir tað nógv at tað ikki er nóg mikið av starvsfelagnum at hvussu brøkurin verður fyri starvsfólkini hvussu lang arbeiðsvikan er og til dømis at fáa løn í praktikktíðini tá tú ert undir útbúgving og annað fyri at draga fólk til hesi størvini tá i vit hava havt onnur mál í løgtinginum sum hava við arbeiðsmarknað at gera so hava fakfeløg í fleiri umførum víst á í nevndunum at tað ber ikki til at gera sema fyri fjøruti tímar s arbeiðsviku í skiftisvaktum og at halda lógina um hvílutíð og fakfeløgini ið var av teimum ið starvast í umsorgarøkinum hava áður víst á í hoyringum at ter vava limir arbeiða ikki fullan brøk bæði tí tá summi førum ikki verður teimum boði men serliga tí at tey ikki orka at arbeiða tað og at arbeiðsuppgávurnar eru fortungar

hettir ein veruleiki sum vit mugu taka fyri fult og tí er tað millum annað relevant tá vit snakka um at sita arbeiðsvikuna at byrja við teimum sum arbeiða í skiftisvaktum frú forkvina seinasta árið koronaári í í fjør hava vit sent írúgvuvís tak til okkara vælferðar teter ieg hava sæðeð fremst undir koronakreppuni vit hava takkað teimum ið eru um okkara børn í barnagørðunum vit hava tækkað teimum sum eru um okkara eldri á eldraheiminum tað takkað teimum sum eru um okkara sjúku á sjúkrahúsinum vit tækka teimum men tøkk er ikki nokk takkahvør við gjalda unga húsaleiði og fáa ikki mat á borðið og takkahvørvið rætta ongan skeivleika í tjóðveldi eru vit posta sum eitta uppskoti og vit ætla at viðgera tað øgiliga væl í rættarnevndini og fáa teir neyðugu partarnir inn at greiða frá hvat tey halda um uppskotið og vit fara at gerva te eina góða viðgerð takk fyri frú forkvina
ja takk siri stenberg hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvina
ja tað er púra greitt tað at tey sum eru um kan man siga teir veikastu borgararnir eru ringast lønt tað er tað haldi eg ikki burtur og sum kanska røkja íta stórar lagsligar uppgávur eisini og tað er serliga kvinnur sjálvt um tað eisini er mann fólk innan fyri tey fakini so sjálvandi má mann gera eitt annað soleiðis at mann fær lyft teir bólkarnir og spurningurin er hvussu mann ger tað kundi mann til dømis havt eitannað við at mann hevði onkra pulju til dømis sum sum fór serliga til tey sum vóru legslønt tí tað sum okur síggja eisini í dag tað er tað t at tv altso eitt par við tveimum vanligum arbeiðienn er sagt tey fáa næstan ikki sett búgv tí at ð tað er so dýrt at at skaffa sær nakað búgva í tey mugu mugu næstan flyta langt út um í føroyum og ikki tað tað er eisini vælkomin har men tey fáa ikki valt hvar tey vilja búgva tað e meira tað sum er upp á angi so tað er sera trupult hjá fólki innan fyri hesi størvini her at seta seta búgv og tað haldi er ein avbjóðing sum løgtingið má má hyggja upp á í alvorjatak
takk har vóru postaftur ger so væl takk fyri frá fólklinum og takk
viðmerkingina sigur steinberg ja tað sigur seg sjálvt at tá ið fólk útbúgva seg til at arbeiða í vælferðini at arbeiða við hesum størvinum sum er grundarlagin undir okkara vælferðarskipan og at tey tá eitt par við tveimum inntøkum sum arbeiða í vælferðina ikki megna at fáa tak yvir høvdið so okkurt heilt galið í okkara samfelagi tað vísir seg hvussu virðini ovurhonds stóru virðini í okkara samfelagi eru skeivt fordeild tí tað er nokk á peningstil í føroyum tey liggja bara á fáum hondum so tí eiga vit avgjørt í løgtinginum at syngja út vilja vit hava at tey sum arbeiða í vælferðaskipanum í føroyum at tey eru lágt lønt og tey ikki megna at fáa tak yvir høvdið og fáa endarnar at røkka saman tað haldi eg avgjørt ikki vit eiga og tí eiga vit at seta av til eina lágleina píli sum eisini sum bank skal raka tær allarlags løntu í føroyum takk fyri
næstur at røða er steffan klein poulsen ger so væl
takk fyrú forkvinna ja við hesum uppskotinum til samtyktar so heitir javnaðarflokkurin á landsstýri um at kanna hvussu ein nýggjur almennur lønarstøði kann gerast við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd og hetta skal síðani vera grundarlag fyri lønarsamráðingar

í útgangsstøðinum so haldi eg sohalda vit at at partarnir av arbeiðsmarknaðinum skulu samráðast um um lønina og vit her løgtinginum skulu blanda okkum so lítið sum møguligt ikki uttan at tað blívur heilt kritiskt e og summi uppskotsstillararnir vísa a so so er eitt øgiligt trýst á okkara vælferðar øki sum eru jú ein rættiliga stórur partur av tí almenna arbeiðsmarknaðinum sum hetta so vviðfvevnir har manglar mann fólk og búskaparráðið vísti á at at ein ein sjey hundrað fólk koma at mangla tey komandi tíggju árini og eg trúgvi at hetta fer ikki bara vera ein ein trupulleiki við við arbeiðsmegi men allarhelst eisini ein ein fíggjarlig avbjóðing fyri okkara landskassa altso visuvit ætla at at eg halda sama vælferarstøði sum vit hava nú so kann tað hugsast at at tað verur ringt at koyra við yvirskotum tá ið tað tá ið eldrabiran ella hesin r pukkulin ella hvat vit skulu kalla tað veruligani fer at gera um seg og tá tað annars kemur til umstøðurnar hjá teimum sum arbeiða vælførøkjunum so er hetta ikki ikki nýtt fyri okkum rættarnevndini vit hava viðgjørt tað fyrr kann ikki minnast í samband við hvat uppskot møguliga nakað við at stytta arbeiðsvikuna ella okkurt svorligt tá hava fleiri fakfeløg víst á at tað er eitt øgiligt trýst á á sjúkrahúsverkinum og og barnaansing og aðrastaðni og og tað flestu arbeiða ikki fullari tíð sum sum eisini heður víst á her beint men um ein nýggjur almennur lønarstigið skal til fyri at loysa hetta her tað taðdugi eg øgiliga illa at at siga her eg haldi í øll førum at at hetta altso vissu mns skal innføra ein nýggjan almenna lønarstig so er tað eitt øgiliga umfevnandi broyting sum mann ger men men uppskotstillararnir vísa so bara tað skal kannast og og tá mann biður okkum kanna tað so haldi eg tað er tað ereitt greitt tekin um at uppskotsstillarnir heldur ikki halda hetta vera so svarthvítt sum javnaðarflokkurin hevur jú sitið í valdið og ikki fingið loyst heft her og biður nú hetta landsstýrið at kanna tað so tað er ikki meir umfanandi og oso einkult enn tað enn at vit bara verða biðin um at kanna tað men við í ella eitt fylgiskjal er við hesum uppskotinum har nøkur áhugaverd hagtøl er við sum sum vit eisini verða biðin um at taka við fyrvarni tí at her er bara talan um grundløn so eg dugi ikki ordiliga at at gjøgnumskoða um um tað er stórur munur á á viðbótum og og øðrum sum sum arbeiðstakarin fær og og eg haldi eisin tað er undrunasamt eins og uppskotsstillararnir at til dømis handverkarin isu man hyggur eftir teimum yrkisrættaðum fakfólkunum so hevur hann útbúgvur seg í fýra ár og liggur altso á á sama stigi sum sum øll hini sum hava havt eina nógv styttri arbeiðsútbúgving ella útbúgving altso undir eitt og tvey ár saltso hannvarkurin koma ikki gongur so langt upp um hesar fakbólkarnir og og og tað altso tá ið tá eg so havi arbeitt saman við við hondverkaranum í einum handli hr har nógvir handverkar hava gingið rundan um meg so so eg mangan hugsa at at tað er meir afstraktivat fyri teir at vera á tí privata arbeiðsmarknaðinum har eg trúgvi at teirra evni og teirra dugnsemi sannilig han vera viðurkend og og og eg hevði tað inntrykk at teir í hvør sínum lagi kanska forhandlaðu seg til ávísar lønir og tá tað ivist ikki í at tar er væl hægri enn hetta sum faktiskt á endastiðunum teir líka koma upp um fimmogtjúgu túsund so tað er tað er øgiliga lokt og men hvussu mann ætlar so fara inn við einum nýggjum lønarstigi at at gera alt hetta her tað tað havi ræðuliga ringt við at gjøgnumskoða og tað vóni at javnaðarflokkurin og og allir teir partar sum koma inn til hoyring kunnu geraokkum klókar uppá tí eitt er útbúgvingin so er tað tað sum tey eisini nevna ábyrgdin altso hvussu skulu vit vekta ábyrgdina hjá tí einstaka arbeiðstakaranum er tað um mann hevur við menniskja at gera er tað vistu mann tekur eitt meira vágafyst arbeiði altso at tú kanst risikera ein størri risko fyri at vart skaða og og so víðari hvat hvussu hvussu skal mann vekta ábyrgd og so her eru øgiliga nógvar detaljur og og heisini er annars ósamanhangandi stigin ella hesi her hagtølini sum sum eg í fylgiskjalinum eg eg ivist í um tað bara er hesin her knislimansreformenn sum sum javnaðarflokur vísa á eru orsøk til hefta her serliga tá tið so lang tíð síðani men tað blíva vit uttan iva klókari uppá í rættarnevndini so ter okkum øll kunnu et eitt øgiligt trýst á arbeiðsmarknaðinum øll skríggja eftir fólki bæði í tí privata og tí almenna og sum fimat rasmussen og ingilin diseksen strøm vísti á so so hevur mann brúk fyri báðum partum vit hava brúk fyri einum væl fungerandi vælferðarøki og vithav eisni brúk fyri fólki til tann privata arbeiðsmarknaðin sum sum jú fíggjar alt tað almenna onkursvegna so hett er ikki so svart hvítt og og eg haldi at tá ið uppskotstillararnir eisini bara eru har at hetta skal kannast so er tað greitt tekin um at tað er ikki ein serliga einkulloysn upp á hetta her men hetta verður sjálvandi hetta skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð í rættarnevndini og her eru øgiliga nógv áhugaverd ting at taka fatt í takk frú forkvinaja
takk so var ein viðmerking akselvi lemson johannesen ger so væl ja takk fyri
nú varð stefan klein poulussen innihaldsni er at javnabókurin bara sita soleiðis heitur á landsstýrið um geraðnaka tað er tí at vit sjálvandi virða fræst á samráðingarættum og vilja ikki leggja lógarhúskoð fram og áseta lønir við lóg og tá ið sita í andstøðu og ikki eru partur av landsstýrinum tí landsstýrið sum er arbeiðsgevarin hjá tann almalønti so fáa vit ikki gjørt annað í hesum støðum sum støðan er nú enn at heita landsstýrið at endurskoða tað almenna lønarhaldiðum tí vit halda tað neyðugt og hon eigur vera gjørd av nýggjum soleiðis at lønirnar eru meira rættvísar ikki minst tá ið kemur til munin ímillum kynni men vit sita í andstøðug løtuni og fáa ikki gjørt annað enn at heita at sita til landsstýrin

hvønnat har eru vit so púra samdur at at tað at tað er nokk ikki tað rætta og tað verðr øgiliga trupult at fara inn við lóg men vist mann bara skal kanna hetta her og og siga at hetta burdi verið burdi verið lønin og hetta skal vera grundarlagið so ivist eg í hvussu nógv tað kemur at broyta fyri tey almennu arbeiðsplássini men hetta skal sum sagt fáa eina góða viðgerð ja takk
næsta røða er ruth vang ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja hetta er eitt áhugavert uppskot hetta her við tænastumannareformunum frá níggjuogtrýss hevur verið nógv umtalað í danmark og eisini her heima hjá okkum og tað altso eg ivist ikki eina løtu í at tað er ein veruleiki at tað tann hugburðurin mann hevur havt til arbeiðið hjá kvinnum og monnum hevur havt ávirkan á hvussu mann setti lønirnar tá eg eri gomul nokk til at minnast at menn og kvinnur ikki ein gongd fingu somu løn fyri sama

og so er tað eisini onnur viðurskiftir sum gera seg galdandi altso statvek er tað soleiðis eg hvussu er tey nýggjastu tølini í føroyum siga at í meðal tjenar ein kvinna tveir triðingar av tí sum ein miðal maður tjenar nógva tíð kann forklárast nógvar kvinnur arbeiða niðursetta tíð farri kvinnur eru leiðarar kvinnur hava meira løntað fráveru barshil og og sjúku sjúkbørn eisini men harafturat er tað ein ein munur sum ikki kann forklárast í danmark sigur mann at tann munurin er á leið fýra til fimm prosent og hvat liggur so í tí at tað ikki kann forklárast tað kann nokk forklárast tð er bara tað at vit kanska ikki ígjøgnumskoða tað akkurát

mann sær eisini í danmark serliga mannligir leiðarar fáa meiri enn kvinnuligir leiðarar og tann munurin byrjar langt áðrenn bæði maður og kvinna blíva leiðari faktiskt sær man at longu í lestrarstørvum at kvinnur fáa lægri løn enn menn hví er tað so eru menn dugnaligari enn kvinnur eru typisk mannfólkastørv viktigari enn tey hjá kvinnum eg kenni onga sum heldur tað tað snýr sær um hugburð kynsleiklutir mentan siðvenja og allarhelst er hesin góðir tænastumannareformurin ein partur av forkláringini í so máta haldi eg at tankin aftan fyri hetta uppskotið er góður spurningurin er bara um hetta letur seg gera og tí trúgvi eg eisini fyrst og fremst at javnaðarflokkurin ynskja at senda eitt signal liðusner og tað tað er rósvert men hetta er ikki ein løtt uppgáva

kanska fínt at gera eina kanning sum avklárar umunirnar men eg trúgvi lítið upp á at mann klárar at loysa hetta uppskotið tvørturímóti trúgvi eg at hetta kann vera startskotið til tail triðja veraldabardaga á arbeiðsmarknaðinum tað at áseta virðið hjá arbeiðsbólkunum politiskt siga hvør er hvat verdir í mun til hvønn tað tað er eina møguliga uppgáva og spurningurin er um tað heila tikið skal vera ein politisk uppgáva

hevur mann er mann blivin samdur um eg eri partarnir á arbeiðsmarknaðinum blivin samdur um eina lág og líka løn spíðliga sum gevur størvum har sum tað er meira enn trýss prosent av kvinnum og har sum lønin liggur undir miðal gevur teimum nøkur oyrur afturat tað heldur mann so ikki e nokk oyndarlystin hevur lagt eitt uppskot um at leggja fimm milliardir afturat í ta puljuna men eyndarlystin vil ikki siga hvør skal hava hvat tí tann uppgávan er ikki so stuttlig sum at siga at sjálvandi skulu nøkur hava meira t er eitt sindur sum tá jólamenn kasta karamellur út yvir fjøldina og so er tað upp til tann sum er fremst og og og stendur til feldivís væl fyri sum fær karamellurnar eg kundi hugsað mær at hoyrt javnaðarflokkin um tey hava eitt boð upp á hvør skal hava hvat hvussu heerákai skal síggjast út og síggja út nú r er ljóssmóður og ein ljósmóður hevur bara eina útbúgving sum eru trý eit hólvt ár hon liggur omanfyri ein pedagog í løn sum hevur eina útbúgving upp á fýra ár skal ljósmóðurin niðurum námsfrøðingin altso eg haldi tað eru ræðuliga nógvar sovorðnar spurningar sum eru totalt ógjørligur at at fyrihalda seg til og eg haldi vissi nakar skal fyri at halda seg til tað so er tað onkursvegna partarnir á arbeiðsmarknaðinum

øhtað verður stórur er longur nú stórur eftirspurningur eftir fólki við teimum kvinnutypisku útbúgvingunum innan innan eldraøki dagstovnaøki almennir stovnar sum heild og alt annað líka so átti tann vanligi útboð og etirlogikkurin gjørt at lønirnar hjá hesum fakbólkum fóru upp kanska er tað ein ábending um tað vit síggja longu nú har sum vit hava havt nøkur verkføll har sum mann er farin eitt vet upp í løn eg hevði væl eg skal vera tann fyrsta til at innrøma at eg hevði væl unt hesum bólkum meira í løn serliga tí at eg haldi at vit koma at hava øgiliga stóran tørv á hesum bólkunum í framtíðini tað er ikki so nevnt at innflyta arbeiðskraft sum til dømis byggivinnuna í byggivinnuna er tað líkamikið um ein persónur tosar pálskt ella russiskt ella enskt tað er ikki líka mikið um tú tosar pálskt ella føroyskt á einum ellisheimi ella einum sjúkrahúsi ella einum dagstovni tað er neyðugt við føroyskari arbeiðskraft ella hvussu eru fólk sum sum duga at samskifta við føroyingar meni eg haldi at tað eru fleiri viðurskiftir viðvíkjandi kvinnunu ífakum eitt nú starvast øgiliga nógvar kvinnur innan fyri tað almenna og innan fyri tað almenna í føroyum er tað soleiðis at øll fáa líka løn arbeiðsinnsatsir dugnasama onga ávirkan tað hevur mann tikið avleiðingina av í danmark og har hevur mann ásett nakrar píðjur har sum mann kann løna fólkið eftir avrikið tað hevði eg hevði hildið verið ein stórur framgongdur framgongd og tað er sjálvandi nakað sum fakfeløgini skulu skulu gera av men eg hevði hildið at tað verið gott fyri kvinnur at kunna blivið løntar fyri at gera ein serligan innsats tað eru øgiliga nógvar kvinnar í dag avskoðararnar frá so er tað eitt afturat sum eg haldi er áhugavert í mun til kvinnur á arbeiðsmarknaðinum tað er tann progressivi skattastigin sum gevur meining í mun til at summi fólk hava eina ársinntøku upp á trý hundrað túsund og summi hava ein ársinntøku upp á átta hundrað túsund fyri sama tímatal men tá ið tað kemur at arbeiða niðursetta tíð so er progressivi skattastigin ein nú kann eg taka dømi nú havi eg sett eitt roknisstykki upp nú havi eg sjálv arbeitt sum ljóssmogur í nógv ár so eg havi tikið grundlønina púra uttan viðbøttur nakað sum helst hjá einari nýútbúnari ljóssmoður sum arbeiðar í fjøruti tímar og einari nýútbúnari ljóssmóður sum arbeiðir null komma sjey tann sum arbeiðir í fulla tíð hevur eina inntøku upp á trý hundrað og tretivu gott trý hundrað og tretivu túsund tann sum arbeiðir null komma sjey hevur eina inntøku upp á tvey hundrað og einogtretivu túsund visti mann so roknar út per tíma so er tað soleiðis at tann ljósmóðurin sum arbeiðir null brøk upp á null komma sjey hon fær fimm og ein hálv meira nettu um tíman enn tann sum arbeiðir fulla tíð so ein ljóssmaður sjálvandi og nú skal hatdtakast fyri eg havi ikki tikið hædd fyri barnafrádráttin nakað sum helst eg havi bara tikið grundlónina uttan viðbøtur hjá einar nýútbúnari ljóssmóður men ein ljóssmóður sum fer niður á null komma sjey fær eina lønarhækking upp á fimm og eina hálv um tíma tað er ein veruleiki eg veit ikki hvussu vit fáa bøttu um tað annað enn at broyta tann progressiva skattastigan men undir øllumumstøðum haldi eg at tað er er tað er ein trupulleiki øh sum sagt eg haldi tankin er góður aftan fyri hettara uppskotið eg dugi slett ikki at síggja hvussu mann politiskt fer at koma á mál við hesum sum sum javnaðarflokkurin skjótur upp men eg kann púrasta tilslutta tankan aftanfyri at mann fær rætta upp upp á tann órættvísa munin sum er ímillum kvinnutypisk kvinnu og mannlig fak takk fyri
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar edvar jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað verður ofta brúkt at tær kvinnulig ella mannmannlig fak og tað eru kanska tí at tað eru allarmest kvinnur sum arbeiða innanfyri røkt og innanfyri g og og tað at lønarspurningurin at tað blívua lytt tær tað er sjálvandi øll at fegnast um men tað sum eg skuldi spyrja um tað var hatta har henda puljan á fíggjarlógini sum tað bleiv lagt lagt upp til tað skulu ein píðlja av fíggjarlógini sum skuldu inn at styrkja tey sum lógarlísindi lægri hvussu hevði rutvang hugsað sær aten lønar ráing fór fram nakað ígjøgnum samráðing og so eitt lítið lykt frá frá fgjalógini hvør skal gera av ruttvang kom inn á tað sjálv eisini men men nakrar tankar um hvør skal hvør skal gera av hett her um hvat nú skal hava meir og hvussu nógv mann skal hava meir verur ikki ein ein veldig avbjóðing akkurát tann píligan har inni á fíggjarlógina sum skal brúkast tilja
ger so væl ja eg haldi
eg royndi at siga tað at fólkini haldu hetta er ein ómøgulig uppgáva tað er áhugavert tann talvan sum javnaðarflokkurin hevur gjørt sum eitt fylgiskjal til hetta uppskotið har sum vit síggja lønina men vit skulu eisini minnast til at ymiskir fakbólkar hava samráð seg fram til ymiskar viðbøtur fyri nátt kvøldarbeiði ymiska longd av ferium umsorganartøvum tað er ikki bara lønin so tað tað krevur eitt øgiliga grundigt kanningararbeiði tankin er góður men eg dugi ikki at síggja hetta uppskotið kann realiserast takk fyri ja
takk steffan klein poulsen eina viðmerking
hevur eina góð røða eg sat við sama spurningi sum ruth vang hvussu ætlar javnaðarflokkurin at skipa henda lønarstigan tí sum vit eisini vístu á so hælt mann sleppur øgiliga lætt við at siga at landsstýrið skal kanna og landsstýrið skal koma við einari frágreiðing um hvat ið hvussu mann kundi gjørt tí at javnaðarflokkurin verður heldur at vit skulu fara inn politiskt so hevur javnaðarflokkurin eisini eitt politiskt boð um hvussu vit loysa hendan trupulleikan ja takk
svang ger so væl
takk fyri ja men javnaðarflokkurin ætlar at mann politiskt skal gera hatta her so haldi eg kanska at vit skulu bara sparka bóltin aftur til javnaðarflokkin og og biðja tey koma við einum boð upp á hvussu mann ger tað so kunnu vit onnur fyri halda okkum til um vit eru samd við hvussu javnaðarflokkurin hevur gjørt taða takk fyri ja takk

e húon ar eit indur vónbrotin av at rutt vang ekki orina æ sá dugi egsíggi at v setta at bera mál tí eg ætlaði jú at hon sum fíggjarakvinnuna í tínum nýggju samgonguni skuldi bera hetta mál men tað var tað kanska ikki øh nú si at visu vit fara undir heta er so verða tað sum at fara undir triðja veraldarbardaga eg haldi faktiskt vit hava triðja vealdarbardagar varbardaga í dag um vit taum vit taka tað myndamálið hjá rutt vang við tað at tey sum hava fólk seg undirløvnt í nógv ár tay finna seg ikki í tí longri so fáa tey ser ógvusligu verfætlin øh eg eri samdur ruttan vang taá er partarin av arbeiðsmarknaðirin sum taka loysir tær men parturin av arbeiðsmarknaðinum tað er s hjá teimum sum arbeiða í landinum tað eri altso í landsstýri í teimum sum arbeiði hjá kommununumog komunala arbeiðsjóurfelagið alto ta er altso politikarar og tann ójavnin sum hevur verið hann er politiskt ásettir
takk fyri ruth vang ger so væl
eg fyri sovorðið púra samdegasin av annars takk fyri tilboðið um fíggjarmálaráðharrastessin men men tað passar at tað er politiskt ásett men so nú havi eg eina vissa interessu í hetta her hjá ljósmøðrum og ljósmøður er tann bólkurin sum lutfalsliga er lækkaður allar mest av teimum kvinnufakunum faktiskt lógu tær í nítjan hundrað og níggjuogtrýss eitt vet omanfyri hinar typisku kvinnufakbólkarnar men eru farnar faktiskt niður um til dømis sjúkrasystrar í danmark tað er nokk so áhugavert ein forkláring er haldi eg at mann arbeiddi í nógv størri mun sjálvstøðugt tá meðan mann í dag næstan bara arbeiðir innan fyri tað almenna sum ljósmaður so tað tað haldi eg eisini er nokk so áhugavert og aftur har hevði tað verið ein ide at latið tey kvinnuligu ella heila tikið fólk sum arbeiða innan fyri tað almenna eisini merkt á lønini at eini dugnaligur og ein arbeiðsfamari starvsfelagi kann fáa eitt sindur meira í lønapostanum tað hevði eg ynskt tað skal vera mítt ynski til fakfeløgin takk fyri
takk fyri sum mong vóru í orðini tann næsti røða verður sámal petur í grund framsøgumaður fyri sjálvstýrisflokkin ger so væl
hetta er eitt uppskot til samtyktar og víkitíð frá einari løgtingslóg u men eri tí ikki minni áhugavert men og eru sum almennar lønarstaðar og grundleggjandi vil eg siga at eg haldi tað at mann skal vera ótrúliga varin tá ið mann kemur inn á teg tí hetta er ein djungla sum politikarar slett ikki kunnu seta seg nní og tí skulu fakfeløgini á banan vissi mann yvirhøvur skal diskutera nakað tílíkt mmann kann slett ikki frá løgsins í og tí haldi eg at onnur viðgerð av hesum málinum ella vóna úta at hon kanska kemur at vera meira áhugaverd og hava meiri upplýsingar av hesum her men

tá ið mann snakkar um um ein nýggjan lønarstiga so er tað jú fyri tað fyrsta prinsipielt men so er tað ett her sum sum líkasum steðgaði við at tað skal hava útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd

og á hesari umrøðuni sum hevur verið nú so skilji eg tað at manni mann kanska peikar eftir hvat longd henda útbúgvingin hevur men tað er so ein spurningur altso kann so ein fakbólkur ella kann ein ein stýratu við at siga tað men á vit leggja eitt ár afturat hasari hasari útbúgvingina so eru vit einari hægri løn enn onkur bólkur undir okkum er tað har man er altso at mann kann kann mikulera við við tí og so bleiv tað bleiv nevnt her um um ein dekkara hjá strandferðsluni til dømis so hann fjóðist onga útbúgvin nú er tiikikð púra rætt hann skal hava øll møgulig skeið og og heilsuváttan og annað tílíkt fyri at kunna sigla sum dekkari hjá strandferðsluni hann siglir n kenni í øki við tað eg eri harn sjálvur og hann siglir undir ójøvnum veðurviðurskiftum hann siglir langar dagar og og vistim so hyggja eftir kompensering av til dømis lat honn bara halda fast við hendan her dekkarin hjá strandfersluni eftir sum hannevndur er hann arbeiðir til dømis á tí arbeiðsplássinum sum eg eri á

og hann fær uplta løn hann hevur frí næsta mikudag og tað er so inni í samráðinguum sáttmálan hesin sami tekkarin tað vil siga at hann fær tvey hundrað prosent í løn hendan mikudagin hann er men fær hann so eyka inn at sigla við hesum her sama standferðaskipinum ein leiðurtúr tað kann vera mikudag tað kann vera u náttina nú fær hann hundrað og fimmogtjúgu prosent tað vil si at hann fer niður við fimmoghálvfjerðs prosentum í løn og hann arbeiðar yvirtíð tað vil siga yvirtíðarlønin er fimmoghálvfjerðs prosent lægri enn normalløni taka vit aðrar bólkar til dømis teir sum verða nevndir lágløntir so hava teir í sín sáttmála onkur av teimum at vist ter fara inn til dømis skeivarheilidagar so fáa tey sína løn sum kanska er átta tímar og pluss eina avspakking sum er uppaftur hægri enn átta tímar so har tað er eingjungla sum sum eg haldi sjálvur at politikarin hevur ótrúliga ringt við at at sær inn og gera nakað við og so er tað eisini hetta her við b altso vist tú leggur útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd altso er tað so dygdin ella er tað longdin er tað ábyrgdin í í í hesum starvinum sum skal vera og so eitt afturat hvat gert tú hvat gert tú altso vit vit vita og tað hevur snakkað um umsorganar arbeiða at vit komma av brúk fyri sjey túsund fólkum loysa vit tann trupulleikan við at leggja dent á ábyrgd og loysa vit tann trupulleikan ella skulu v stýra eftir í samfelagnum siga at vit vita ata ínn fer o tíggju árnum mangla sjey túsund fólk skulu so stýra lønarstiganum ímóti at vit fáa at dekka hetta bihóvi at vit fáa vistimansskavpolitiskt inn og stýra og tí tí eri eg eg eri ikki avgjørd um hetta málið men men hin vegin eg haldi tað ati at hetta málið altso kundi hevta ført til at mann fær eina diskussión í samfelagnum millum fakfeløgini politiska systemið hvar fakfelagið egentiliga er tey sum sum í spesialistarnir økinum um hvussu mann ger vil mann hava ein sovornan lønarstiga og hvussu skal hann gerast eg vænti eina langa viðgerð
fyri tann fyrsta viðmerkingin hon er frá una rasmussen ger so væl takk fyri
ja tað var áhugavert at hoyra saman ið etir grundi vísa á hvussu ymiskir sáttmálar kunnu vera men eg hugsaði um tað hevur verið nevnt fyrr í dag um hetta her við tey góvu sjúkrarøktarfrøðingunum eitt serligt likt men har hevur mann hoyrt nógvar sjúrkrarøktarfrøðingar verða misnøgdar tí tað er tey hægsløntu av sjúkrarøktarfrøðingunum sum fingu lykti tey sum vórðu lagslønt tey vóru misnøgd tí tey fingu mest sum einki so har valdi mann at geva teimum leiðarunum meginparturin av tí sum sjúkrarøktarfrøðingarnir fingu tí haldi eg tað virkar so løgið at mann nú fer at snakka um tey lægsløntu at fáa tey upp tá ið mann valdi í síðstu samgongu at gera tað sum tey gjørdu men har var tað sjálvandi samráðingarnar sum fórdu til tað takk fyritakk fyri samels
betur í grund ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja
tað er akkurát hetta sum uni rasmussen er inni á at mann skal ansa eftir eisini hvar ið i hasar upphæddirnar fara og so er eitt avstað sum eg gloymdi at nevna tað er tat tað kostar vissu nakar skal hava meiri løn sum kosta tað hvørt skal gjalda tað skal skal tann nú bleiv erkverkfrøðingurin nevndur eisini sum fær níggju ella elliv túsund ela hvar tað var meira enna annars sum í somu útbúgvingartíð skal hann gjalda tað ella skal samfelagið sum longu koyrivegnum undirskot gjalda tað hvør skal gjalda hettar og vistnu ferð til tey sum e forvegin hava tar hægru lønirnar sum rópa mest so er nokk ikki nógv nýtt í tí
onsen ger so væl frú forkvinna øh tað verður tosað
sa so nógv um at hetta verður so trupult at fara politiskt inn og siga hvat hvør er verdur og so víðari men visu vit hyggja eftir hesun her nógv umrødda tænastumannar í forminum so fór mann politiskt inn og so ásetti mann nakrar grundreglur har mann segði maðurin er høvuðsforsyrgjari so hansara løn má liggja nøkur stig hægri enn kvinnan sum bara gásaregin bara fær sína løn sum eitt ískoyt har hevur mann lagt nøkur prinsippur inn og vit siga í okkara uppskoti at mann kundi lagt nøkur onnur prinsippur inn sum eita útbúgving og ábyrgd altso er tað gott nokk er samfelagi kanska eitt sindur meira kompilserað enn í nítjan hundrað og níggjuogtrýss men er tað so innviklað í útgangsstøðinum at siga tað er nakar grundprinsippur sum eru øðrvísi enn tey sum eg nevndi í sum vóru galdandi í nítjan hundrað og níggjuogtrýss takk
takk frú fólkmanna
me ja altso eg eri púra samd við eygun samelsen burtur harfrá tí eg haldi at tað kallar tað ei menniskja síðuni sum var ínítjanhundað ogníggjuogtrýss er ikki so áhugavert í dag tí at eg haldi ikki tað skínur so nógv ígjøgnum og forðar nógv fyri samráðingum men tað sum eg bara haldi tað er tað at politikarin eg veit iki um politikarin hevur fingurin á pulsinum tá ið tað kemur til hesi viðurskiftini eg ivist í um fakfeløgini ikki eru nógv betri fyri at seta seg niður og koma við einum uppskoti um hvussu mann kundi gjørt hetta takk fyri
fyri so var hetta umfarið av tann næsti at røða verður jørgun niclasen landsstýrismaður ger so væl
frú forkvinna nú havi eg verið við til nógvar samráðingar á almenna arbeiðsmarknaðinum sumlandsstýrismaður meg siga beinanvegin at tá følir mann seg ógvuliga einsamalla oh fakfeløg bakka altíð hvønn annan upp í at hasi skulu hava tí so kunnu tey koma aftaná og siga so skal eg eisini hava tí bakka tey hvønn annan upp men tað kemur ikki so sjáldan fyri at mann upplivir politikarar um somat siga blanda seg uppí og tað órógvar samráðingar tað sum hesi uppskotini við viðgerða í dag gera er jú at nú vil mann politiskt inn at áseta nøkur ting tað haldi eg er skeivt altso skal løgtingið upp í yvirhøvur so má tað vera tá ið mann metir at nú nú stendur nú er vandia ferð í samfelagnum og tað er hent ja ja ikki serliga ofta men tað er hent hendan her gongdin hjá javnaðarflokkinum sær út til at fara dætta yvir á at nú skal løgtingið til áseta lønir og og og tað tað meti eg sum ein vanda ella um hin vegin tey meina at fyrst skal mann samráðast so náa fram tileitt samráðingarúrslit og so skal mann við løgtingslóg leggja omaná aftur tað jamen so fær ketan heilt av so tí má eg siga at tann gongdin sum mann sær her frá javnaðarfloksins síðu er alt annað enn tænir tí ðmann eigur eisini sum løgting at hava virðing fyri samráðingarrættinum øhog lata samráðingarpartarnar í tí førinum tá semingsmaðurin kemur uppí so teir tríggjar partarnar um at finna fram til semjur nú sigur mann í hesum uppskotinum at mann skal kanna fyri at gera nýggjan almenna lønarstig hetta hevur javnan verið soleiðis frammi í í prátinum æh men trupulleikin í tí er at tá tann diskussiónin byrjar so halda øll at tey skulu hava meir altso eg kenni ongan bólk sum heldur at nú eru vitað eftir lønini at døma mett forhøgt og tað vil seg siga um javnaðarflokkurin hugsar um eina almennan lønarstiga har øll skulu lyftast upp á tann hægsta ella fyri stitla mann sær ein lønarstiga har mann javnað tað út tað ker man minka nøkur og onnur upp soleiðis nar at pengarnir passa ella skulu vit hála øll tey mannfólkini eftir øltlum at døma sum liggja for høgt niður ja har eru nógvir møguleikar men at fara at siga við landsstýrið at nú skulu vit fara inn og vordera tað út frá útbúgving og ábyrgd altso at fara politiskt inn at virðismeta arbeiðsbólkar altso hvør er meira viktigur enn ein annar hvør er beturi enn ein annar tá má eg so bara endurtaka ruttvang tað kann ikki blíva annað enn byrjanin til triðja veradabardaga so mátin at gera tað uppá er ikki at mann politiskt fer inn og sigur hvat virði hvør hevur men tað er at vísa respekt yvir fyri fakfeløgin vit hava gjørt tað nú á tí almenna arbeiðsmarknaðinum atlønardeildin tavisa hjá fíggjarmálaráðnum og kommunala arbeiðsgjóvrarfelagið hava gjørt eina samstarvsavtalu í teirri samstarvsavtaluni vilja vit strepa hvat vit kunnu eftir at fólk fáa somu løn uttan mun til um tey arbeiða hjá kommunum ella hjá landinum altso at tryggja eina líka løn fyri líka tað sum eg hevði ynskt tað var at kanska at mann á fakfelagssíðuni gjørdu tað sama jamen hvat við at øll fakfeløgini komu saman og til dømis fóru at viðgera sovorðnan almenna lønarstigið mentaðer bara tað mán má sum útgangspunkt siga at tað betýðir ikki bara tað at mann kann bara eisúp altso so má mann finna eina ávísa javnvág hvar leggja vit støði og soverðsur spurningurin kunnu fakfeløgini innanhýsis finna út av hvør er meira verdur enn ein annar bólkur tað verður trupult men eg trúgvi tað evrr gott at koma hartil at tað eru munur á í dag tað passar partvíst er tað arvur frá donskum so hvørt sum vit hava yvirtikið nú verða líkasum nítjan hundraðog níggjuogtrýss brúkt sum sum ræðupunkti tesin tá eg varð føddur so har henda sigurt meira ein ólukka tað ári æh hmenárini aftaná eri jú málsøkin yvirtikin og taðvilsiga so so verða sáttmálarnir kopieraðir men so koma broytingar í øll hesi árini altso vit hava broyttar útbúgvingar og tað er ymiskt hvussu fakfeløg leggja áherðslu í samráðingum øog tað er tað eg vil hava respekt fyri altso eftirløn er nakað fakfelag verið eftir tað hevur so ikki verið so nógvar hoyrt seinnu árini hóast tað er ymiskt hvat eftirlønin er byrjunarløn hevur mann upplivað at tey leggja øgiligan dent á í øðrum førum er tað endaløn tí enda løn er tað mann fer inn og samanber ymsar bólkar so er tað viðbøtir bæði fyri skeiðir og fyri ymisk ting og tað er til tíðir at tey leggja dent á tað j havi ikki fyri ki at tala um náttarviðbøtur og sovíðari arbeiðstíðir tað er ymiskt hvussu feløgini hava lagt dent á tað í samráðinguni innan fyri ein karm hjá tí almenna hava summifjøruti tímar viku summi jaða níggjuogtretivu komma fimm og summi hava níggjuogtretivu men tað er tað tey hava samráð seg til og hava ynskt at betalt burtur av karminum fyri tað og tað hevr so vit erið respekterað frítíð er so eitt annað og øll hesi tingini hava so flutt okkum har til vit eru í dag øsamanbera vit við við danmark so hava tey líkasum meira fastlastar skipanir enn vit hava men tó har var tey eitt sum er eg haldi tað eitur lokal forhandling sum mann kann fara í gongd við tað vilsiga tú hevur eina sáttmála løn og so mangla heilsu starvsfólk í norðurjútlandi so kann tann regiónin fara inn og yvirbjóða í løn fyri at fáa fleiri heilsustarvsfólk at koma til tað økið í landinum eg veit ikki um tað er veðurin at fara í føroyum eg haldi ikki men tað at vísa respekt eg havi hvussu soerg roynt hvat eg kann at siga við fakfeløgi lat okkum lata lønirnar hækka í krónum í staðin fyri prosentum tí øll hesi árini nú bleiv sagt at síðani í heimastýrslógini við javnaðarflokkurin siti í landsstýrinum í tveyogfjøruti ár men øll hesi hesi árini eg man allaroftast hækkað lønina í prosentum soleiðis nar at munurin millum tann lagslønta og tann hægslønta er vaksin og tað havið eg hildið verið skeivt men viðrespekt fyri fakfeløgunum so hava fakfeløgini tey nógva av teimum hildið øgiliga fast men eg fari at taka nøkur úrslit í seinastuni av samráðingum sum hava verið tað er hvussu so er ein rættur vegur at fara eg havi hvussusur hildið tá ið eg hugdi eftir eini fakfeløg sum til dømis havnararbeiðskvinnufelag tey hava ligið ógvuliga lukt og tað er kanska fólk sum halda sjúkrahúsini rein tað er absolutt eisini eit viktigt punkt hava enntá havt eitt pikkulítt sindur minni í løn enn starvsfelagarnar í klaksvík og har valdu vit so at fara inn at hyggja eftir ein miðal almenn løn er vaksin so so nógvur prosentum hvat gevur tað í krónum og tær krónurnar løgdu vit so á havnararbeiðskvinnufelag so tær hækkaðu meira í prosentum men tað sama í krónum sum ein miðal løn tað haldi eg vit skyldaðu teimum at gera og tað er stoltrað vit hava síðani havt samráðingar við sjúkrarøktarfrøðingar sum høvdu serligt fokus up á endalønina og tað endaði aftan á drúgvar samráðingar við at endalønin hækkaði afturfyri at sáttmálin bleiv longdur nakað og tað vil so siga so er tað innan fyri karmin eftir teimum kom so pedagogarnir og har varð gjørt tað sama at endalønin fekk eitt rykk upp men so ár sáttmálan longdur nakað og soleiðisnar fingu tað hanga saman bæði hesi eru bakcelorar men tað sum bleiv gjørt í tvey túsund og seytjan og undanfarna samgongu hevur givið okkum veldigarproblemir tí tá tók mann eitt felag burturúr og lyftir tað nógv upp og ikki hini men táð vit so etu samráðingar við akademikarafelagar har ið bakkilorar hava ligið væl hægri hjá bakkilorandi akademigarafelagnum enn líkna enn aðrir bakkilorar tá hendi so tað eg veit ikki u tað er hent fyrr at bakkelorar hjá a kademingarafelagnum fór niður í løn tað vil siga nú nevndi eg samráðingar at teir lagsløntu høvdu vit lifta upp at tá vit tosað um bakcelorar so høvdu vit hálað nøkur niður og tvey feløg høvdu vit lyfta upp men alt varð so gjørt innan fyri tann karm sum var tað er hvussu sær ein vegur at fara vit hava hvussusur víst at teg tann vegin vit fara hetta uppskotið um ein almenna lønarstiga tað er ikki í øðrum londum íslandhaldi eg hevi roynt tað og um tað ber til at fáa føroysku fkna samlaða um tað uttan at tað er tað stóra eyka útreiðsluna tað er væl trupult takkakfyri
ein viðmerking frá johannesen joensen ger so væl
forkvinna jørgun niclasen legði upp til at tað var ringt at fáa fakfeløgina við men eg trúgvi tað t vistu mann samlar fakfeløgini saman og lat vera við í arbeiðinum so kann mann nokk koma á mál við einum einum úrsliti og og okkara uppskot leggur upp til eina frágreiðing eina kanning um eina frágreiðing sum skal leggjast fyri løgtingið soleiðis at mann kann fáa innlit í hvussu mann kundi skipa tað so hetta er ikki meira enn tað at mann roynir at arbeiða við málinum saman við fakfeløgnm um at fáa eina skipan sum sum rættar skeivleikar í skipanini í dag takk fyri takk fyri jørgun niclasen
ja so
tað hevði verið gott at nátt her til men við respekt fyri fakfeløginum so er tað ikki nakað sum vit fara at gera politiskt tað má vera saman við fakfeløgnum og undanfarna samgonga gjørdi eina roynd har tey samlaðu fakfeløgini saman og royndu at fáa gongd á hetta og vónandi við tí máli at koma á mál við tí men tað arbeiði tað datt sundur og og miseydnaðist so so undanfarna samgonga veit hvat ein slík roynd hvussu hon kann enda hon tá endaði so í ongumtakk fyri tann næs
pasti at røða verður aksel willemson johannesen ger so væl akfyri frú forkvinna
til viðgerðar er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum og fylíkasum út frá kjakinum so er tað kanska neyðugt at lesa hvat uppskotið sigur soleiðis at fólk vita hat tað snýr seg um eg kann lesa tað er so ett upskot samtyktar løgtingið heitir at landsstýrið má kanna hvussu gerast kannaðin nýggjur almennum lønarstigi við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd ið kann vera grundarlagið undir øllum lønarsamráðingum í framtíðini og leggja frágreiðing um hetta fyri løgtingiðm siga at vit snakka ikki um at løgtingið skal samtykkja nakra lóg og harvið ásetta lønina ígjøgnum lóg og helduriki a legja okum út í frælsa samráðingarrætt tað ikk tað fleiri ava funnust at sum er vanligt tá man situr í andstøðu ja nú tey sita í andstøðu so halda tit eitt til annað tit hava sita í samgongu fyrr hví gjørdu ti tað ikki tá men tað er soleiðis hvørki samfelagi ella bki flokkar eru statviskir tá vit sótu samgongu seinasta vælskeið so høvdu vit sum mál millum annað lækkað skattin hjá teimum lágløntu miðalløntu og tað gjørdu vit vit høvdu sum mál at at pensjonistar sum fáa meira at livafyri og tað gjørdu vit vit høvdu sum mál á lesandi skuldu fáa meira at livafri og tað gjørdu vit og vit høvdu eisini su mál at barnafamiljur fátækraágaog vága skuldu fáa familjuískoyti o tað fingu tey og at venda undirskot til yvirskot og tað gjørdu vit nú havai so nátt nøkrum málnum sol seta man søkum nýggj mál eitt av okkara málum er at fáa burtur tann mismunin sum er á almenna lønarmarknaðinum tí har er ein mismunur serligan kynsorjenteraður tí fara vit aftur í tí so er tað soleiðis at tann stóri mismunurin stavar frá nítandr o níggjuogtrýss tað fekk mann í danmark við lóg fólkatingið samtykti ein tænastumannareform við lóg har mann innflokkaði øll almenn starvsfólk øll almenn starvsfólk vóru innflokkaði og har var stórur munur ímillum tey ymisku samfelagsbólkarnir annaraltso annar pakka av øki teir arbeittu innanfyri og tað varð sagt beinleiðis sagt tá nítajan r ígjuogtrýss ja men menn eru forsyrgjarar tí eru teirvbólkar har flest menn arbeiðat fáa hægri løn enn teir starvsbólkar har flestu kvinnur arbeiða tí kvinnur eru ikki forsyrgjara tað varu ásettur lóg og ter hav tað ættirn í jn ar níggjuogtrýss so var tað soleiðis at vit í føroyum ikki høvdu yvirtikið

herpeint so hav tay yvirtikið við tí lønini sum var galdandi í danmark tí hevur tey rakt tað føroyska samfelagið øh so har er ein mismunur tað snýr seg ikki um um vit skulu fara inn og gera ein mismun nú ímillum tey sum eru arbeiði hjá tí almenna men at rætta einmismun sum hevur verið har í nógv ár rut vang segði at tað var kanska sum at byrja at triðja veraltarbardaga um hann fór inn á hetta økið herbeint øh tað er tað ki samdur við henni í sum an hyggur e tey sum hent seinastu árini nú snakki eg um kanska frá tvey túsund og trettan fjúrtan so hava vit havt fleiri verkfall stór ógvuslig verkætlan umaftur umaftur umaftur og tey snigga seg akkurát um hetta her slagorðið e haldi at sjúkratafrøðingurnh veri rætta skeivleikan námsfrøðingarnir havt nakað líknandi eisini og tað er hendan skeivleikar tær meina við sjúkrarøgtafrøðingarnar fingu so eina rýmliga stóra lønarhækkan í tvey túsund og átjan soleis at tey koma upp ímóti har sum tey tey yngstu men aðrir lønarpakkar liggja langt niðanfyri sum bara hyggri hesir lønartalvuna uttan at seta bólkar upp ímóti hvørjum øðrum so sær mann til dømis at ein dploverkfrøðingur sum hevur trýoghálvt ara útbúgving hevur eina endaløn sum r ellivu túsund krónur er hægri enn fysiocerapetur sum eisini hevur trýogthálvtar útbúgving hví tað er tað rímiligt mann sær eisini at heilsuhjálparar heilsurøktarar oftani sjálvt um tir ha ina útbúgving innan fyr sett øki hava eina lægri løn ella onnur sum arbeiða já tað almenna uttan útbúgving hví tað og tað er tað stava frá hesini her peint at mann upprunaliga segði atkvinnurnir arbeiða fyrst og fremst har er lønirnar lækrin har sum menn fyrstu fremst arbeiða og tað mugu vig gera okkurt við av fleiri orsøkum tað er bara tann tá tann munurn kom inn hjm á níggjuogtrýss so hevur jørgun niclasen rættið í einum og tað skal ha á eisini v rósfirði har e eri jørgund samdur ervi jørgun niklasen at tá mann so hevur hækka lønirnar í øll hesi árini r í prosentum var tað munur upprunaliga so tann munur n bara voksin tí mann gevur lønrat hækka á prosentum og ikki úr krónum soleiðis at tað sum kanska var líkað fáar túsund krónur á muni ella hundraðkrónuseðlagan hjá níggjuogtrýss tað er blivið til kanskar tíggju túsund krónur her í tvey túsund og einogtjúgu so at vit fáa eina vaksandi ójavna ímillum alment lønt og tá tað verður sagt at at skal lasa upp til partarnir av arbeiðsmarknaðinum so e eg púra samdur løgtingið skal g ikki avgera heta her men partarirav arbeiðsmarknaðinum men hvør er partarnir á arbeiðsmarknaðin tá tað kemur til tað almenna og tað komkommunala tað er politikarin tað er fíggjarmálaráðið og landssýrismaðin fíggjarmálin sum er arbeiðsgevarið hjá øllum tá ð kemur til løn hjá øllum teimum sum er sett undir landinum og tá kemur til kommunurnar so e tað komunala tey sum nikka ella ristta ið høvdinum tá ið eitt uppskot liggur á borðinum um tú skalt siga ja ella nei til tað sum msum politikarar mugu vit hava eina meining um tað og tað er ikki ætlanin at koyra fólk niður í løn orsøkin la tað er fleiri orsøk til tað tað eina er at koma et aldrinnamál tíva nummar eitt og nummar tvey at fara inn at taka nakað frá fólki sum hava vunnið samráðingan aftur er helst ikki rætt men tað snýr seg um tir nakrir bólkar sum eru lágt løntur í av søguligum orsøkum um mann fer inn og fæk tær lønirnar upp á støði summ sum sum er rættvíst og eisini soleiðis at vit fáa starvsfólk í framtíðini til umsorganarøkið búskaparráðið var úti fyrr í ár og segði ati at teir kundu mangla um tíggju ár ella í tvey túsund og tretivu faktist níggju ár kom tá mangla túsund fólk í innan fyri umsorganarøki altso heilsuheilsuøki eldraøki og almannaverkið í dag sovrnum øki og vissu vit ikki fáa fólk at arbeiða harbeint tað er fleiri orsøki men ein orsøkur heilt avgjørdt at lønin er lág innan fyri fleiri av teimum hjá nógv av teimum starvsfólkunum lønin er simplten lág tí velja tey kanska at fáa sær aðrar útbúgvingar og starvast aðrastaðnis so vit ikki fáa tryggið at vit fáa nokk av starvsfólkum harbeint so hava g iki vælferðarsamfelagmeir so kunnu vit ikki tryggja eina góða eldrarøkt vit kunnu iki taka okkum av teimum veikkastun sum enda á stovnurin hjá hjá almannaverkinum og vit hava trupult við at geva ta neyðuga sjúkraviðgerðina kundu ikki hava starvsfólki til tað men tað er ikki bara tað tí eisini tað sum frið móti rasmussen var inni á og sagt m jamen hetta her kann hava negativa ávirkan á privata arbeiðsmarknaðin øh eg vil venda tð á høvdið tí at vissu vit ikki fáa nokk av starvsfólkum til umsorganarøki hjá tí almenna so mugu nógv fólk sum í dag eru í arbeiðsmarknaðium hjá privata at fara heim og taka sær av sínum børnum sum er sjúku sínum gomlu tí tað almenna ikki kann veitastr tænastuna tað vil siga at tað koma enn færri fólk ella mangla enn fleiri fólk á privata arbeiðsmarknaðinum tí fólk fáa ikki arbeitt tí at samfelagið ikki kann hjálpa teimum við teimum við teimum gomlu sjúku og og børnunum øh so eg haldi hetta er avgjørt neyðugt at gera og tað ereingin ivi um at javnaðarflokkurin heldur at at hetta skal gerast og tá ið vit koma í landsstýrið aftur og tað vænta vit og vóna vit ot við fara at koma soleiðis at vit rætta teir skeivleikarnir sum eru innan fyr hetta øki men tað liggur ikki í tí at mann kal koyra nakrar bólkar seta bólkar upp ímóti hvørn øðrum vyrða at koyra nakrar bólkar niður í løn men tað e simpultenn at lyfta nakrar bólkar o tað eru fyrst og fremst kvinnustørv tað eru heilsurøktar ella heilsuhjálparar til námsfrøðingar

í mun til nókvar aðrar bólkar og eisini eisini dømis til dømis fysiotabretar eygetebrótara hygguet jepeint men eisini ein sum er rættiliga lágtloynti ímunna útbúgving hjá tí almenna sum faktiskt er menn í størstan mun tað er handverkarar tað liggja rættiliga lágt í mun til nógv onnur sum hava eina yrkisútbúgving sum tekur nøkulunda sama tíðarskeið at taka hví so er veit eg ikki men har giti eg at anhanverkar fyrst og fremst arbeiði hjátær privata og tð fylgjir nokk tí privatu lønini so ella so men tað liggja lágt í løn vónandi faraa tað góða viðgerð í í rættarnevndini haldi eg tað fer í og vit tikju í tí sum tað er hetta er ikki nakað av løgtingi kum vada se uppí at politiska skipanin skal vanda seg uppí politisk at áseta nakra løn men at mann heitir a landsstýrið at hyggja eftir hvussu mann kann endurskoða hetta her t tað er neyðugt at endurskoða og minnast til tá mann tosar um at partarir av arbeiðsmarknaðinum so er tað rætt sjálvandi skuldu partarn av arbeiðsmarknaðin takast við fakfeløgini men altso arbeiðsgevarin er politiska skipanin hjá teimum sum arbeiða hjá kommununum og hjá landinum takk fyri frú
takk fyri ein røð av viðmerkingum tann fyrsta frá beintu løgu jacobsen gjørt væl ja takk fyri
frú forkvinna aksel johannesen sigur at ætlanir er ikki at fólk skuldu niðri í løn og nei sjálvandi er skuldu tey ikki tað tað er púra samd við røðaranum í men eg beitt merki í at landstýrsmaðui í fíggjarmálinm hann fegnaðist øgiligt um at tað hevði eydnaðst at fáa it fakfelag at fara niður í løn tað tókst at vera ein stórsigur men tað sigur kanskaeitt sindur um hugburðin tí aksel johannesen tosar eisini um hetaher við vælferðarsamfelagi nógvar av teimum uppgávunum sum eru ein vælferðarsamfelagi tað er innan eldrarøktr heilsurøkt og og annað men hartykist samgongan bara at hava tann hugburðin at vit pína hesi fakini so nógv tí vit vilja hava hesar kvinnurnar sum arbeiða innan í høvuðsoynir eru kvinnur sum arbeiða innan fersi fakini tæy sklu bara átær skulu heim at vera við hús og tí skulu vit ikki geva teimum so nógva løn tí tað skalikki vera aftraktivt at arbeiða innan fyriheitta øki og tí hugsaði e spyrja aksel johannesen hvat hendir um so er at tað verður tørvur á fakfólkum innanfyri nemligani eldraøki og umsorganarøki annars takk fyri takk fyriakselvej
hannesen ger so væl
að aana fyri ein orsøk til at vit eru eitt av heimsins ríkastu londum bæði vit í føroyum og og hini norðralondini tað er tað at so nógv fólk luttaka arbeiðsmarknaðin tað er atso eg haldi at vit oner fýrs prosent í føroyum sum eru aktiv á arbeiðsmarknaðinum millum sekstan og seksogtrýss ár meðan tú fert í suðureuropa so eg vil kanska niðan fyrti trýss prosent og orsøkin er er tann at vit hava et vælferðarsamfelag tað vil siga at tá vit blíva gomul so erutað fólk sum taka sær av okkum ikki børnini sum kunnu taka sær av teimum og tá ið vit hava børn so eru tað dagsovnar smtaka sær av av teimum og tá vit tev úk fólk sum kanska hoyra undir almannaverki so tekur tað almenn eisini av teimum tað vil siga foreldur fólk millum sekstan og seksogtrýss ár kunnu fara til arbeiðis eri ikki noyd til at vera heima og taka sær av sínnum nærmastu sum sum ikki klársum gerasær óhjálpin tað ger at vit í norðralondumi eru millum heimsins ríkasta samfeløg vissu vit ikki hava hesar tænasturnar so inniber tað tað at arbeiðsmegin hjá okkum arbeiðstyrkin kemur minkað munandi og nógv fólk sum annars høvdu bæði viljað og ynskt og kunnað verið á arbeiðsmarknaðinum vera noyd til atfara heim at taka sær av foreldrunum ella ein sjúkum barni og so framvegis takk fyriris
kristian andreasen ger so væl takk fyri
nú sigur akseve johannesen tað at eingi skal niður í løn men lønar lønarnið vogi er i ymiskt millum fakbólkar tað saman eisini í skjali tí skjalinum sum liggur við uppskotinum tað má so bsýða tað aksel johannesen at tey sum altso altso tað so skulu øll upp á tað hakstan er vogi ella ella hvt hvat er hvat endamálið i isinuppskotinum r altso eg skilj atð yvirhøvur ikki altso tí hsta ber ikki til í praksisk tað veit aksel johanneseneit gott av íg hvussu r fer að at kosta eina eina øgiliga rúgva a pengum fyri fyri tað almenna vismamann skal lyfta alt upp til tað hægsta evoði sum er so eg haldi at vtvit vit hava krav um at fáa eina eina konkreta forkláringup á hvønnan egna a vikn hisum uppskotini takk fyri frú forkvinna

tað er nevniliga ikki ætlanin at øll skulu up á hægsta støðir men tað at útbúgving og ábyrgd vtað er tann sama sum mann hava nøkullunda somu løn tað e tað tað komr út uppá lækni hevur munandi hægri løn í dag enn til dømis ein ein ein ein sjúkrarøktarfrøðingur ella ein ein fysicerarapeutur a so framvegis ná lækni hevur so munandi lægri nei longri útbúgving øll skuldu ikki upp har sum lækni her tað er ikki tað mann sigur men tað má verða verða rættvíst pá ein ana máta tá mann sigur onkur bólkur sum hevur eina útbúgving sum líkist eina aðrari útbúgving hví fær hesin bólkurin nógv minni løn enn hin bólkurin tavs her ikki nøkur saklig grundgeving fyri tí so eiga teir bólkarnira áa nøkulunda somu løn tað kann vea atað vera viðbót í annað ja tey sum liggja forlogt skul up í løn ja tað halda vit íjavnaðarflokkinum vit halda at heilsuhjálpari at fáa meira løn o heilsurøktarar t fáa meira løn vit halda eisini námsfrøðikar fáa meira lønu so framvegis orkilit at fáa lægri løn og nógvir aðrir sbólkar tað er tí at mann upprunaliga segði at hetta er kvinnufak og tí er atay fáa lægri løn enn tamannfólk fáa og tað er ikki rætt í tvey tsundog einogtjúgutakk hel
helgja abramsen ger so væl
ja harra formaðu eg hugsi eit sindur um hetta her um um nakað skal niður men tað svaraði akusel johannesen at at tað ætlar hann ikki øll skuldu fara upp ella onkur skal upp h men visi vit nú hava tveir bólkar sum liggja nokk so tætt upp á hvønn øðrum tað vll sjaga kan vera jarðarmør og og sjúkrarøktarfrøðingar lokku sárði annar e oman fyri hin og so tekur man ta lægru lyftir eitt sindr uppum kansn man so ikki rokna við næstu lønarsamráðingar so fer tann sum sum liggur eftir seg at vit skulu uppa umaftur altso kann hetta ikki vera ein ein byrjani til ei ein eina eina giskijazonamiu men altso at at tú fært eitt hennjhum at mala sog mæla øll hini aftaná takk fyritakk fyri aksele john
honsen ger so væl ljóð
sum mann heldur at avhjótt at spyrja um um mann ikki ger tað rætt so so kann tað enda akkurát soleiðis tí tú øgiliga sær ein týdning at at mann ikki mitt høvur eitt litt og ein bólk upp sum hevur kanska eina trý ára útbúgving upp framum og ein sum hevur fýra ára útbúgving so fært tú eina avbjóðing frá teimum sum fýra ára útbúgving næstu ferð tey koma seg á hálv vit skulu eisini upp í løn so tú mást gera tað rættvíst og gera tað við skili og tað kann gott vera nøkur argument fyri at tað er ein ávísur munur millum onkur sínum líknandi útbúgving tí mann arbeiðir kanska skeivar tíðir ella tað er serliga viðbøtur ella serliga vandi og eitt annað sum er í vanligum forhandlingum ímillum partarnar arbeiðsmarknaðar mann tekur við men tað kann vera sakliga grundgekur ikki sakliga grundgekur so eigur lønirnar vera eins um útbúgvingin alt annað er líka
ingilín didriksens strøm ger so væl
takk fyri frá fólkum ja eg haldi nemliga at tað er gott at akselvi hansenna vísir á at at hvat ger tað til snúsini nokk so nógv um at mann er ímóti hesum er uppskotinum tí at mann skal ikki politiskt áseta hvar ið sær lønarbólkar skulu liggja men at uppskotið hjá okkum nemliga snýr seg um at mann skal kanna hvussu mann kann gera nýggjan á manna lønarstaða saman við persónum arbeiðsmarknaðinum har sum vit politikarar og eisini eru ein partur av tí samráðingini og altíð er tað takk fyri fólkuna takk
tann ólavliga
eg haldi atvit tosa ettsinur forbí hvønn annan ø nógv her í løgtinginum dag tað mann sigur at partan av arbeiðsmarknaðini altso uppskotið a sigast partan av arbeiðsmarknaðnum tað il sig at akfelagni skudi takast við men sum sagt tann su situr hinmenn á borðið eg veit at tað er embæts fólk fyrst og fremst men tað er altso tey arbeiða undir landstýrismann g fíggjarmálum og undir ábyrgd av honum tað verður einki skriva undir eftir fíggjarmálaráðnum uttan tann landssýrismaðurin líka miki undir hesum er onkra annar nikkar fyri tí tí er tað politiska skipanin sum er arbeiðsgevari hjá teimum sum arbeiða hjá landinum og tí má politiska skipanir við eisini ikki tað at vit skulu sita her í løgtinginum og samtykkja hvat lønirnar skulu vera slett ikkiak
kanfyr æ jóhannes joensen ger so væl kkfyri
fólkøna ja tað eru ymiskar lønir og ymiskar grundlønir sum fólkini hava ella sum fólk fólkarnir hava og og eg hugsi at kanska ein máti at gera tingini upp á kundu vera eitt máti tað er saman fólkøluna at finna útav og mann kann stigvíst gera tað gjøgnum áramál í staðin fyri at hugsa altíð einum tí tá gert tú kanska inntrivini spakuligani og fær rættingarnar gjøgnum eitt áramál í staðin fyri at gera altíð einum og og kostarnar har eftir verða eisini minni hvørt ár takk fyri takk akselera

ja takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina johannes joensen eg veit ikki heilt vat tað kostar hjáatær arbeiði ikki gjørt taðhtl berikki til at siga hat að kostar mentað kigi kostar nakar av pengum bæði fyri land og kommunur sum arbeiðsgevara h og sjálvandi ber tað til eisini samráðinga siga ókey skuldu vit fáa tykkum upp eitt lønarlist sum sum er rímiligt at mann ger tað yvir yvir á sáttmálaskeið sum verð en eitt ár yvir nøkur ár til dømis tá sjúkrarafrøðingarhir finguð til flutt upp í lønarstaganum í tvey túsund og átjan so varð tað ikki gjørt upp á eitt ár ella tveyár ministsmem ratfarlði í fýra ár haldi eg so tað berv væl til at gera yvir nøkur ár ja takk fyri
síðani er tað edva jacobsen ger so væl
akfyri frú forkvinna nú nevndi aksel johannesen fleiri lønarbólkar sum sum skuldu hava í lygt og og og tað er ordiliga tankin er ordiliga góður upp á tað tá mann tosar um lønir og hvat fyri lønir teir ymisku bólkarnir skulu hava hevur akseli ohannesen roknað nakað upp á hvat sær samla uppskot vildi kosta tí at visti ikki fylgja pengar við á tí økinum so er tað givið so verður tað so verður tað færri sum sum skulu til at býta tær krónurnar hvat kundi tað kosta er hettir her nú var tað nokk so nógva lønaruppskot sum fullu burtur tá í síðstu samgongu er hetta eitt av teimum uppskotunum sum lá frammi tá varð hetta uppskot lagt fram undir síðst samgongu og falli tað vekk tá ið tá ið tað tað steðgaði táa undir endan ellaði heta nakað nýtt sum sum javnaðarflokkuin er farin at arbeiða við takk fyri frú forkvinnatakk
fyri aksele johannesen ger so væl
torir ikki ordlig at siga hvat eg vænti tað fer at kosta sjálvt um eg havi eitt tal í høvdinum men taðher øgiliga sirkatal orsakað av at tað kanska hyggja nøkulunda hvussu nógvir limir eru tír ymisku bólkunum og og so at vita hvat hvat hvat vist tú saman tøhvaa aðrar lønir vuseg túsund krónur skuldi uppi í løn og so ganga tað upp so fært tú á sirkatal øh te tað kemur at kosta pengar men skulu vit ogvit mugu játta um pengar til tað eisini tí atsivit ikki gera tað sovar ett enn færri starvsfólk í heilsuøkinum eldraøkinum dagstovnaøkinum so framvegis endamálið er at vit mugu hava nokk av starvsfólkum tl at taka sær av bæði okkara børnum og og teimum útsettu samfelagnmog okkara eldru ogáteira sjúku tí hava vit ikki tað sum sagt so hava vit ikki vælferðarsamfelag meir og so er eisini vandur fyri at nógv sum eru í arbeiðsmarknaðin í dag o eisini prváta á arbeiðsmarknaðinum mugu fara heim at taka sær av sínum foreldrum og so framvegis tí at landið kann ikki bjóða ta tænasta ella kommunan takk fyrijata
takk næst at røða er annika olsen ger so væl

a fyri takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum um at gera ein nýggjan almennan mun til flokslit og hvar ið flokkarnir standa í mun til eitt tílíkt mál sum hetta so trúgvi eg at allir flokkar mugu ásanna tað at okur standa yvirfyri ein av teirri størstu uppgávuni yvirhøvur á arbeiðsmarknaðinum nemliga tað at rekrotera starvsfólk til umsorganarstørvini okur hava fleiri ferð at hoyrt er í dag og tú hevur eisini verðir umrødt nógv í miðlunum at sambært búskaparráðnum so koma tað at mangla sjey hundrað starvsfólk á umsorganarstarvunum tey næstu tíggju árini sjey hundrað starvsfólk sum als ikki eru tøk yvirhøvur í dag víst hevur eisini verið á tænastumannareformin frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss sum líkasum legði eitt eitt grundarlag undir sum okur hava í dag har ið tey typisku kvinnustørvini altso umsorganarstørvini vórðu lønt lægri tí man metti ikki at kvinnurnar vóru forsyrgjarar tá vóru menninar sum fóru avstava teimumhøgu lønunum meðan kvinnurnar fingu at so at kalla bara ja lummapengar okur tosaðu um heilsuhjálparar okur tosa um ljósmør okr tosa um námsfrøðingar okur tosa um heilsuhjálparar okur tosa um sjúkrarøktarfrøðingar og sovíðari sum í dag nokk neyvan eru kunna liva av lummapengum hetta eg eri forsyrgjarar í dag familju minst er broytt síðani í trýssunum í dag eru kvinnurnar eins stórir forsyrgjarar og menninar og tað er nakað sum okur mugu taka í álvara um okur vilja tað ella ikki at familjumynstri er eitt heilt annað enn tað var í trýssunum og harvið so eisini lønarlagið í dag er hesar kvinnurnar eisini einsamallar uppihaldarar nógvar av teimum sum arbeiða nettup í hesum starvinum eru einsamallar uppihaldarar og tað kunnu okur ikki síggja burturfrá í dag hava okur bara viljað siga viðgjørt lønina sum eitt eistakan brikka í øllumøllum heila og tað kann ikki standa einsamalt tí hetta her er ein øgiliga stórur trupulleiki yvirhøvur hetir ein strukturellur trupulleiki okur standa yvirfyri sum krevur øgiliga nógvar ábøtur á nógvum frontum ookur tosa eisini normeroyingar okur tosa sjálvan vikuna arbeiðsvikuna tí hetta hetta er starv sum eru í skiftandi vaktum sum ger tað at í allarflestu førum er tað øgiliga trupult at arbeiða fulla viku og okur tosað eisini um at rekrotera nýggj fólk inn á økini gera tað aktraktivt at nettupp velja hesi økini til heldur enn frá okur hava sæð hagtøl frá eitt nú heilsuhjálparafelagnum frá tvey túsund og tjúgu sum vísa at miðalaldurin á heilsuhjálparanum er hálvtrýss ár og til samanberingar biðja bara fyri at taka tvey túsund og nítjan varð hann sjeyogfjøruti tað val siga at okur hava eisini ein aldrandella hava við at gera ein aldrandi aldursbólk sum ger tað at tað verða færri og færri sum taka við í tí yngru endanum tað á leina er eisini ein kemtistór avbjóðing og so at taka býtið millum tey faklærdu og tey ófaklærdu visti okur taka heilsuhjálparanar aftur sum eitt dømi so vísir vísa hagtølini at av teimum tvey hundrað og fýraogtjúgu heilsuhjálparanum sum starvast her í suðurstreymi eru tað hundrað og níggjuogtjúgu ófaklærd og fimmoghálvfems eru faklærd eisini tað er ein kemtiavbjóðing okur eiga at hyggja eftir útbúgvingarskipanini hvussu kunnu okur gera tað meira aftraktivt hjá ungum kvinnum serliga at taka við hesum fakunum og o velja ta útbúgvingarleiðina eg havi fleiri ferð nevnt tað at okur eiga eisini t hyggja eftir okara miðnámsskúla sum ja í dag hevur náttúrubreyt hugbreyt og tøknibreyt og sovíðari hví hevur mann ikki eina heilsubreyt soleiðis mann longu frája viðvið miðnámsskúla aldri eggjarungum kvinnum at velja hesi fakini sum kanska kunna byggja víðari upp á tey vistað ætla at fara til lækna og so víðari eg haldi eisini mann eigur at hyggja upp á hetta her við at hava løn undir útbúgving at eitt nú heilsuhjálparar og heilsurøktarar sum taka útbúgvingina suðuriy og suðuroy ág heilsuskúlanhar suðuri eisini kunna fáa løn undir útbúgving og við tað at hetta her er primerstørv sum eisini kommunurnar koma at vara av so kundi tað verið eitt býti í millum landið o kommunu at mann betaldi tað og onkursvegna knýtti tey at einum starvsstaði úti í kommununi soleiðis at mann fasthelt teimum úti í í økinum og fekk tað ati at arbeiða eitt nú innan eldraøki her í í í suðurstreymi har tað manglar í stóran stíl tað nyttar øiliga lítið at byggja úti ellisheim og reabiliteringsdeplar og sovíðari við so okur ikki kunna seta faklærdfólk í staðin til at taka sær av okkara gomlu so tí er hesin trupulleikin nógv nógv meira samansettur enn bara sjálvir lønarstegin og eg vóni veruligani at allir flokkar tvørtur um floksmórk kunna taka hendan stóra trupulleikan í nógv størri álvara enn hvat okur gera takk fyri frú takk næst at røða er bjørt samuelsen
forkvinna eg haldi heta eit týdningarmikið mál sum javnaðarflokkurin hevur tikið fram h eg haldi sjávt uppskoti eg kanska eg veitsk um eg skal kalla tað itt sindur lætt í mun til at hetta er eitt øgiliga kann mann siga eitt avbjóðandi mál eitt stórt mál og satt at siga so vænti at hetta verður eitt av teimum høvuðsmálunum vit fara at kjakast um í drúgva tíð í politikki frá nú av og nøkur ár frameftir vænti eg orsøkin er nokk so eyðsýnt vit hava eina lønarskipan í samfelagnum har gjógvin millum tær høgu lønar og tær lægru lønar er sloppin at vaksa og sjálvandi er henda gjáin bæði váksin ella hon er hon er so stór tí at upprunalønarásetingarnar í síni tíð vaktaðu størvin er ymiskt har tað vit ofta kalla tey klassisku kvinnustarvini men eg vil gjarna her undirstrika tað als ikki bara er talan um kvinnustørv er eisini nógv størv hjá monnum vórðu flokkaði logt í mun til onnur størv og tað ikki og tað er als ikki javnvág ímillum hvat mann fær fyri í løn fyri sítt arbeiði í mun til bæði ábyrgd og týdning av starvinum samfelagstýdning og ikki minst sjálvandi eisini útbúgving og førleikar og royndir vit eru í teiri støðu at vit verða noydd at loysa hesa avbjóðingina tí hendan gjógvin er sloppin at vaksa og vit vita tað øll at mann so hevur havt hesa her prosentvísi ásetingarnar av lønum í í allarflestu førum tá ið lønarhækkingar hava verið og í nógv størstan mun tað ger jú sjálvandi at gjáin veksur ár fyri ár tí at eitt lítið prosent av eini høgari løn kann vera nógvar krónur meðan eitt høngt prosent av ini lágarløn kann vera lágariløn kann vera lutfalsliga fáar krónur og tá ið prosenttalið ofta er tað sama so sigur tað seg sjálvt at tær smærru ella tær lægru lønirnar koma longri o longri burtur frá teimum høguðlønunum hvussu loysir mann so hettahr eg haldi ikki tað finst nakað kvikfiks her tað er eingin ivi um at fakfeløgini sjálvi hava eina sera stóra ábyrgd ati seta sg niður og samstarva um at royna at finna ein máta mann kann fáa loyst hetta uppá men tað hevur politiska skipanin eisini tað hava allir eisini allir arbeiðsgevarar ábyrgd at vera við til og tí síggi eg fyri mær at mann er noyddir at seta niður nøkur fólk sum hava øgiliga øgiliga tungar royndir á hesum økinum og sum hava dygt innlit í lønarviðurskifti sum saman við eisini politiska myndugleikarn setast niður og finna útav hvørjar leiðir kunnu vit ganga hvat er tað vit kunnu gera eitt vita vit bara eg haldi tað eri púrasta óserljóst at tosa um hann at nakrar lønir skulu lækka sjálvandi er tað ikki ein gongd leið men vit vita at hækka vit ikki teir lægstu lønirnar so koma vit ta standa í einari støðu sum longu í dag er álvarsom men sum verður púra óúthaldilig um nøkur fá ár tí vit koma at mangla so nógva heitar hendur vit koma at mangla so nógvar dyggar hendur í so nógvum størvum sum í dag eru og ja eg vil kalla tað undirlønt tey lægsu størvini í dag er tann altso tann púra reella støðan er at tvær lønir saman visti ta eru tær lægstu lønirnar tær røkka ikki til ein vanligan gerandisdag hevur tú hús og heim og trý børn so hevur tú ikki nóg mikið av pengum til at fáa gerandisdagin at at mala runt og í øllum førum ikki buru í teimum pørtunm av landinum har ið húsaleiðarin er høg og húsaprísirin er høgir og tað er so langt ífrá bara í høvuðsstaðarøkinum tað er blivin meginparturin av landinum eftir hondini og tað má est vita finna loysn uppá vit kunnu ikki bara lena okkum aftur og siga nei men hetta mugu fakfeløgno hetta máti samráðingar hetta máti tey øll loysa tað ber slett yvirhøvur ikki til mann er noyddur at seta sniður og finna út av hvussu kunnu vit eina ferð fyri allar ella fyri øll lyfta tey lægsu størvini soleiðis at allar lønir føroyum vera virðiligar og ikki minst tey sum hava hesi størvini har vit vita a vit kunna at mangla so nógvar hendur í framtíðini hvussu gera vit tað eggjandi og og at fara undir hesar útbúgvingarnar at fáa sær hesi størvini ella taka við hesum størvunum eisini teimum størvunum sum ikki krevja útbúgving tað er vit vita at fakfeløgini sum umboða hesa bólkarnir hava jú fleiri ferð víst á at lønin er nummar eitt men tað er eisini ein spurningur um útbúgvingarmøguleikar um førleikamenningarmøguleikar og um umstøðurnar altso arbeiðsumstøðurnar í gerandisdegnum og tá kemur slíkt sum tala á arbeiðstímum møguleika fyri fullum brøki og allir teir spurningarnar inn tíðin hjá mær er við at vera farin frú forkvinna men eg havi bara hug at siga ati politiska skipaninir allir flokkar a tingi muga finna ein máta at kunna loysa hesa avbjóðingina tí vit hava nakrar lønarbólkar í hesum samfelagnum sum hava eina løn sum ikki virðilig úti frá tí sum krevst dagsins samfelag og tað er ein avbjóðing sum vit sleppa uttanum at loysa takk fyrikfyr

frúui forkvinna ja nú hava vit havt eitt nokk so langt orðaskifti um hetta her uppskotið hjá javnaðarflokkinum sum eg havi hug at hug at nevna eina aferð afturat hvat tað snýr seg um og tað er at løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna hvussu mann kann gera ein nýggjan almennan lønarstiga við útgangsstøði í útbúgving og ábyrgd sum kann vera grundarlag undir øllum lønarsamráðingum í framtíðini og leggja eina frágreiðing um hetta fyri løgtingið øgiliga nógv av hesum orðaskiftim nú snúði seg um at tað ber ikki til vit kunnu ikki finna úav tí hetta verður ómøguligt og tað verður kríggj og eg veit ikki hvat annað eg skuldi nevnt men visi mann ger tað hugsar tað nokk so einfalt so stendur her útbúgving útgangsstøðið skal vera útbúgving og ábyrgd útgangsstøði í tí lógini sum politiskt hevur flokkað hesi størvini er forsyrgjari ikki forsyrgjari tað eru tey bæði orðini sum liggja til grund undir tí lønarstiganum sum vit hava innan fyri tað almenna nú og sjálvandi eg veit eisini at tað eru mannfólkastórv sum eisini eru lágt flokkaðu í hesum her men tann stóri bólkurin sum øll onnur hava inni á tað eru tey kvinnu størvini og mann kann siga at tað er ringt nokk at tann hugburðin var galdandi fyri góðum tretivu árum síðani men vist tað statvek er galdandi í dag so stendur illa til haldi eg so eru vit komnu ótrúliga stutt tí at samfelagið hevur broytt seg so øgiliga nógv hesi her árini og hví ikki fylgja við á á arbeiðsmarknaðinum eisini vit hava kanska eini seks hundrað stakir uppihaldar sum skulu forsyrgja hæro sínum við einari løn sum kanska er øgiliga lág sum bleiv roknað sum eitt ískoyti fyri nøkrum árum síðani og vit hava enntá eit samfelag har har ein familja við tveimum inntøkum ikki klárar at fáa tak yvir høvdið til dømis tí at onnur lønin er kanska í so lág so at at vit ikki vilja broyta hettar tað haldi eg kann ikki vera rætt og so hava vit eisini hoyrt nógv um hesar her avbjóðingarnar á vælferðarsamfelagnum og so víðari øh og egeri ivvíst um tað at ein partur av at loysa tann langsiktaða trupulleikan sum vit hava innan fyri í vælferðar øki við arbeiðsmegi tað er nettupp at broyta hugburðin virðingina fyri størvinum og fáa tey flokkað eftir nøkrum øðrum prinsippum hetta uppskotið sigur at mann skal gera tað arbeiði og síðani er tað partarnir av arbeiðsmarknaðinum skulu taka yvir hetta snýr seg um nøkur grundprinsippir og so er tað partarnir áv arbeiðsmarknaðinum og vit høvdu haldi eg sjálv eitt stórt gjøgnumbrot í samstarvinum á arbeiðsmarknaðinum í undanfarnu samgongu tá ið mann fekk etabilerað trý partar av samráðingar har allir partar arbeiðsgevarin og og og ogløgmóttakarin setti seg niður og tað er tað sum mann brúkar í framkomnu londum tá mann hevur stórar avbjóðingar sum kanska taka nógv ár og eru kompenseraðir at loysa so seta allir partar seg niður og tosa saman við ábyrgd og vilja gera koma við sínum ískoyti til hvussu mann skal loysa tað og sjálvandi skulu vit hyggja eftir hesum heri nú levndi eg tað er tann ljóðar so einfalta tð har við ábyrgd og løn men men tað er eisini sjálvandi skal mann hyggja eftir og royna at flokka ta gongdina sum hevði veri á á almenna arbeiðsmarknaðinum síðani innan fyri løn og og og og og og summi hava fingið eftirløn og summi løn og summi viðbøtur og sovíðari men tað kann ikki passa at eitt so høgt útbúgvi samfelag sum tað føroyska ikki ber til at koma við einum boði upp á hvussu hasi tingini síggja út tað nokti eg at trúgva so haldi vit hava innvesterað skeivt í okkara útbúgvingarskipan visti ikki ber til so at tað sum eg bara vil siga tað er at hetta er nakað sum eg trúgvi mann kann lata vera at gera tað beint nú men hetta verður ikki burtur og vit fáa ikki loyst teir vælferðartrupulleikarn sum okkara samfelag hevur yvirtí vistu vit halda áfram við at síggja burtur frá hesum takk fyri frú forkvinna takk fyri

vørðsføðina eg kann væl fylgja egnum samvæljum tí at tað verður ein avbjóðing við vælferðartænastum og alt tað tær tá ið krøvini bleiv stór og so nevnir eg tær at tað er útbúgving og ábyrgd sum skal verða avgerandi fyri lønarstigi og taka nøvstu fylgja men tað eru nøkur arbeiðspláss sum eru samansett av bæði faklærdum og ófaklærdum innan fyri vælferðararvaskin og eg hugsi til um sum dagstovnarar har tú hevur bæði pedagogar og hjálparfólk um vit nú skulu lyfta løna hjá tí faklærdapartinum uttan at lyfta løna hjá hinum tá skal mann so økja um munin lønarmunin inni á tí arbeiðsplássinum og hevur mann gjørt tær tankar um hvat tað kann betíða fyri trivnaðin á tí arbeiðsplássinum at lønarmunurin veksur takk fyri takk eyðkund saman
amolsen ger so væl ja takk fyri haraform
formaður ja vit hava akkurát hetta her øki sum sum spyrjarin ella helgi abramsen nevnir har hevur mann jú fingið eina hjálparfólkaútbúgving og harafturat so hava vit eisini samtykt lóggávu um um hetta her við lívlendgarlæru og við at mann fær meritt fyri lívsoyndirbeint nú men vit hava jú gjørt eina skipan har mann kann fáa vurderað tey tingini til dømis mannar arbeiðsum hjálparfólk í tjúgu ár men hevur ikki útbúgving men so er tað royndirnar sum telja hasi tingini hasi amboðini teyteku mann við í tað arbeiðið sum mann fer at gera eg sigi iki ter einkult men vit hava amboð til at loysa eisini hasar truplu støðurnar vist vit vilja takk fyri frú forkvina
takk fyri so vóru ikki fleiri sum høvdu biðið um orðið í hesum máli og orðaskiftið er endað og løgtingsmál nummar fýra tjúgu einogtjúgu uppskot til samtyktar um almennan lønarstig at verða beint rættarnevndini síðani fara vit undir fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar tvey tjúgu einogtjúgu uppskot til samtyktar um ársfrágreiðing frá løgtingsins umboðsmanni fyri árið tjúgu tjúgu og eg skal biðja um framsøgufólk hvat tey verða fyri fólkaflokkin khristian andreassen fyri javnaðarflokkin eygun samuelsen fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri tjóðveldi siri stenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri nei fyri framsókn ruttvang tann fyrsti at fáa orðið verður framsøgumaður fólkafloksins christian andreasen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðingin hjá løgnsumboðsmanni fyri ár tvey túsund og tjúgu sum er til viðgerðar hetta her tann tjúgunda ársfrágreiðingin hjá umboðsmanninum sum er tilviðgerðar vit fingu nýggjan umboðsmann eisini herfyri so hetta er so u frágreiðingin hjá tí undanfarna umboðsmanninum sum sum legði frá sær fyri kortum og í tvey túsnogtjúgu fekk umboðsmaðurin gott var at hundrað klaður og meginpartin rblivu avgreiddar í árinum áðrenn einogtreti desembur

tay økini sum serliga vt klaða vera um tað al barnaverndarøkið og eisini á kommunalu økinum

er øgiliga viktigt at rætta trygdin er í lagi tá ið tað snýr seg um so inntrívandi avgerðir sum verða tiknar á tí økinum á kommunala økinum eru eisini navar klaður og oftani heur tað verið klaður um starvsfólkamál og og sovíðari sum hava sum hava fylt nógso nógv umboðsmaðurin kann eisini taka mál upp til viðgerðar sjálv sjálv sjálvur og í jør vórðu átta mál tikin upp av av av uttan nógvum klæð at fyrilág og har blivu so fimm av teimum avgreidd í fjør og umboðsmaðurin ger so tað at hann skrivar álit í í teimum málunum hann tekur til viðgerðar og er talan um kritikk so verur tað skrivað niður og er talan um so so vð so fær vavverandi landsstýrismaður kommunan og løgmaður og eisini formaskapurin fráboðan um ta avgerðir og tað eru tvær sovorligar fráboðanar komnar til formaskapin løgtingina í tvey túundog tjúgu og í sjálvari frágreiðingini hjá umboðsmanninum sær mann eisini at

sum eg haldi verða áhugaverd tað er hetta her við rættindini hjá børnum til útbúgving umboðsmaðurin er eisini barnaumboðsmaður so so er kanska ongu r kanska saman við tí at umboðsmaðurin tók tað til viðgerðar í fjør eitt annað øki sum bleiv viðgjørt er hetta her við at parthoyra altso tá ið ein myndugleiki tekur avger í einum máli so skulu allir partar hoyrast og tað er ein stórur partur av rættatrygdini at ein avgerð verður tikin á faktuelt røttu grundarlagi og har ið inngongur sum eisini allar allir partar sum hava verðið málið at gera a erið hoyrdir áðrenn áðrenn endaliga avgerð veður tikin og tað tað er nærmastan sjálvfylgi tað eigur at veða uppfylt á einum ein myndugleiki tekur han í avgerð tí allar reglur um málsviðgerð siga ú tey at eitt mál skal upplýsast best møguligt til tess at tryggja at avgerðin er røtt og eisini bæði lógliga røtt og faktueltu røtt eitt annað øki sum umboðsmaðurin hevur viðgjørt í fjør var hesin her spurningurin hvat er ein almenn fyrisiting vit hava jú landsstýrið og vit hava kommunur men hvat við interkommunalum felagsskapum og almennum partafeløgum suvíðari so so har er har har eitt álit skrivað um tað og og tað er eisini sera áhugavert

virkar sjálvstøðugt frá løgtinginum sjálvt um tí løgtingið sum velumumboðsmannin so ein viðgerð løgtingið skal ikki ganga út upp á at taka undir við ella kritisera tær tær niðurstøður sum

mann hevur fugt á tíðn á teimum økjunum so esta at at avgerðin a á tíøkinum vera rættari hetta málið verður viðgjørt í rættarnevndini og umboðsmaðurin verður kallaður inn til til hoyringar og so taka vit o tosa nærri um frágreiðingina og so siga vit álit tá ið tað er liðugt takk fyri
ja takk næstu røðari er eyðgun samaelsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður hetta her er so ársfrágreiðingin hjá løgtingsins umboðsmanni og sum vit hava hoyrt undanfarna røðara so komu yvir hundrað hundrað klaður inn seinasta ár og tað stóra talið av av av klæðum tað var ella tey tey størstu tølini tað var barnaverndartænastur ella barnaverndarmál børn og ung og so var tað eisini innan fyri hetta her innan fyri kommunurnar at tað vóru nokk so nógvar kærur og tað haldi eg mann tag er nokk so vanligt man siga tað soleiðisnar h tað sum eg haldi er eitt sindur tað er eitt sindur so man siga má keg mán siga seta spurtmasser ella undrúvnarvert at tað eru so nógvar klaður um barnaverndartænasturnar sum jú eru ymiskar í í í stødd og at altso at tað talið er knappligan ella ikki knappliga jú tað hevur ofta verið fyrr men at tað er so stórt nú ha og har hava vit har hava vit tosað um sovorit sum barnaverndarlógina sum eru frá tvey túsund og níggju um tað eru eru nøkur ting í tí lógini sum burdu verið endurskoðað ikki tí at tað er ikki tað tað verið víst til hesari frágreiðingini beinleiðis men onkra aðrutíð so havi eg hvussu hevur mann upplivað at umboðsmaðurin hevur víst á at tað eru onkrar vleikleikar í onkrum lógum og tá hevur mann so roynt at fylgt tíð og gjørt tær broytingarnar men tað at tað eru so nógv mál innan nógvar klæður innan fyri hasa málsviðgerðinatað tað setir eitt sindur av spurningum ella fær ein at hugsa eitt sindur um eru nøkur ting har sum kundu verið broytt og tað kann jú vera bæði hjá umboðsmanninum sjálv ella hetta her við mannagongdum men tað kann eisini vera lóggáva til dømis hevur tað eisini verið kjakaðust nokk so nógv her um at foreldur burdu fingið hjásitað tá ið avgerðir verða tiknar við børnum ella burdu havt havt meira atgongd til tað ø annars so er frágreiðingin vísir hon eisini hetta her við við at mann fer at kanna ella hevur eftirlitsvitjanir innan fyri á ymiskum stovnum og tað síggja vit eisini her at mann hevur verið á tí sum er barnaheimi og øðrum stovnum um mann hevur kannað ymisk ting øog tað haldi eg er ótrúliga gott at vit hava hendan stovnin sum fer inn og hyggur eftir tí tí at eg veit at at tað vanligani hevur tað við sær at mann fer at hyggja eftir teimum tingunum sum umboðsmaðurin vísir á og mann so roynir at broyta tað til tað betra tað haldi vit hava sæð nokk so nógv so frægt sum mann nú kann broyta tað tað er sjálvandi ikki altíð tað ber til at rætta tað bara so síð einari handavending men her er nokk so nógvir málsviðgerð sum mann vísir á og tað kann jú bara blíva betur og visti tað ikki varð víst á tað so var tað so eingin møguleiki fyri at tað bleiv betur men eg haldi at eftirlitsvitjanir og kanningar eru eisini gott at okkara hesin stovnurin ger tað ø og at tað veruligani gera ein mun og tað sum eg eisini haldi eg sera gleðiligt at síggja her tað er tað at mann tekur teg má mann tekur rættin hjá børnum undir útbúgving til útbúgving fram sum barnaumboð umboðsmaður og at mann eisini hevur verið á onkrai ráðstevnu tað er hvussu her nógv frammi í okkara grannalondum hesi árini at hvussu hvussu mann kann skipa tingini so at børnini verða meira hoyrd í heila tikið ikki bara innan fyri eitt bestemt øki men at børn meira verða hoyrd og tað tað haldi eg eitt eitt sum eitt sum mann eisini er byrjaður at hyggja uppá her hjá barnaumboðnum tað haldi eg sera gleðiligt øheg veit ikki um tað er so øgiliga nógv meira at siga um hatta her mannagongdin í hesum her er jú at at hendan her frágreiðingin hon fer í rættarnevndina og har har hevur mann so hoyringar og har fer javnaðarflokkurin sjálvandi eisini at geva hesum málinum eina góða viðgerð og eg haldi bara at mann har kanska kann kjakast eitt sindur um kanska um tað eru ting sum kunnu broytast sum mann kann koma við nøkrum tilmælum um at broyta ella og hvat er sum sum mann politiskt eisini fær gjørt nakrar broytingar innan fyri hesi økini til dømis barnavernd so at ella kann mæla til at ting verða verða hugnarri at og man so møguliga fær tað broytt tað haldi eg hevði verið rættiliga relevant so vit fara at geva hesm gevið sær frágreingini eina góða viðgerð í rættarnevndini takk fyri harra formaðurja
takk so verð tað siri stenberg sum fær eina viðmerking ger so væltakk fyri hara
formaður ja eg haldi at tað er vælja gott at mann viðger frá frágreiðingina sjálvandi fer mann ikki niður í niðurstøðurnar sum uppsmálarum komu til tað hevur mann fulla virðing fyrr men tað er meira tað at okur eisini sum løgting kunnu hyggja eftir um tað eru ávís mál sum stinga burturúr og kanska um tað eru nøkur ting mann átti at hugta eftir lóggávuni og har haldi eg tað sker eitt sindur í eyguni at at nógv av teimum nógvar nógv av málunum hava vit børn at gera altso har sum har sum mann hevur nakað at fílast á báðar barnaverdarøkinum og eisini barnaheimsøkinum at tað er faktiskt at at tað er neyðugt at mann kanska hyggur eftir tí tað haldi eg hvør falla tú greiðar at taka sum ein lærdu hon burtur úr úrsuni har har er okkurt sum luktingi at riggja uppá eyðkundshavnar
ja takk
tk fyri harra formaður ja eg eri púra samd og sum eg eisini nevndi so haldi eg at vit kanska áttu at hugt eitt sindur meira eftir eisini að tað rákið sum er í í okkara grannalondum um hvussu mann eisini í lóggávu kann tryggja at børnini koma meira framat altso tá ið tá i tey blíva sjálvandi er tað skulu tey vera før fyri at taka støðu men hetta her við at seta barnið og hvat barnini sjálvt heldur meira í miðdepilin enn mann hevur kanska gjørt í traditionellari lóggávu tað hevur mann kanska verið eitt sindur afturhaldin við men tað haldi eg eisini at hetta her er eitt gott høvi til at siga okkum tí at tað er nemiliga tær kærnar sum kanska økjast í tali og tí haldi eg eisini mann skal hyggja eftir økjunum børnoung ikki bara barnaverndartænastu men børnuung í heila tikið takk fyri harra formaðursoer tað
edvar jacobsen ger so væl
takk fyri hara formaður tað var akkurát ymisk mál sum eru í hesari frágreiðingini og har hevur tað eisini verið borið fram her akkurát nú í sambandi við barnaverndartænastuna har vóru nógvi negvar klaður rundan um tað og so var tað nøkur onnur eisini mál sum viðvígdu børnum tá hugsi eg bara tað tá eiman sum kanska vurderar hvat er tað sum ger tað so er tað er tað bara øgiliga staðiliga áhitað okkum øll at vit vit virkuliga hugsa barnsins tarv hann hann er so øgiliga stórur og tað heldur ikki er tað ordiliga lítil børn so er tað kanska ilt at spyrja inn til men am mann veruliga hyggur eftir tørvin hjá børnum og setir barnið í fokus hvar barnið hevur tað best og hví hví evintuelt støðurnar eru sum tær eru takk fyri harra formaður

maður ja eg helti meg eisini við at undir hesum her við vitjanin á barnaheiminum ella teimum teimum stovnunum sum sum barnaheimin nú er tað er meira enn ein ovstað har verður nevnt haldi eg eg haldi tað varð nevnt í her at ætlanin við at bøta um høliðsumstøðurnar við at byggja nýtt vóru ikki sleptar men skuldu eftirmetast og eg haldi at bæði henda frágreiðingin og eisini undanfarin ár vísa at tað er alneyðugt at mann fer at gera nakað við umstøðurnar hjá teimum børnum sum sum eru á barnaverndarstovninum hjá okkum so tað vóni eg at at tað fer at verða verða tikið upp nei tað er ikki langtsíðani gjørt tað er statvekk er tað pláss til batar og mann hevur hoyrt athetta landsstarivið tosað um barnabústovnar men mann veit ikki akkurát hvat liggur í orðunu um barnabústovrnar og hvat fer at henda á tí økinum eg gleði meg at hoyra meir takk fyri harra formaður
ja so er tað helgi abramsen ger so vælja harra formaður
hetta er so endan her ársfrágreiðingin fyri tveytsund og tjúgu hjá løgtings umboðsmanni tann seinasta hjá selja ólavstovu sum hevur gjørt eitt gott arbeiði fyri enda stovnin í nógv ár og sum fleiri av lóngu hava nevnt so er endamálið við hesær viðgerðini ikki at umrøða tey einstøku málini men heldur hava eina yvirskipað viðgerð av hesi frágreiðingini tí sjálvandi málini tey snúgvað seg nokk so nógv um tulking av lógum og tað er ikki akkurát tað vit skulu sjálvandi halda okkum tltað politiska partin og og og tað sum mann so skann siga er tað at tað sum ein sóvonður frágreiðingan kann kann vísa okkum ta er hvar skulu vit seta inn hvar er ein tørvur til at gera nøkur ting og tí haldi tað er gott at vit hava hesa frágreiðingina og vit hava hndan stovnirn sum er løgtingsins umboðsmaður ønógva tíðir sjálvandi sum stendur í har er hægtøl og og tað er soso hagtøl oð mann mann kann tulka tað sumá vil um til dømis færri kærur koma inn so kann tað sjálandi merkja tað at nú fungerar alt væl men tað kann eisini merkja at fólk ikki eru so røska at kæra um um tað og kanska kanska ikki hava nóg stórt álit á stovninum blívur tað fleiri kærur so kann tað sjávandi eisini merkja bæði tað at at tað eru fleiri mistøk sum henda í fyrisitingini men tað kann eisini merkja tað at at løgtings umboðsmaður sum stovnur virka væl so mann kann tulka tað sum mann vil men tá i vit hyggja eftir eg haldi t er sjálvur tað er øgiliga gott at vit finga int á stovnin tí at eg haldi at fyrisitingin hevur stórar respekt fyri fyri lagtinsumboðsmanni og at tá ið mann fær eina átalu fyri eitt el annað so so skunda mann sær at rætta upp á tingini og tað eg val tað sum er endamáli tá at hyggja eftir teimum einstøku kærunum ella bólkunum so so er tað einin at t taka seg aftur í at at tað mesta snýr seg um kommunur tað er sirka triðingurin av øllum kærnum snúgvast sum kommunu er nú veit ikki orliga hvussu tað er deilt í millum tær einstøu kommunurnar men eg haldi at tað er ein avbjóðing sum vit absolutt eiga at hugsa um í føroyum vit hava onkrar øgiliga smáar kommunur og tað sigur seg sjálvt at ein kommuna við kanska færri enn fjøruti fólkum hon kann ikki hava eina stóra fyrisiting og vit leggja øki ú til kommunurnar stór øki ú til kommunurnar at fyrisita og spurningur blívur so kann ein so lítil kommuna nú veit eg mnmann loysta við at gera samstørv henda við handanveg men men hvussu hvussu stóra umsitingarliga orku hevur ein so pikkaligd kommuna til at taka sær av teimum uppgávunum sum ein kommuna hevur í dag tað haldi eg absolutt er er t e er ein spurningur vit eiga at spyrja okkum sjálv í føroyum tí at tí at har er absolutt ein avbjóðing og tað blívur eitt sindur av lógartulkingar soleiðisnar sum sum mon nú heldur tað vera best men eg eg haldi ikki at tær altíð eru so ræðuliga rættar eg haldi meg minnast at tá mann hyggur eitt sindur nøkur ár aftur at at tað var fleiri hetta er bara úti frav minninum eg sle ikki ikkur atat er so men eg meini at tað var nógv fleiri mál snúði seg um innlit ella vantandi innlit sum fólk fingu sum sum kærunar snúðu seg um og eg haldi at mann er komin við tíðini meira inn á tað at fyrstu árini hoyrdi mann øgiliga ofta hetta her at fyrst upp á nakrað sum helst mátað bar til at sleppa undankiva innlit so skuldi mann tað eg haldi hugburðin er broytt eitt sindur tann vegin at tú skalt altíð g geva innlit og so skalt hava góða grundgerð fyri geva undantak so og eg haldi at tað er øgiliga heppið at mann mann hevur vent teg tann vegin tí at tí at vit skulu ikki gloyma at tað fyrisitingin er til fyri at tæna borgarunum og og sjálvandi skulu fólk fáa innlit so nógv sum møguligt men eg haldi altíð alt so skal ikki siga nógv meira umheftur her eg haldi at vit hava rættar og finganastovnuri sum ett løgtingsins umboðsmaður fyri eftir hondunum nokk so nógvum árum síðani tí attí at tað er víst at vit hava vit hava brúk fyri hesum her og og vit hava fingið rætt upp í nøkrum tingum og tað haldi eg er er gott og og gagnligt takk fyri ja
ter a sover tað siri stenberg sum fær orðiðger so væl
takk fyri harra formaður sum vanligt so viðgerð okur eina ferð um árið frágreiðingina hjá løgtingsins umboðsmanni og hendan er so tann frá tjúgutjúgu og tá varð stovnurin eisini tjúgu ár so eg haldi okur siga eisini til lukku og eisini til nýggja umboðsmanninum og takka fráfarandi fyri gott arbeiði eg haldi tað er verið ótrúliga týdningarmikið tað arbeiðið sum er verið gjørt og altíð hevur verið gjørt og eg var eisini serliga glað tá ið mann nøkur ár aftaná eisini fekk eitt barnaumboð tað haldi eg hevði rættiliga stóran týdning tað er týdningarmikið at hava stovnar sum kunna verja borgarin og umboðsmansstovnurin er ein týdningarmikil partur eisini av rættari trygdini h umboðsmaðurin hevur eftirlit við umsitingini og við tí at umsitingin fremur sínar skyldur og ikki fremur órætt móti borgarum ella ímóti fólki og tað haldi eg eri viktigt og eisini tað at tað er so miki opið at øll kunna venda sær til umboðsmanninum og so er ta sjálvandi reglar um hvussu tey hvat tey kunna taka upp og ikki eg upplivi akkurátsum hini at tað er ein stór virðing um stovnin ø eingin vil hava átalu frá umboðsmanninum taðel hvussu mínari faring og tá ið tú kemur eisini í landsstýrið so var tað eitt av teimum fyrstu tingunum mann fer at vita mann vil helst ikki hava átalu frá landsgrannskoðaniog frá umboðsmanninum so tað er nakað sum mann passar í hvørfall gott uppá so tað evr tað er virðing um tað ogtað e viktigt

nevnt tað so ofta fyrr at tey arbeiðir sum eisini eru gjørd har har tað hevur verið møguleiki at taka mál upp á egnum áðum hava eisini ført til stórar batar í føroyska samfelagnum millum annað tað at mann fekk fyri nøkrum árum síðani gjørt eitt eina øiliga góða gjøgnumgongd av umstøðunum innan fyri barnasíkulatríðina og tað leiddist so til at málið eisini bleiv tikið upp politiskt og mann fekk gjørt stórar batar innan fyri barnasúkatryna soleiðis at børn ikki blev inlígd saman við vaksna longur men mann fekk eina dadeild setta á stovn tað tað haldi eg at hvørfall eitt av teimum bestu ítøkiligu úrslitunum fyri tjúgu tjúgu er tað víst á at tað er væl um ella beint oman fyri hundrað klaður og eisini hvussu nógv talið av málum østovnurin tikið upp av egnum áum og her er so ein røð av ymiskum hagtølum men tað stendur so eisini at talið hækkar og tað ongantíð hava verið fleiri mál og at tað er serliga talið á klæðum á tí kommunala økinum og á barnaverndarøkinum sjálvandi fara okur ikki inn í viðgerðinar taðer hava okur virðing fyri men eg haldi at okur eiga athyggja eftir at eta nøkur ting sum ganga aftur áðre undan ári so kann tað vera ta eg neyðugt at hygja eftir onkrari lóggávu ella oonkrum strukturi í hvørfall sum at tað er neyðugt at at broyta broyta nakað í og tí haldi eg henda frágreiðingin sum okur fáa eigur at fáa okum øll at refekrefelektera eitt sindur um um tað er neyðugt at hyggja eftir nøkrum tingum sum kanska kunna vera gera samfelagið jokum betri ø eg havi so roynt at fylgt við í hesi gongdini o tað haldi eg tey flestu gera og eg haldi faktiskt at tað er rættiliga álvarsamt og eigur at føra til at mann hyggur eftir lóggávu tí at eg haldi eisini teir reisir spurningar tá mann sær ati tað kommunala økið blívu við at liggja øgiliga høgt og barnaverndarøki liggur øgiliga høgt og mann an siga barnaverndarøki er eisini komunalt øki so tað er næstan næstan ella ein øgiliga stórur partur av málunum eru í tí geiranum okur hava eisini tey seinnu árini valt at lagt fleiri fleiri økir út til kommunurnar men okur hava ikki styrt tann partin sumsum eisini eitur kommunalt eftirlit og og alt tað og tað er kanska nakað sum mann kundi hugt eftir um tað átti at verið kanska arbeitt við at styrkt teir fyrisitingarligu førleikarnar í kommununum eisini innan fyri barnaverndarøkið og í kommununum sum heild tað er bara eitt eitt eittsum mann sum eg haldi man mann meigur at kunna konkluderað út frá at tað hevr verið afturvendandi í nógv ár og so er tað sjálvandi mál um innlit og starvsfólkamál og hvørt á síðnum sum eisini kunna vera kunna vera allastaðni eisini hjá almennum stovnum ø barnaverndarøki ta viðgerð haldi eg mann kann siga teir allarveikastu borgararnar í samfelagnum og visti mann hyggur inn á ársfrágreiðingina hjá barnaverndarstovuni so eru tað á leið níggju hundrað barnaverndarmál í føroyum í tjúgu tjúgu altso tað árið sum hendan frágreiðingin er skrivaðá og tað er rættiliga nógv og tað er mál sum eru størsti parturin er um vannríkt ø so kemur hetta her við hættisligari atferð og so kemur nakað við harðskapi og so tað eisini nakað við at tú kann eisini seta mál í í gongd hjá óføttum børnum og tað er eitt øki sum kostar beint um ella anakrar fýrs milliónir barnaverndarøki og tað stendur eisini at tað eru níggjuogfýrs børn til fosstors í føroyum og eg haldi at onkur spurningur sum verið her inni hevur víst at tað eru hein hundrað og tjúgu sirkað børn sum eru umsorgarnar yvirtikin í føroyum og tað er eitt øgiliga stórt tal í einum a líka mas ikki mo kasn siga v lítlum landi men í einum landi har okur eisini siga at tað alt er so gott og her er eisini rættiliga nógv gott men her eru eisini borgarar sum sum hava trupulleikar

tað er eisini nógv bødt sum e hava altso er til umlatting og so hava ogur sjálvandi barnaheimi og allar stovnarnar sum hoyra hartil eg haldi at eta hetta øgiliga stórt og týdningarmikið øki sum viðger okra allarvðreknasti borgarar ø og tí havi eg verið serliga glað fyri at mann eisini hevur havt barnaumboði sum kann taka mál upp av egnum ávum í hesari frágreiðingini er tað eisini víst á tafturvendandi atfinningar á barnaheimsøkinum ø tá ið tá ið tað er soleiðis ati tað verður framd ein umsorganaryvirtøka tá átekur landið sær eisini nakrar skyldir tað er ikki nokk kann man siga bara tað at taka barnið út úr heiminum tú hevur eisini skyldur til at tryggja at tey forholdini sum barnið sum kemur til eru betri enn tað sum tú tekur tey frá tað skul hvørfalt liva upp til barnarættindarsáttmálan tí tað sum er endamálið við at hava barnaumboð og har hevur tað so verið víst á eg haldi tað var serliga í seytjan tann stóra frágreiðingin tá um umstøðurnar á barnaheiminum sum sum vóru truplar og ta herverið aftur her frammi fyrri einum tveimum trimum árum síðan bleiv rættiliga nógv viðgjørt og nú mansn so gjørt eina eftirlitsvitjan har mann hevur víst á at tífysisku umstøðurnar á barnaheiminum vóru truplar og eg veit ikkihvar tann hvar tað málið liggur at fáa fáa bygt barnað heim men tað hopi eg at tað hendir nakað við tí tí tað verðið víst til sum part av orsøkini til at tað eisini er øktirharðskapur og so er tað hetta hr við samanseting av børnum og eitt týðandi mál er eisini hetta her við at nøkur børn sum háv vera í umsorganar yvirtikin ikki hava fingið sína skúlagongd at mann eisini í teimum skyldum mann átekur sær sum almenni myndugleiki er rætturin til útbúgving at tað er nakað sum mann má taka í nógv størri álvara og tað hevur eisini verið nógv frammi um at tað ur verið stórt skifti í starvsfólkahópinum og tað varur nógv fakligar starvsfólk og túi verður mistrivnaður og uppsøgnir og sovíðari tóku viðgjørt her inni fleiri ferð og tað sum pá ein annan máta stóð eftir tað var tað at í truplum umstøðum tá kunna starvsfólkini ið gveits ki an kansi ga í gásareg velja at fara men børnini mugu vera so tað haldi eg r eitt øgiliga álvarsligt mál á barnaverndarøkinum eru tað sjálvandi annars mál um samveru og annað eg skal bara loyva mær at koma við ein áheitan á landsstýriskvinna í almannamálum um at taka hetta her barnaverndarøkið upp til revisión saman við kommununum soleiðis at mann tryggja sær tað at tað er púra trygt og gott at hava børn í almennum fyriskipanum og okur hava eisini hoyrt fyri einumtíð síðani at tað er ikki so einfalt at vera fosturforeldur at tey hava eisini følt at at tað hevi verið gott at fingið eit sindur av ráðgeving til tað so eg haldi at tað sum mann uppá einann máta konkludera burtur úr allar hesi her frágreiðingini tað er tað attað eru børnini sum hava allarmest tørv á okra verju so er tað eisini víst á sohonur mál sum um atat tað til dømis hevur tikið í fleiri ár at fáa eina fyritíðarpensjón viðgjørdi ta at mann hevu bíðað í áravísa og anna frá kommunulækna og tað er sjálvandi nakað sum eg hopi at at tey sum var av tíð fáa upp á pláss ø eitt annað mál var eisini hetther við barnadeildini tá ið tað var korona at tey mistu mistu deildina til koronasjúklingar men tað bleiv so broytt kanska tí at tað bleiv tikið upp eisini av hesum stovnunum og her inni og so er tað byggimál og øll onnur mál sum sum alla tíðina koma

av tí viktu serlga taer við børnunum og so tað eisini verður víst á eftirlitsstovnar á serstovnum og sambýlum har fólk ikki hava mál altso ikki kunna gera vart við seg at brunaviðurskifti til dømis ikki hva vera í ordan ringt inniklima og sovíðari tað er eisini son veikur bólkur sum okur eiga at taka hundum so eg haldi faktiskt hesar frágreiðingarnar eru rættiliga læruríkar týdningarmiklar fyri okkum øll her inni so ati tær eiga eisini at forða til tmeira enn bara ein eina viðgerð her inni men at mann eisini hyggur gypri í tey økini og kanska fremur tær broytingar sum
tjóni nols og joensen viðmerkin takk fyri harra formaður
ja tað er serliga hetta sum sker í eyguni tá i mann lesur hesa frágreiðingina frá um sum hevur íbarnaverndarøki at gera tær nógvu klæðurnar sum komnar á tí økinum tað eigur at sum onkur røðara verða inni á fyrr í dag um at at fáa okkum at umhugsa at vit eiga at eftirmeta hetta økið ongantíð for skjótt tí at tað sumann hoyrir úti í økinum tað er ofta foreldur sum eru komin í eina knípa støðu við teirra børnum tey vita ikki hvat tey skulu gera tey eru í í svárari neyð og tað einasta faktiskt sum tey kunnu gera tað er atella fara til barnaverndina og fyri at kunna fáa ta hjálpina har so blívur tað til eitt mál og tað er í øgiliga nógvum førum slett yvirhøvur ikki neyðugt so har manglar kanska okkurt millumlið áðrenn tað blívur til til eitt mál eitt barnaverndarmál tað er kanska ein orsøk til at tað er so kanska høgt tal av klæðum at at mann kanska er farin for langt í summum førum tað veit eg ikki men tað kundi veri áhugvert hjá politis

takk fyri harra formaður og takk til gjónalus joensen ja eg eri púra samd eg haldi at tað er tað sum ein sovan frágreiðing gjarna skuldi sagt okum her inni tað er at at barnarverdarøki til dømis er eitt øki sum mann eigur at fara at eftirmeta og hyggja eftir eigur tað vera eigur tað til dømis at vera lættari at fáa atgongd til hjálp uttan at tað blívur so øgiliga trupult at so eiga tað vera nøkur mann kann siga meira lág gottari tilboð tað kundi verið eitt tað er hvør fat okkurt sum týr upp á at at ja upp á nógvan máta hava okkum góða skipan men tað eru avgjørt nøkur holið sum sum mann kann hyggja eftir mann kann altíð gera tingini betri samfelagið broytast og eg haldi at tað verður nokk so nógv frammi um at akkurát tað økið er trupult og so alt barnaheimshøkið haldi eg eisini takk fyri
jata so er tað steffan klein poulsen ger so væl
javnt nú hava vit so fingið orsfrágreiðingina fyri tvey túsund og tjúgu frá løgtingsins umboðsmanni og hetta var so síðsta orsfrágreiðing frá sólju í ólavstovu og vit mugu t bara ynskja hann er vang blýan byr við hesi týdningarmiklu uppgávuni tað er soleiðis atløgtingsins umboðsmaður hevur jú eftirlit við so at siga allari føroyskari fyrisiting tað kemur til land kommunur og og øll tey feløg og stovnar sum annars hoyra til landsumsitingina og og kommunurnar so tað er ótrúliga nógv ymisk øki sum løgtingsins umbuðsnaður heldur eyga við og og uppgávan er so at at halda eyga við um um um mistøk verða framd ella um um tað eru vannrøkt á á onkrum posti og her kunnu okkara ella vit føroyski borgararnir vit kunnu klaga til løgtingsins umboðsmann ein og hvør kann klaga bert við a leggja navn til sína klæðu og har komu sum fleira nevnt hundrað og níggju klæður inn í tvey túsund og tjúgu og og tað er rættiliga ørkymlandi at at at bræðiparturin snýr seg um um børn og og løgtingsins umboðsmaður kann so eisini fara av sínum eintingum og og viðgera sumu mál og har í tvey túsnd og tjúgu vóru tað so átta av slíkum málum har løgtingumboðsmaður av sínum eindyngum fór at kanna

og løgtingsins umboðsmaður kann so finnast at ella biðja um at ella ávísa myndugleikan um at viðgera eitt mál a nýggjum ella ella ja rættleiða og kunna um hvør hvør galdandi lóg er hvør rættir borgarin hevur og her síggja vit rættiliga nógv ymisk álit tað er summi mál er øgiliga áálvarslig og summi eru kanska meira bprinsipp um at færa innlit ella ikki og til dømis eg haldi tað var nokk tað sum sigur stenbergur inni á at onkur hevði bíðað eg veikkihvussu leingi eftir hesari læknaváttanini tað hoyrdu vit í tíðindunum herfyri eitt øgiligt tral ein ein ja ein vanrøkt sum ikki má koma fyri og tað er kanska eitt nokk so ekstremt dømi og tað evr øgiliga gott at stovnurin kann koma inn yvir slík mál o og tað lat so hetta ikki kemur fyri aftur og uttan at taka støðu til hvat er rætt og skeivt so so var tá ið tunlarnarfjall teir fyltu øgiliga nógv gso varða biðið um innlit í onkrai kanning av veranditunlnum og tá helt stjórin sjálvur at talan var um innanhýsiskjøl arbeiðsskjøl men tað helt klæðarin ikki og og so kemur stovnir inn og og og sigur hvat hvat er rætt og skeivt í hesum og onkur onkur borgarur hevur klagað um maskurnar sum vóru kravdar av at hava uppi á tá hon kom í býarbussarnir her í havn teir sett spurningurn við um um heimild var til hetta og og aftur har kemur stovnurin yva og og sigur hvat rætt er skeivt og og so og soleiðis forseta av við eini rúgvu av málum og og og landsstýrismenn og annar kunnu eisini kleðast fyri at bróta sínar skyldur so also í stuttum so er stovnurin til fyri borgaran til fyri at hjálpa borgaranum at finna taka vendir upp og niður í okkara ja samfelag sum bara gerst meir og meir innvikla við lógum og rættindum og paragrafum og og syrgjast fyri at eingi vanríkt fer fram

at vit bara hava álit á tí arbeiði sum tí eftirlitið sum fer fram í hesum stovninum og at tað verður hildið ópolitiskt og

ja og se koma á lýsingin inn á søguna sum sum selja sjálv kemur fram á í hesari frágreiðingini so bleiv hesin stovnurin settur á stovn í nítjan hundrað og níggjuoghálvfems og og tað var jenis sum legði uppskotið fram fyri miðflokkin og tá er her bleiv sagt tey túu áðrinn ella eg havi bara verið trýár gamal so eg minnist ikki nakað heta her men her verður sagt at at at tað var ikki neyðugt við hesum stovninum tað va ikki neyðugt tí at føroyska samfelag er so lítið og vit øll vita hvat fer fram í okkara lítla landi og ugm man skilur ikki ordiliga tær tað argumentið serlia iki tá hann stendur í dag og okkara samfelag er uttan iva broytt rættiliga nógv í hesi tveyogtjúgu árini tað eru nógvar lógir smíðaðar síðani tá í hesum salinum og og tað ger tað øgiliga ringt hjá tí føroyska borgarin at finn tav hvat vendir upp og niður og tí er tað sjálvandi gleðiligt at tað bleiv samtykt tá allíkavæl í nítjan hundrað

ætlað at lesa eitt sitat her sum sum tann fráfarni umboðsmaðurin sjálv hevur valt at at framhevja skrivari súglurnar undir løgtingsins umboðsmanni er eru álitið á stovnin og virðingin fyri borgaranum tað er kumpassi og kósin sum stýrt hevur verið eftir tað sigur sólja í ólavstøðu sum á nýggjárinum takkar fyri seg eftir fimtan árum í starvinum sum umboðsmaður hon fegnast um fleiri týðandi framstig í almennu fyrisitingini og vísir aftur ákærin um at umboðsmaðurin til tíðir hevur verið politiskt litaður og og hvør er komin við hesum ákærinum tað tað tú hevur ikki ordia at meta um men men um tað her so verið í miðlunum ella her inni ta hevr so ikki verið undir undir hesum orðaskiftinum ella tey orðaskifti sum eg minnist til men eg haldi að er øgiliga umráðandi at vit hava álit á at tað arbeiðið sum fer fram hjá lumboðsmanni at at vit hava álit av tað er tað er tað fer rætt fram tað mugu vit hava álit á og og sum sólja eisini nevnir í hesari frágreiðingini at hesin stovnurin er til fyri borgarum ein ótrúliga viktigur stovnur sum er ja um tey tveyogtjúgu áruni nú

vit fara at viðgerahetta her nærri í rættarnevndini og tá verður tað tann nýggi umboðsmaðurin havnar vang sum kemur at inni í rættarnevndina viðvíkjandi hesi málinm takk harra formaður
ja takk so er tað ruttvang sum fær orðið
fyri harra formaður vit viðgera orsfrágreiðningina hjá løgtingsins umboðsmanni hetta er tjúgunda sfrágreiðingin sum undanfarni røðari greiddi frá so var tað eitt uppskot frá miðflokkinum sum gjørdi at vit í føroyum eisini fingu ein løgtingsins umboðsmann eg má siga at hetta er ein stovnur sum eg síggi sera stórt virði í eg haldi at hetta er ein ein stovnur sum hevur stóran týdning í einum rættarsamfelagi har har tann lítli í gásareyðin borgarin kann venda sær við málum sum hann hevur í mun til yvir valdið eg haldi tað er stuttligt sum undanfarni røðari eisini vísti á at grundgevingarnar fyri hví ið tað ikki var neyðugt at hava ein føroyskan umboðsmann har sum eg vildi hilduð at júst tær grundgevingarnar vórðu tar róptu fyri at vit skuldu hava ein ein umboðsmann nettupp tí at kanska vit hava so lítið samfelag og at tað er lættliga at vit ja at vit taka attir til onnur ting enn fyrst og fremst rættar trygdina tað er ein áhugaverd ársfrágreiðing vit fáa nøkur hagtøl sum millum annað vísa tað at tað ru fleiri klaður í farna ári enn vanligt og tað er serliga innan fyri barnaverndarøki og kommunala øki vit hava í her fýra greinar sum eru partar av vegleiðingar og upplýsingarskyldini hjá stovninum og so hava vit eisini hagtøl sum vísa innan fyri hvørji øki um um hvat tað snýr seg um málsviðgerð og málsviðgerðartíð typiskt er eitt mál sum ofta verður tikið upp og so fáa vit eisini nakað at vita um at summar klæður verða avlýstar og at stovnurin í ávísum førum vísir veitir aðra vit síggja eisini at tað er ein minking í nøkrum málum millum annað mál um innlit og gjógni og starvsfólkamál sjálvandi hetta er smátøl og og yvir eitt stutt áramál men um tað er soleiðis at tað er eina ábending um at vit byrja at læra nøkur ting so kunnu vit fegnast um tað løgtingsins umboðsmaður tekur eisini mál upp av egnum áum og ger eftirlitsvitjanir og kanningar og í fjør vóru tað seks av teimum og og okkurt av teiteimum havi eg hug at koma inn á tað er fyri mær at síggja er tað nøkur tema í hesari frágreiðingini sum eru serliga áhugaverd eitt

til dømis í í sambandi við klaksvíkar kommuna sum altso tað sýnist at vera eitt sindur samskifti sýnist at verða merkt av frostratiónum báðar vegir millum kommunur og heimafrið og sjálvandi tað snýr seg um óljóð frá skipum sum vit eftir hondini kenna nokk so nógv ting tað er eisini áhugavert at kmur at tað kemur fram og hetta havi eg nemliga hoyrt og ikki verið vitandi altso vit fáa tað svarpa hvítt nú at tá ið klaksvíkar kommuna fór undrast ikki út í áðninum so vildi mann líkasum ella gardera seg við at gera borgarunum greitt at hetta kom nú eina ferð at vera treytirnar í áðninum at mann kom at hava eina havn har og tí mátti mann liva við tí ófiðinum meni tað er nokk ógvuliga ivasamt um ein kommuna kann fráskriva sær ábyrgd upp á tann mátan sjálvandi eigur kommunan ábyrgd av trivnaðin hjá borgarunum og onkursvegna verður mann noyddur til at finna nakrar loysnir og tað trúgvi eg eisini at tey flestu eru samd um eftir hondini at mann er noyddur til at finna loysnir soleiðis at borgarar kunnu búgva og og vinna

eg halda er áhugavert at altso at at at kommunan grundgevir yvir fyri umboðsmanninum at mann hevur havt torført at svara heimafriði tí at mann hevur hildið at tað er ógreitt hvønn heimafriður umboðar og at mongdin av spurningum viðhvørt hevði verið so mikið stór at hetta bar brá av mótmæli og frustratión heldur enn ítøkiligum fyrispurningum og atumboðsmaðurin heldur at hesar útsagnir frá kommununi verða nýttir sum undanførslu fyri ikki at hava svarað klæðum og fyrispurningum frá heimasriði og at tað egentliga vóru ógrundaðar og a bóru brá av vantandi virðing fyri siði og at kommunan ikki tók trupulleikarnar sum heimafyrði vísti á í nóg stórum álvara og eg haldi at tær har má mann siga at felagið heimafriður hevur verið øgiliga áhaldandi í sítnum arbeiði fyri at vísa á trupulleikan og tað hevur eisini fingið kommunur til at innsíggja at mann er noydd noyddur til at finna nakrar loysnir men til dømis við við landstreymi runavíkar kommuna á sama hátt hevur verið afturhaldandi við at svara klæðum og fyrispurningum frá heimafriði og har er tað kanska serliga orðalagið í svarunum frá kommununi til heimafrið har sum mann hevur kallað tey kverulænt og mann hevur snakkað um spanning og knarr og og har vísir umboðsmaðurin á at tað er ikki í ordan tað sum er nokk so áhugavert í akkurát tí málunum er at borgarstjórin eisini hevur úttalað seg um málið á sosialu miðlunum og uttan at gera serliga greitt hvat fyri leiklut hann hevur á sosialu miðlunum og har vísir umboðsmaðurin á og eg haldi at hatta er nokk so vesindiligt tí hatta hendir nokk so oftani eftir hondini at politikarar en tá landsstýrisfólk o borgarstjórar sum hava eina fyrisitingarliga ábyrgd uppføra seg á til dømis á facebook sum um at mann slettikki er undir eini fyrisitingarligari ábyrgd og mann heldur seg kunna skilja í millum seg sjálva sum privat persón og sum tann almanna fyrisitingarligi persónurin tað er mann noyddur til at gera meira greitt sambært umboðsmanninum tú kanst ikki loyva teir at sleingja út á facebook og so aftaná at siga jamen hatta var ikki eg sum borgarstjór tað haldi eg er eitt sindur tiltróngt at fáa tað til skila at tað ber ikki ordiliga

hvussu her stendur her svart uppá hvítt at uppslagið á facebook ikki var í samsvari við hvussu ein fyrisetingarmyndugleiki átti at samskifta á sosialu miðlunum so er tað hetta her við víkjandi munnbindum í bussinum ja tíðin fer hjá mær nú tað er eisini nokk so intesant tí tað er eitt nýtt mál har sum kommunan áleggur borgarin sum ferðast sír bussa at atbrúka munnpynd og tað er tað so onkur borgari sum hevur mótmælt og heldur at kommunan kommunan fer út um sínar heimildir og tað heldur umboðsmaðurin ikki og heldur at hetta kemur undir útinnandi fyrisiting tað haldi eg eisini er fínt at mann kemur til ta niðurstøðuna so veit mann tað so erta hesar her frágreiðingarnir og tíðin hjá mær er við at verða farin men tað sum serliga er álvarsligt tað er hetta á trivnaðareind tíggju sum er tað sum vit vanliga kennast sum barnaheimi hetta er tíverri ein afturvendandi søga eg havi stillað landsstýriskvinnuna í almannamálnum ein spurning sum kemur til viðgerðar í morgin í samband við munnligar fyrispurningar hetta er eitt álvarsmál hetta munnu vera tey børnini her í landinum sum eru allarallarmest sárbar og sambært hesari frágreiðingini sum eg frá í fjør vit kunnu vóna at støðan er batnað har má eg siga at tað er eitt indur skelkandi og eg blívi eitt sum politikara er eitt sindur frostrerað av at hettar eru umstøðurnar mann kann bjóða hesum børnunum og hetta er ikki nakað nýtt mál het ta er eitt gamalt mál so tað er ikki at nú sitandi landsstýriskvinnan sum kann lastast einsamøll fyri tað men eg haldi virkuliga at at her má gerast okkurt og sum siri stenberg eisini var inni á so vísir umboðsmaðurin á at teir fylsisku karmarnir eru viðvírkandi til at støðan er so vánalig og har lá jú á borðinum eitt uppskot um at at byggja eitt barnaheim sum var dýrt for dýrt metti mann tað mettu vit faktiskt eisini undanfarna samgonga at tað var í dýrari lagi men samtíðis so haldi eg tað er sera sera harmiligt at tann at tað sýnist at vera púra steðgað upp so tað skal vera mín áheitan á landsstýriskvinnuna at fáa sett gongd á tað arbeiðið at fyrireika eitt barnaheim takk fyri

ja takk fyri harra formaður eg fari ati takka fyri nógv av orðunum sum eg søgt í dag og tað hevur verið nógv umrøtt v øki sum eg sjálv var av barnaverndarøki og eg skilji tað væl tá ið eg bleiv landsstýriskvinnan tá bleiv eg greið yvir at akkurát hetta økið var nakað sum mann skuldi fara í holt við og tað beinanveg eg eri faktiskt glað fyri at løgsins umboðsmaður hevur verið úti og gjørt kanningar ið gerið vart við seg og eg havi sum landsstýriskvinna og fingið uppækng frá samgonguni gjørt haldi eg sjálv munandi góð tiltøk hesi viðvíkjandi sjálvandi tá mann fer inn og skal bøta um so kostar tað eisini og síðan vit komu til so avi hækka hjáttanina til ein tíggju umleið ja góðar tíggju milliónir og tá snakki eg ikki um lønaframsfrøðingar við so hetta er veruliga veruliga eitt øki sum vit í samgonguni hava raðfest

av tí at eg haldi tað er tað sum mann hevur snakkað mest um í dag so fari eg at koma inn á tað málið beinanveg og stutt um tað málið er ati í februar og í marsmanna í tjúgutjúgu vitjaði umboðsmaðurin á deild um hjá trivnaðartænastuni ein tíggju hjá almannaverkinum saman við einum av starvsfólkum sínu og einum umboði fyri almannamálaráðið deildirnar taka ímóti børnum og ungum sum eru umsorganaryvirtikin vitjanir fevndu um móttøkudeildina í lánitólv í havn nýggju stovu og trappustovu í petta við steinsgøtu tíggju í havn og deildina argjaoggøtu argjabgøtu sjey á argjun endamálið við vitjaninum var at eftirmeta eftirlitsvitjanir hjá umboðsmanni num um trivnaðin trivnaðaroyndina tíggju í novembur í seytjan og tilmælini sum vórðu givin tá á vitjanum hesa ferð varð gentu serliga lagdur á fysku karmarnar hjá deildunum harumframt varð millum annað hugt at leiðslubygnaðin starvsfólkaviðurskiftunum harðskapi samanseting av børnum og skúlagongdini hjá børnum umboðsmaðurin kom til ta niðurstøðu at tað framvegis vóru álvarsligir trupulleikar á trivnaðarein tíggju øløgtingsumboðsmaðurin hevði tilmæli um leiðslubygdna starvsfólkaviðurskifti harðskap samanseting av børnum skúlatilboð viðgerðarætlanir samstarv við avvarandi fysku karmarnar

sum hann kom til men men hetta var so eitt mál ella er eitt mál sum eg havi arbeitt nógv við síðani eg tók við sum landsstýriskvinna og tað er umráðandi at karmarnar rundanum børn sum eru umsorganaryvirtikin eru so góðir sum til ber síðan eg tók við sum landsstýriskvinna í játtanin til ein tíggju økt umleið ellivu milliónir umleið lønarvøkstur eisini er ábydur gjørdir innan øll øki sum løgtingsumboðsmaður tilmæli um fleiri leiðara eru nú soleiðis at einstaki leiðarin ikki hevur meir enn tvær deildir fyri at minka um fjarstøðu millum nærmasta leiðarar og starvsfólk og arbeitt verður støðugt við at skipa fastar mannagongdir sum skulu stuðla undir menning av oyndini til dømis skipa foreldrasamskifti høgt fakligt innihald í viðgerðarfundum og so framvegis innan starvsfólk eins og áður nevnt er játtan til økið økt við umleið ellivu milliónir

leggja dent á tvørfakligan starvsfólkahóp og at eftirútbúgva starvsfólk øll fáa innleiðsluskeið og supervisjón verður tað kemur til harðskap so er tað almannaverkið hevur fasta mannagongdir fyri handfaring av harðskapsstøðum og arbeiði áhaldandi fyri at minka um og fyribyrgja harðskapið eisini vóni eg at nýggja nýggi bústaðarkarmarnar verða viðvirkandi til at minka um harðskapsumstøðurnar

ð tey eru flutt í onnur betri og virðilig hølir ella sum hóska betur til tey lel m siga p á tann mátan skúlatilboð enn eru avbjóðingar við at skapa nøktandi skúlatilboð rundan um einstaka barnið vegna vantandi pláss og at tilboðið ikki hóskar væl og at børn ikki megna at luttaka undirvísing vóni at landsstýrismaðurin undirvísingarmálin eisini tak mog tað vanti eisini tekur málið í stórum álvara soleiðis at vit tryggja øllum børnum eisini teimum sum eru umsorganaryvirtikin góða undirvísing og tað kemur til fysisku karmarnar almannaverkið fingið hús sum eru eygnaði millum annað í hoyvík og í havn eisini eru tey ið krevja viðgerð fyri rúsevni ella rúsdrekka tey tey eru fyri seg so

hatta málið fyrst og so kundi eg kanska tað verðið nevnt hetta her við at eg so nógvar klaður og vissi eg nú hyggi eftir á síðu sekstan í hesa frágreiðingin hjá løgtingsumboðsmanni so tá tað kemur til almannaverkið so eri ellivu klður ein er avvíst og átta stendur undir onnur viðgerð og viðgjørdar við áliti er tvr tað er tvær og tá tað kemur til barnaverndartænastur so eru klaður t tveyogtjúgu og avlýstar tað er ein og onnur viðgerð tiur tjúgu og so tá tað kemur til at verða viðgjørd við álitið so snakka vit um eina

sum sagt hetta er hetta er øgiliga altso børnini ter tað kærasta vit eiga og eg haldi at eg trúgvi ikki nakar hvørki her í løgtinginum ella í hesum landi vil nakað annað enn at tey skulu hava bestu karmar og faktiskt seti eg prís uppá at løgtingsumboðsmaður hevur gjørt meg varhugan við hetta evnið soleiðisna at mann kundi mannsiga hevur nakað ella kraftigt eisini verðugjørt varuð við ett her og eg havi tikið tað til eftirtektar og eg havi handlað so og sum sagt mann hevur eisini fingið uppakning so so eg kann ikki annað enn seta stóran prís upp á tað og so verður eisini mann snakkað nógv um hetta her við eftirlitið innanfyri barnaverndarøkið og tað verður eftirlitgjørt mann hevur abeit tað vísir mær at og tað ta tekur langa tíð vistu tað skal gerast ordiliga hesi tingini og mann er komin so langt at nú fær mann í gongd
sum joensen á viðmerking fyri har formaður
ja tað er landsýriskvinnan til rós tað skal at hon hevur handlað upp á nøkura haumtingunum sum eru í frágreiðingini hjá umboðsmannunum og tað er ikki bara hendan landstýriskvinnan eisini undanfarna lanstýriskvinnuna og og undanfarnu landsstýrisfólk sum hava havt hesar avbjóðingarnar trupulleikin er at tað sum eisini verður staðfest í frágreiðingini at tá ið høvuðsviðurskiftini eru so úta lagi so kanst tú gott ella so kunnu vit sum sum sum myndugleiki byggja fleiri ella gera gera umstøðurnar soleiðisnar at vit vit spreiða hesi børnini runt forskeljastaðni trupulleikin er bara tá at tú hevur ikki tá eina ein fastan hóp av starvsfólkum sum bakkahvønnavnan upp sum fáa ta supervisiónina sum er neyðug fyri at taka hesi so øgiliga týdningarmiklu og krevjandi uppgáva upp á seg tað sum so hendir tá ið tú koyrir tað út ella spjaðirt út tað er tað at tey standa øgiliga einsamøll tey fólkini sum ikki fáa ta rtanska røttu upplæringina sum eg eigur er sum er ta grundleggjandi undir hesum arbeiðinum sumsiald petagogarbeiðinum fyrisbó

ja takk fyri harra formaður nú veit eg at djóni nólsoy hann hevur hjartað á rætta stað og arbeiði eisini innan fyri økið og vit práta eisini saman konstruktivt mangan um hesi økini og men tað var soleiðis at seinasta samgonga vildi byggja barna heim og tað begentu við trýss milliónum og tað mann var bara eg minnist tað rætt so var m la kundi kanska eygum samelsen rætta upp á meg vseg sigi skeivt at mann var bara komið til skipanaruppskotið tá var hon komin longu upp á hundrað og fimmogtretivu milliónir og tað má eg siga akkurát sum her at tað skilji eg fyrvendi landsstýriskvinna væl at hon tók tað aftur tað sum eg havi í allantíðna sagt tað er tað at vit at hesi børnini sum tikja heimanífrá at tey skulu hava nakað fjálgt og gott og ikki føla tað at tey búgva á eina instidutión men tey hava eitt heim har sum teir búgva nøkur børn í hesum heiminum og fáa ta hjálpt sum tey hava brúk fyri í dag eru tey eisini
ymiskum heimella húsum dagsinsaðni ja so er tað siri stevbergsvára viðmerking fær friðarformaður ja
tað vóru tveir spurningar tann fyrsti er um landstýriskvonnan hevur ætlanir um at gera nakað við barnaverndarlógina um tað ernakað við at mann vil eftirmeta ta lóggávuna tí tað fyrsta og hin spurningurin er hvussu hvussu tað gongur við at fáa bygt barnaheim ella barnabústovurnar ella alsu hvar hnær mann kann rokna við at atð hendir nakað við tí
ja takk eg haldi at eg fari at minna á at tað er frágreinis hjá umboðsmann sum ella viðgera ikki barnaverndarøki sum so men tað er skjótt at mann fer út at diskutera ting sum ikki hoyra akkurát heima í hesum orðaskiftinum so er tað landsstýriskvinnan at spøtmaðarsetast skuldar í gerandum
ja takk fyri harra formaður ja innan fyri mítt øki er tað eisini innan fyri barnaverndarøkið og eg haldi at tað er pás pláss at eg nevni tað eisini tað tað vænti at tað má vera og tá ið spyrjarin spyr meg um eftirmeta barnaverndarlógina tað skal eg upplýsa spyrjarin um at tað eri eg langt síðani farin í gongd við og vit koma nokk so væl áloyis og har er veruliga nøkur nøkur ting mann kundi gjørt betri takk fyri harra formaðurja
takk fyri so er ikki fleiri sum hava biðja um orðið hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð og so eru vit komin til framløgu sum er tað seinasta málið sum er á skránni í dagaja g skal fyrst boða frá einum skrivligum fyrispurningi hann eitur løgsmál ja tað er ein fyrispurnin til jenusarana landsýrsmann frá anniku olsen viðvíkjandi starvsfólkatroti og løn undir útbúgvingi hann verður so tað verðr so atkvøtt um um hesin ipurningurin skal svarast á næsta tingfund síðani er skal eg boða frá jørgun niclasen landsstýrismaður hevur lagt løguppskot til løgtinslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum ír tingi og jørgun niclasen landsstýrismaður hevur somuleiðis lagt fram uppskot til løgtinslóg um fíggjarligan stuðul til nýggja uttararingvu í tórshavn fram og løgmaður hevur lagtuppskot til løgtingslóg um føroya kæristovn fram og løgmaður hevur somuleiðis lagt fram uppskot til løgslóg um at keypa fast ogn í føroyum og síðani er tað beinta løga jacobsen siri stenberg høgni hoydal bjørg samuelsen hervør polstatur pállareynatigvu altso tingfólkin hjá tjóðveldi sum er lagt fram uppskot til samtyktar um góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka pening úr peningastovuni og høgni hoydal leggur fram uppskot til samtyktar um at byggja stórhøll til innandura ítrótt og størri tiltøk og høgni hoydal sigur stemberg bjørt samolsen beinta løgi hervørd polstettir pállareynatúgvu lagd uppskot til løgtingslóg um at minka burtur donsku ríkisveitingina til føroya fram og tað seinasta tað er beintatað er bjørt samelsen og beinta løgu jacobsen fyri tjóðveldið sum varð lagt fram uppskot til løgtingslóg um filmsgrunn landsins tað vóru framløgurnar í dag tingfundur verður aftur í morgintingfundu kon verður aftur í morgin áttanda septembur mikudagin og hann byrjar klokkan ellivu og tá er skráin henda fyrsta atkvøðugreiðsla sambært grein seksogtjúgu stykki eitt í tingskipanini at velja tingnevndirnar umrøddar í grein fýraogtjúgu tingskipanini av níggjum so er tað punkt tvey tað er atkøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning s s átmann eitur null null eitt í tvey túsundo einogtjúgu til jenus a rana landsstýrismann í uttanríkismentamálim viðvíkjandi starvsfólkatrátti og løn undir útbúgving og síðani eru munnligir fyrispurningur á skránni morgin og framløga er eisini á skránni so er hesin tingfundur lokin